so er tingfundurin settur áðrenn vit fara til dagsskránna í dag so skulu vit atkvøða um eitt farloyvi taðel komið hetta skrivið til løgtingið undirritaði søkir um farloyvi frá løgtinginum frá dag mikudagin tjúgu ti fjórða í tveyogtjúgu er boði løgtinginum frá tá ið eru tørfrætt vinarliga heðinsa chariasen ópan og tann næsti á listanum hjá fólkaflokkinum er annika olsen hon hevur velja tingið áður í hesum vælskeiðnum og tí er óneyðugt at kanna valbrýðini og eg fari at mæla til at vit uttan atvørugreiðsløu samtykkja at annika olsen kann taka sati fyri heðinsakareasen tað er samtykt so kann annika taka sati og so skal eg so skal eg so komi eitt skriv frá aksel johannesen sum psetari skal eg boða frá ti takið løgsmán numar áttaogtrýss tvey túsund og einogtjúgu eykajáttani til dalstunnilin aftur tað err frá aksel johannesen og tað kann ein uppskotsetaran gera taka uppskot aftur á øllum viðgerðarstignum sigur sum tað stendur grein fimmoghálvtrýss í tingskipanini men so stendur eisini at beint eftir at boða í tinginum frá afturtøku spyr løgtingsformaðurin um annar løgtingsmaður løgmaður ella landsstýrismaður tekur upp aftur uppskotið ella er skrivla fyri ja tað kann est svera spurninguum so tað fari eg at spyrja um nakar tekur hetta uppskotið upp aftur tað er tað ikki so er hetta uppskotið løgtnsmál nummar áttaogtrýss eykajáttan til dalstunnilin tikið aftur ja so fara vit til skránna í dag tjúgunda apríl og vit hava fyrst nakrar aðru viðgerðir á skránni gsíðani nakrar skrivligar fyrispurningar tað fyrsta uppskotið tað er onnur viðgerð av løgsmál nummar níggjuogfjøruti uppskot til ríkislógartilmalinu at setir gildi fyri føroyar annorning við krafttretno forferðina av forskelligu lóg um endring av lóg om luftfarst hvør biður um orðið hetta málið hevur verið í vinnunevndini tað er jóhandal sum fær orðið ger so væl
til løgtsmál nummar níggjuogfjøruti tjúgu einogtjúgu uppskot til ríððislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar annorning um ikraftreting frá ferðøguni at forskelligu lógir um endringarlóg um luffart landstýrsmaðurin í umhvøvisvinnumálnum magnus rasmussen hevur lagt málið fram tann trettanda desembur tjúgu einogtjúgu og eftir fyrstu viðgerð tann sekstanda desembur í tjúgu einogtjúgu er tað beint í vinnunevndini nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tan fimmogtjúgunda januar fyrsta tíggjunda og fimtanda februar í tjúgu tveyogtjúgu undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við umboð fyri vága floghavn alanti airwas og landstýrismannin í umhvørvisvinnumálum magnus rasmussen her stendur rasmus magnussen tað er nokk forfkert ein samd nevnd hevur hesar viðmerkingar tað hevur týdning at nágreina loktferðslulógina fyri føroya frá tvey túsund og trettan sum seinast bleiv dagførd í tvey túsund og seytjan fleiri broytingar eru gjørdar í donsku logferðslulógini síðani hesar broytingar eiga at verða settar í gildi fyri føroyar so samsvar er ímillum lóggávurni í føroyum o danmark og viðkomandi broytingar eru seyðferagjaldið og at fáa greiða heimild at áseta forboð fyri luftferðslu úr ávísum økjum lella londum konítjan og kríggj europa hevur víst at tørvur kann vera á at nokta flogførum er ávísum londum at lenda í ríkinum loftferðsla er øðrvísi enn onnur ferðsla tí hon gongur so skjótt og tað er ikki stundir at viðgera møgulig forboð eftir vanligum reglum hetta er eisini orsøkin til at danski ráðharrin fer heimild at steingja loftrúmið beinanvegin við fráboðan heldur enn við til dømis heimildin er soleiðis hátta at tað ber til at steingja ein part av loftrúminum til dømis yvir danmark uttan at stovnsin rakar føroyar ella grønlandi og um ætlanin verður at steingja ella avmarka flúgving yvir føroyum skulu tílígar avgerðir taka seg samráð við føroya landsstýrið tíðin seinastu vikurnar hevur víst at tí ikki er til drúgvar samráðingar um at lata loftrúmið feskasta dømi er tá forboð bleiv givið fyri russiskari flogferðslun yvir danmark seyðfernigjaldið e eitt gjald sum øll flogfeløg skulu rinda fyri hvørt ferðafólk sum flogfelagið flýgur og í fí logferðsulógini eru ásett at flogfeløg skulu rinda eitt gjald fyri hvørt ferðafólk sum flogfelagið flytur gjaldið er tað sama fyri øll flogfeløg og ferðafólkini gjalda vanliga gjaldið sum verður lagt oman seyftiðgjald skipanin er ein nánn profitt skipan taðvlsið hon skal hvíta set sjálvum sum fíggjakostnáðin av eftirlitinum sum trafistirusen hevur við flogferðsluni og sassurin í føroyum hevur síðan tvey túsund og sekstan verið fimm krónur og hálvtrýss við ferðafólk tjaldið í danmark lekkaði niður í fýra krónur fimmoghálvfjerðs í tvey túsund og átjan hendan broytingin kundi ikki setaseg gildi fyri føroyar grønland tí at terektorialásetingin í lógini varð ovfullfíggjað kuvi nítjan hevði við sær at inntøknai minkaði munandi og avgerð bleiv eisini tikin um at flogfeløgini sum øll vóru hart rakt sluppu undan at rinda sefetigjald frá fyrsta juni til einogtretunda desembur tjúgu einogtjúgu hetta varð tó ikki galdandi fyri føroyar at somu orsøk somanfyri standandi tí at terutorial ásetingin í lógini var ófullfíggjað tískil gjalda ferðafólk við fráførðum føroyum enn hægri gjaldið í staðin fyri fýra krónur o fimmoghálvfjerðs harumframt kann ndantakið fyri at sleppa undan at gjalda ceyfatasgjald fyri tíðarskeiðið fyrsta juni til einogtretinda desembur í tjúgu einogtjúgu heldur ikki setast í gildi nevndin teggur undir við at dagføra galdandi lóg um lugkfartið síni heild har uppi í at teretorial ásetingin verður broytt soleiðis at sassurin fyri ceyferagjaldið verður settur í gildi fyri føroyar og undantak verður givið at gjalda fyri ávísa tíðarskeið landsstýrismaðurin hevur ei fundir við nevndina upplýst at neyðugt er at gera ávísar tillagingar í gildiskomureglunum og at rætta onkrar lógartøkniligar feilir og nevndin hevur tikið hetta til eftirtetta sínar broytingauppskot sum er so ljóðandi nevndin setir fram

broytingaruppskot eitt inngangurin og endanotirnar verða soleiðis orðaðar í metførði av paragraff trý eitt í lóg nummar sjey hundrað og einogtretivu av áttanda juniar tveytúsnd og átjan um endring af lóg um luðfart cervu sí kapasitetsmol og upplýsingsplykt fyri flíviplássir fassa tilsi á seyfolit bitar við meira sum einogtretivu paragraff tvey í lóg nummar trýogtjúgu níguohálvfems av fjúrtanda desembur tjúgu einogtjúgu um endring af lóg um luðfart og tað er einpresinsering av rammuni fór atgangin til luðfart og fortildilting av tillatilsi til at utføra rutiflutning jemmel til krav um sikkuretsgoðkennsu við vitari eftir paragraf trý tvey í lóg nummar tjúgu trýoghálvfjerðs frá einogtjúgunda desembur tjúgu tjúgu um endring av lóg um luðfart og tað er fastsetilsi av seypiligu avgiftini og regulering av ístatningansfars grensum og paragraf fimm trý í lóg trýogjúgu nígguohálvfems frá fjúrtanda desembur í einogtjúgu um endring av lóg um luffart o tað er eisini prisisering av ramman orskekge í ágangi til luffart og fortildiling av tillatsi til at utfyri rutiflýning j til krav um sirisgukasmiviteri á tbstmms inngangurin í grandai eitt verður ólavur sórðavur soleiðis paragraff eitt í logum luffarti sum sat íkraft við ferðini viðkongdi annorðning frá trettan g rýoghálvfjerðs s fjóruta desembur tve túsn trettan sum endrætt við annorðning nummar trettan fimtan av sekstanda novembur tjúgu ogfimtan og annorðning níggju hundrað og seksghálvfems frá fimmogjúgunda august tvey túsund og seytjan fóra at takas følgendi endringer paragraff trý stykki eitt fimtan verður orðað soleiðis í grein sjeyoghálvtrýss verður innsett stykki trý tansportministarin kann fastsetti nærmari reglur um sørvís og kapasitetsmál fór fryðuplássir sum eita fitalbetýdning for danmark nationalu og internationalu trafikk forpinasur hevr unnar reglur um til sín met og hondhevur seg at tit fassadi sørvís og kapasitetsmol fassasar reglur eftir punkt eitt fór flyvuplássir men ligtir uppá ferðøguni sker eftir forhandlingmin ferðanst lanstýri og í grein fýra eitt nummar seytjan verður orðað soleiðis at í hálvfjerðs a innsettas eftir stykki eitt sum nústk tann sportnistarin kann eftir forhandling miljust systkinessen fastsetti reglur um at personur sum ulfyra sikratescontrol ella agent til klasifisetireglur ella sikrates planir er virksemetlur sum sikuret gotnt eftir ti fororningar um sikkaret inni for seg vil luffart ta har usav tan europeiskum í on skal ikretes goðkines av trafikstyrilsi transportministarin kann eini vitani fastseta reglur um ansyng ombotingcher fór ómetilsi ág til bakekalsi á fikkret gokunesi ortinisarin kann eini vitari eftir forhandling meðusystkiministarin fastseta reglur um behandlingin á clasidoplendsiguri og so koma nakrar tillagingar í paragrafu har ið mann flytur nakrar datour milum annað í grein tretivu verður sagt soleiðis at tað innsettas eitt stykkið sum eitur ftpfortr umtagin fór pasasera forteli periotin frá fyrsta juni einogtjúgu til einogtjúgunda desembur

serligu viðmerkingarnar sum eru her siga at at til broytingarnummar eisiniskal viðmerkjast at lógirnar nevndar í inngangini ikki verða vórðu lýstar tá ið ríkislógartilmælið varð lagt fyri tingi og innganguri og endanottirnar verða rættir samstarv við at lógirnar nú eru lýstar og havta fingið lógarnummar tí koma hesar her ískótini inní til tvey til átta broytingarnir skula viðmerkjast at talan er um lógartøkniligar rættingar eingin innihalslig broyting verður gjørd har og til nummar níggju broytingin er gildiskomu reglarnir paragraff tveyso emurst av at gildiskoman eftir framlagda uppskotinum er setti fyrst januar í tjúgu tveyogtjúgu hesin dagurin er farin og tí má gildiskonan koma a broytast í hesum sambandi skal gerast vart við at tað fyri avrokningina fyri ceyfitigjald er mest einfald at ríkislóvartilmæli fær gildiskomir tann fyrsta í einum mánaði tí verður skotið upp at gildiskoman verða sett fyrsta junií tjúgu

eg skal viðmerkja at bjørt samelsen og bjarni petersen hava sínar egnu viðmerkingar afturat hesun her sum eg havi lisið upp men annars eta ein samd nevnd sum tekur undir við hesum broytingi sum eg havi lisið upp við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja málið takk fyri harra formaður klokkan riggar
so er tað viðmerkingar høgni hoydal fyrst ger so væl
ja harr formaður ofta undrað tað meg at vit kunnu brúka nógvar minuttir áv ting sum srøðarapallu á tað sum her verður sagt eg var bara tað at mann ger sum donsku myndugleikarnum vilju í sum mánanum og tað tað átti ikki fylgt mær en eina reglu men eg hefti meg við at johan dahl segði at mann vildi hava tað at at fyri at seta bann ella lata eitt føroyska loftrúúmi aftur fyri ávísu flogførim ella sum heild so skuldi tað gerast í samráði við føroya landsstýri og tí spyrji eg jóhandahl tá ið føroyska loftirin var stongt nú saman við ukraina kríggið var tað so í samráði við føroya landsstýrið kann hann svara mær uppá tað
hálvfjerðsfall
takk fyri harra formaður eg dugi ikki at svara spyrjaranum hvørt hetta var í samráð viðlandstýrið men vónandi kann landstýrismaðurin tikan tekur orðið og ikjá tkur orðíhesum málinum sigu okum frá hvørt tað hevur verið í samráði við landstýrið at góða grundarsr havi eg ikki verið inni yvir eftir her aðrar tíð tí an var burturstaddir men eg vænti at landstýrsmaðurn kangreiða frá tí takk fyri harra formaður
er tað bjørt samuelsen
ja takk fyri nú stendur gott nógv í hesínum álitinum ta tá einm samnevnd mæli til at samtykkja tað men visti mann lesur viðmerkingar hjá bjarna kárasini um mær sjálvari so vísa vit á at ha eru nøkur tingkoyrdiinn í eitt uppskot har ið danski myndugleikarnar eftir okkara tulking fáa víðkarir heimildir til at steingja føroyskt loftrúm og eisini føroyska flogvøllin sum jú er yvirtikið málsøkji altso flogvøllin og tí vil eg bara gera greitt atvit koma ikki at stemma fyri hesum uppskotinum og at vit taka undir við tí øllum tí við gjøldunum men vit taka ikki undir við tí partinum sum snýr seg um at víðka heimildina hjá donskum myndugleikum til ati at steingja flogvøllin takkfyri
ahandal

formaður øeg skal lesa upp tærviðmerkingarnar sum sum eg og bjørt samuelsen løgtingskvinna hava í samband við hesum málinum h uppskotið er ein dagføring av lofferðslulógini fyri føroyar sum er seinast broytt í tvey túsund og seytjan umframt málsligar og tekniskar dagføringar so ber uppskotið við sær eina dagførda áseting av sonevnda seystiðgjaldinum umframt eina herðing av grein trý stykki eittl tvey ið víðkar heimildina hjá danska ferðslumálaráðnum at seta flogbaðn fyri føroyskt loftrúm æ seftigjaldið tað er eitt gjald sum øll rindað fyri hvørt ferðafólk setigjaldið fíggjar kostnaðin av lofteftirlitinum av sevilari flogferðslu sum liggur undir strafikcstirilsen í danmark í dag sætsurin í føroyum hann er fimm og ein hálv meðan satssuin í danmark hevur lagið á fýrakramu fimmoghálvfjerðs síðani tvey túund og átjan og orsøkin til tað er tann munin tað er at broytingin hjá frá tvey túsun og átjan ikki var galdandi fyri føroyar grønland orsakað av at í teriteriala ásetingini og sostatt rinda føroysk flogfeløg tt hægri gjald enn flogfeløg í danmark kom við nítjan farsettin fekk stórar avleiðingar fyri flogfeløg og inntøkurnar tær minkaðu munandi fyri at lætta um byrðina varð avgerð tikin um at strika setigjaldið frá fyrsta juni til o einogtretivunda desembur tjúgu g einogtjúgu men hetta varð tó ikki galdandi fyri føroyar í danmark umframt nakrar tekniskar og málsligar dagføringar so hevur uppskotið eisini broytingar við sær ið er grundleggjandi fyri og kunnu hava stóra ávirkan á føroyska flogferðslu eitt nú gevur uppskotið danska ferðslumálaráðharranum heimild til at steingja loftrúmið í pørtin av ríkinum fyri ávísari flogferðslu harumframt verður tay í bráðstøðu heimild givin til at kunngera flogbann uttan at tað verður gjørt við kunngerð men at tað bert verður upplýst um hetta heimasíðu ferðslumálaráðsins at enda hevur uppskotið heimild til í serligum føri at avvísa triðjalandsfeløg av uttanrikispolitiskum orsøkum um týðandi national áhugamál tala fyri tí horðingarnar um nær hesar heimildir kunnu brúkast eru sera leysliga orðar og bera við sær eina stóra óvissu fyri flogferðslu í føroyskum loftrúmi fyri føroysk flogfeløg og fyri váa floghavn ið eru einastu flogvøllur í føroyum og partur av okkara kriktiska innfrakervi tað er ikki nóg mikið at avgerðirnar verða tiknar í samráð við føroya landsstýri heimildin má nágreina soleiðis at partarnir vita hvat skal geras seg galdandi undirritaður síggja tað ikki sum hóskandi at geva danska ferðslumálaráðnum heimild til fyribils at avmarkað ella banna atgongd fyri loftferðslu innan partar av ríkinum hóast føroya landsstýrið yvirtók fáa floghavn í tvey túsund og sjey og sostattur undir ábyrgdini hjá føroyskum myndugleikum so er loftferðsla tíverri enn ikki yvirtikið málsøki hetta ger at flogfvallamál og lovferðslumál umskarast og eru tí grásonir í lógarásetingum numn og heimildunum tað er sera umráðandi at danskir myndugleikar ikki hava heimild at áseta krøv og reglur á føroyskum flogvaløkjum uttanum føroyskar myndugleikar og eigur hetta púra greitt at vera endrspegla í lógini undirritaðug halda at loftferðslumál eigur at verða yvirtikið føroyskt málsøki sum skjótast yvirskipað eru undirritaðu av tí sannføring at øll málsøki ið viðvíkja loftrúminum sum heild eiga at yvirtakast og av løgtingi gerst hægsti lóggevandi myndugleiki á økinum og at føroya landsstýrið gerst eftirlitsmyndugleiki avsvilarflogferðslu í egnum loftrúmi í svari við altjóða sáttmála og sum tit nokk kunnu hoyra í viðmerkingunum sum eg akkurát havi lisið upp so gevur tað eina aðra ábending enn hvat ið stendur her stendur nemliga ati vit saman við restina av nevndini mæla til at samtykkja uppskotið soleiðis er ikki tað hevur verið ein villa og tí skal eg bara koma við tí rættleiðingini altso undirritaðiog bjørt samuelsen mæla frá at mann samtykkir uppskotið vrtakkfyri
hoydal har fær mær til
te eri fegin um at bjarni karasson petersen gjørdi greitt at hetta hetta uppskotið er bara ein heimild til ein danska ráðharra at taka avgerð so sigur mannmanskaroyna við samráð við landsstýri men løgtingið gevur altso tað valdið yvir til ein danska ráðharra at at steingja føroyska loftrúmi av einfvørda orsøk tað kundi vera góðar grund tð kundi vera verri grundir so tí eri g fegin um at vit kunnu atkvøða ímóti tí g so kmbara minna á at tað liggur avso eitt uppskot í uttanlantsnevndini sum helst kemur til atkvøðugreiðslur vónandi í næstu viku um at taka føroyska loftrúmið undir full førum træi og tað vil siga øll tingfólk hava heima til at atkvøða fyri tíð so er málið avgreittso ertað
bjarni koyra sungin frá
takk fyri tað ja ø tað veldst um hvussu tú lesur tekstin men fyri meg er tað øgiliga greitt at tær lógarbroytingarnar sum eru í hesum uppskotinum so ella so skerpa heimildina hjá donsku ministeriunum í at steingja føroyskt loftrúm og fyri soviðt eisini grønlendsku dansk loftrúm øh tað eru nú nevndi heser greini trý stykki eitt til tvey og eg haldi eisini at váa floghavn ger vart við tí í hoyringsskrivinum at hetta kann hava álvarsligar avleiðingar fyri flogvøllin í føroyum sum er jú partar av føroyskum krikskum infrakervim h tá tað kemur til altso flogvallarmál ella ella loftrúmi og at fáa tað yvirtikið so hevur mann mann hevur verið politiskt samdur um tað og eg haldi man er tað enn mann hevur einmælt samtykti at landsstýrið skal fara undir tí arbeiðinum og eg haldi eisini at løtan er góð til at gera tað nú serliga tá ið tað verður so nógv umrøtt í í samband við loftaeftirlitsradaranum í samband við at at at loftferðsla í føroyskum øki nú egentiliga verður trygt testað øh so tað haldi eg ein tilgongd vit skuldu farið undir ongantíð avskjótt takkfyrija
so er tað landssýrisfarur sum fær orðið magnus ræstu sendginfra
takk fyri harra formaður rhar sum menniskjur eru til staðar kunnu feilir henda magnus rasmussen bleiv til rasmus magnussen og ein samd nevnd bleiv til ein ikki samdnevnd men hatta er tað sum hendir tá ið tá menniskjarnir er uppií so kunnu henda henda feilir og tað tað tað var nú ikki tað mest alvorliga sum var nú hevði eg orðið undir fyrstu viðgerð og og hetta við at mann gevur eina heimild í dag altso hendan heimildin er veri nógv harrans ár og vit nágreina hetta er ikki ein nýggj heimild og og hitt er tað a mann skal yvirtaka luftrúmið altso tað hevur mann ikki og og tað er so tað til handan ítøkiliga spurningin frá høgna hoydal vil eg svara at trini bramsen sum var verjumálaráhárið sum nú er ferðslumálaráðr ringdi til mín og harmaðist tí tað var japikofot sum hevði líkasum sagt at og skuldi flogførini ikki flúgva har sum menniskjur eru kunnu henda feilir nú var tað japikofot og hon ringdi til mín og og harmaðist um tað og og so víðari so tað var tað stutta svarið um um hetta her við samráð í hasum førinum takk fyri
har var viðmerking
ja magnus rasmussen r ikki magnssens sgreiða rós fyri at tað tekur orðið í málinum og svara tá eimum spurningur sum koma frá tingfólki tað eri roynd og verið rætiliga fegin um men hann váttaði so tað at at hann hevi fingið ina umbering frá donsku stjórnini um at tað var altso jeppi sum hevði tikið avgerðina og ikki trini men álvaratosa e fari at spyrja magnus rasmussen altso sjálvt ein sambandsmaður sum hann er tíðin ikki komin at sjálvandi er tað hetta løgtingið og tey umboðini vit velja sum taka slíkar avgerðir sum mann kki skal fáa eina uppringing ein morgun frá frá frá triðuni tí at jeppi hevur gjørt okkurt hetta ber ikki til vit eru vit eru vit eru eitt fólk vit eru itt land
hvør dagur magnus rættum sangin heilt tað sum eg vil
hundi vísa á vegast nær tí at harsum menniskju er hvønnu feilir henda og tað hendi hendi eisini mann kann siga í teimum høgu luftløgunum vit mugu bara staðfesta at loftsrúmið er felagsmál og at tað ikki er undirtøka og hevur helt ikki verið undirtøkur fyri at yvirtaka tað higartil hvat kann henda ein dag tað veit eg ikki takk fyri
so eru ikki fleiri sum hava biða um orðið orðaskifti er endað so fara vit at atkvøða í málinum og sum tað er komið fram so er eitt broytingaruppskot broytingaruppskot sum nevndin hevur segt fram vit fara fyrsta at atkvøða um broytingaruppskot tað gera vit nú ger so vælja vit eru gvit eru liðug at atkvøða málið er samtykt as broytingaruppskotið er samtykt við einogtjúgu atkvøðum fyri átta ímóti ongari blankari so atkvøða vit einaferð afturat í málinum um málið soleiðis broytt ger so vælvit eru liðug at atkvøða málið í samtykt við einogtjúgu atkvøðum fyri átta ímóti og ongari blenkar og hetta málið fer soleiðis samtykt til triðju viðgerð vit koma so til næsta mál á skránni tað er onnur viðgerð av løgtinsmáln nummar seksoghálvfjerðs tað er eisini eitt uppskot til ríkislógartilmæli og tað er um at seta í gildi fyri føroya lóg um endring av lóg forferðurini um kapitalkrav o tilsýnsmessiara for kredittinstituttir og inivesteringscelskapur hetta málið hevur eisini verið í vinnunevndini jóhandal fær orðiðger so væl
ja takk fyri hetta er eisini eitt av teimum málunum sum er soma ger stórt og víðfeint at e er sera torvskeft fyri einoghvø normalan persón á løgtingi trúgvi eg at at fara gjúgnudag við einim trý fýra hundrað paragrafum og trý fýra hundrað síðuna haldi eg men men álitið er heldurvís ikki so so so rúmsa sum tað fyrra sum eg las so her verður eitt sindur styttri og skjóta gjørt av og tað er løgtingsmáln nummar seksoghálvfjerðsogtjúgu einogtjúgu tað er uppskot til ríisløgar tilmæli um at seta gildi fyri føroya lóg um endring av flóg for ferðini um kapitalkrav ov tilsýnsmessi kravd frá kridittinstitrotter og investerannis selskapi lanstýrismaðurin í umhvørvis vinnumálunum tað er altso magnus rasmussen hevur lagt málið fram tann fýraogtjúgunda februar í tvey túsund og tveyogtjúgu og eftir fyrstu viðgerð tann sekstanda mars í tvey túsund og tveyogtjúgu er tað beint í vinnunevndina nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann níggjuogtjúgunda mars í tvey túsund og tveyogtjúgu undir viðgerðini hevur nevndin á fund við magnus rasmussen landstýrsmann í umhvørvisogvinnumálnum og uppskotið heilt stutt hevur til endamáls at fremja nakrar av teimum broytingum í cr r fyri skipanini sum longu eru framdar í es í danmark talan er sostatt um eina dagføring sum eru við til at tryggja at løgfrøðiligu karmarnir kring teir føroysku peningastovnarnir eru nøktandi og av teimum tólv umførunum har es hevur broytt sigur rskipanina ella fyriskipanina verður mett at neyðugt er at seta tríggjar av teimum broytingunum gildi fyri føroyar og nevndin tekur undir við málunum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið takk fyri harra formaður
ja takk fyri pállareyna túgvu fær eina viðmerking ger so væl
takk fyri formaðurin eg ætli ikki at seta jóhann dahl í nakað óføri upp á nakrar mátar men eg komi bara tankar um hetta her henda c r r fyriskipanin er tað soleiðis at jóhann dahl í sínum ísøgnum kann stutt siga okum hvat ið tann styttingurin stendur fyri takk fyri
ger so væl jóhandal takk fyri tríggjar fyriskipanir
nur og tann fyrsta tað er altso europaparlamentrotros fororning sum eitur tjúgu nítjan átta hundrað og seksoghálvfjerðs og hon snýr seg um at at at at styrkja peningastovnarn fíggjarliga og at økj um fíggjarliga støðufesti í teimum samførunum tær virka í men cvrr tvey hevur eisini til endamáls at stuðla undir útlantsvirkseminim hjá peningastovunum og havi eisini stuðul undir búskaparvøkstur og skapan av arbeiðsplássum tan næsta fyriskipanim sum eitur tjúgu nítjand sek hundrað og tretivu og eisini verið kallað mb hon hevur til endamáls at minka um talið av miseydnaðum úútlátnum hjá peningastovnunum hetta verður størri mun ásett nær og hvussu peningastovnar skulu niðurskrivað tað kunduteir ikki røkja sínar skyldur og tann triðja fyriskipani tað at snýr seg um ein so kalla kvikkfiks sum kom í kjalavørunum av koronakreppuni og hevur til endamáls at eggja peningastovninum framhaldandi at læna pengar út til fyritøkur húsarhaldu eg vóni at potarenateguv við hasum fekk eina púra greiðar lýsing av hvat hasir har tríggjar fyriskipanir standa fyri takfyr hara formaður
ja takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðja um orðið orðaskifti er enda vit atkvøða í málinum og her er einki broytingaruppskot vit atkvøða nú um málið sjálvt ger so vælja tað er onkur eftir at atkvøðasoleiðis vórðu liðug at atkvøða málið er samtykt við áttaogtjúgu atkvøðum fyri ongari ímóti og ongari blankari og fer soleiðis samtykt til triðju viðgerð síðani koma vit til aðru viðgerð av løgtsmál nummar sjeyoghálvfems tað er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgslóg um marknaðarføroying heimild at tilnevnna brúkaraumboðið sum bólkaumboð í bólkarættarmálu hvør biður um orðið tað er jóhandal sum fær orðið ger so vælger so væl
ja takk hra formaður hetta snýr seg um álit til løgtsmál nummar sjeyoghálvfems í tjúgu einogtjúgu og tað er uppskot til løgslógu um broyting í løgslóg um marknaðarføring eina heimild til at tilnevna brúkamboðir sum sonevnt bólkaumboð í bólkarætta málum landstrsmaðurin í umhvørvisvinnumálum magnus rasmussen hevur lagt málið fram tann sjeynda mars í tvey túsund og tveyogtjúgu og eftir fyrstu viðgerð tann níggjunda mars tvey túund og veyogtjúgu er tað beint í vinnunevndini nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann níggjuogtjúgunda mars í tvey túsund og tveyogtjúgu og undir viðgerðini hevur nevnd eina fund við magnus rasmussen landsstýrismann í umhvørvisog vinnumálum nevndin tekur undir við at ásetta reglur um bólkarrættar mál í málum um brot á løgtingslóg um marknaðarføroying og endamálið er at fáa til vegar eina heimild at avgreiða einshátta mál undir einum so sleppas kaln undan at viðgera einstøkur málini hvør sær og nevndin tekur undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið takk yri formaður
ja takk tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið so er orðaskifti enda og vit fara at atkvøða í hesum málinum tað gera vit nú her er ikki nakað broytingaruppskot ger so vælja so vóru vit liðug at atkvøða og um málið er samtykt einmælt við tretivu atkvøðum fyri ongarið ímóti ongari blankar og hetta málið fer soleiðis samtykt til triðju viðgerð og vit halda fram við aðru viðgerð og nú er tað løgtinsmál nummar áttaoghálvfems tað hevur ein øgiliga langan tyttil men eg skal ikki lesa alt uppskot til rítislóvartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar annorning við krafttretivug forferðini av grein tretivu í lóg um endringar konkurtslógin óforskelliga andrinlógin og so framvegis og tað verður jóhandal sum fær orðiðger so væl
ja takkfyri formaður tað er gott at mann kann fáa tretivn eitt sindur av donskum her frá tyknosu røðrapalli eg ætli at tað verður tey flestu málini við yvirskriftunum á donskum og spella ikkigun hoydal sepat lesa teg upp menni tað er álit í løgtsmáli nummar áttaoghálvfems tjúgutjúgu og tað er uppskot til lísar á til umæli um at seta gildi fyri føroyar annorning um íkrafttretivum forferuni av paragraf tretivu í lóg um endring av konkurslógin og forskeligu andrilógi til rkonstruktión við meira grein sjey í lóg um endring av lóg um finansielt virksemhet lóg um innivesiteringsfrøennigar við meira lóg um verdipapitahandil við meira og forskeligu andrilógi sum gføroyska u c i t s v direktiv innfasting av nyt ligviditetsdektins crav forpengu ov realcridististitutther og jemmel fór finans til sina til at innsamla ófentliggur epriser pá bolilóm grein níggju í lóg om endring av lóg um finansielt virksemhet lóg om kapitalmarr forskelligu andrlóg genaførir seg av ambfalningarnir frá arbeiðsgkrubini fór eftar sína aftenfinansiellu regulering og endring av freglurnir fóru út peining av cifi r í danmark við vituni ó grein fjúrtan i lóg um endring av lóg um finansielt virksemhet og forskelligu andrlógi ó um ophivað seg av lóg um statslig kapitalinnskod til kridittinstitutter genaførsi at politisku avtalu um útarligar intativur til styrskasaf innsansi móti vitwask og tervøfinanskerjing o ambfanager frá arbeiðsgubben foreftir síni aftenfinansiellu regulering hatta var tekstin landsýrismaðurin hevur ílandsstýrismaðrin í undhvørvismálum og vinnumálum magnus rasmussen hevur lagt málið fram tann sjeynda mars í tvey túsund og og tveyogtjúgu og eftir fyrstu viðgerð tann níggjunda mars tvey túsund ogteyogtjúgu er tað beint í vinnunevndini nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann níggjuogtjúgunda mars í tjúgu tveyogtjúgu undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við magnus rasmussen landstýrsmanni í unhvørvis og vinnumálinum nevndin tekur undir við at dagføra lógina og um eina innsetara og íleggingartryggindartrygdarskipan talan er mest um tekniskar broytingar lógin verður javna dagførd tí er neyðugt at fremja dagføringar í føroyum soleiðis at lógin samsvarar við lóggavna í danmark og nevndin tekur undir við málunum og mælir løgtinginum til at
tykki á málið takk fyri har farmaður so fær hagni hoydal eina viðmerking
har fór mær tað at vera bragd av jóhann dahl at lesa heitið á hesum uppskotinum tí eg havi hagt at halta hetta at hetta er nokk søguligt hetta er fyrstu ferð at heitið á einum uppskoti er longri enn álitið hjá teimum er trettan reglur og álitið eru átta reglur og hetta er týdningarmikið mál fyri vanlig fólk tí hetta er nakað av innsjónargarðna titryrygd og at verja pengarnar sum hevur bankarnar at ikki kunnu farast men tað er altso at vit áttu at seta okkum spurningina um lóggávu lóggávu hátturin er blivin so fremmandur fyri bæði løgting og føroya fólk at tað hevur øðrgev nakað meining eg haldi at vit áttu at seta okkum niður og sæð hvussu gera vit føroyskar lóðir sum fólk kunnu skilja í eisini týdningarmikið mál sum hesum
ja takk fyri at hoyma
ikki at siga hesin høg á tingi so erutekniskar teknisk lóggávu at finnaseg lóggávu at rímiligani international og hon er rímiligani ví eesterektivum í es lóggávu og okur eru ein partur av tí peningakervi og teimum skipanum sum eru umfatdar av hesum tí vildi tað veri rímiligani resursurkrevjandi trúgvi eg at fara og umsett allr hesir lógina millum annað sum eru eg haldi út móti út móti fýra hundrað síðum og og heldurvís hevur mann lært danskt í fólkaskúlanum og dugir tað enn og kann brúka tað sum eitt partur av okra lógarverki statuvekk eg haldi a tað er fínasta lagi at ein lóg s um hendan verður í stuttu greitt frá hhvat tað snýr seg um í í teimum tekstunum sum koma frá frá landstýrinum og annars lógarverkið er áftí málinum sum tað nú einaferð er á donskum so tað taki eg ikki vundr við at mann skal fara inn at gera slíka tunga lóggávu við umsita til føroyskt ig teknaat uppstanda tekniskar broytingar sum ikki eru so hepnar í orðingum tað mann ger tað takfyihaora
so er tað jørgun niclasen sum fær eina viðmerki
ið hara forma var ofta er tað soleiðis at jú størri eitt lógaruppskot her jú lættari ferðir tí gjøgnum løgtingið eg má so bara siga at eg má bara seta mær eina vón á vinnunevndarlimirnar á teir at tey hava sett seg vælum í við hesar ráðgevin sum tey hava givið okkum at vit kunnu stól upp at at tað er eitt gott uppskot men at eg sum sagt y ivað rekord í longd av einum titli og um tað er longdin sum ger tað at tað kemur feilur í tað veit eg ikki men hetta byrjaði álit byrjaði við álit í løgvismál nummar áttaoghálvfems tvey túsund og tjúgu tað skal nokk vera tvey túsund og einogtjúgu
so er tað jóann dahl gerst væl
eg um t tí at eg havi verið sjúkrafarloivi at vinnunevdin gjørt nógvar feilir men men heta er fyrst fyri eg avi upplivað at tingið at at okur hava havt tvey mál ein dag har fyri tað fyrsta navnið á landstýrsmannin er forkert og nú sum jørgun niclasen gjønum formanin eisin sigur er árg liv for kert í hesuni her so eg gangi út frá tí at hetta verður rætta til soleiðis at tað vendi rætt ja eg haldi um at skifta formanns útaftiu vinnunevdin setð nýgja feimanníin aftur men gjava skemtisíðus men ja ata dressim jøgun ilasegur eg gangi út frá tí har er ein ein feilur og burdi veri tað við rætta áðrenn málið verður jatakkyri
haraformaður ja takk fyri hatta er nokk bara ein lítil feilur sum er longu eg rættaður í frumskjalinum her til tvey túsund og einogtjúgu so vóru ikki fleiri sum hava biðið um orðið og vit fara at atkvøða í hesum málinum sum ikki hevur nakað broytingaruppskot vit atkvøða nú um upprunauppskotið ja vit eru liðug at atkvøða níggjuogtjúgu atkvøður fyri eingin ímóti eingi blonk málið er samtykt og fer soleiðis samtykt til triðju viðgerð síðani er tað onnur viðgerð av løgtsmáli nummar níggjuoghálvfems tvey túsun og einogtjúgu tað er uppskot til rísislóvartilmennir sut setar gildi fyri føroya annorning í krafttreti forferðina av grein tvey i lóg um endring av lóg um finansiell virksemit á lóg om rsrstrukturering og vikling av visæ finansiellur virksemetu og forskelliga andurin lógin eg rokni við jóhandal fyri at lesa restini jóhandal fær orðið ger so væl
ja takk fyri formaður hvat var tað formaðurin slepti her tað er løgtinsmáli numar níggjoghálvfems í tjúgu einogtjúgu her sendu ter hvussu rætt tað er uppskot til rívðslógar tilmælið um at seta í gildi fyri føroyar andnorning omikrafttretlin forferøgini av grein tvey í lóg um endring av lóg um finansiel virksemhet og lóg um regstrukturering og avvikling av visufinansiellur virksemetir og forskelligu andrir lóg og tað verðu nevnt her eftir ennogtretivu prosidýrar vetrvehndrar nesskrivning á konvertering av kapitalinstrumenti við meira og paragraff tjúgu í lóg um endring av lóg um finansiell virksemit hvítvarpslógum lóg un forvaltari av alternativu iniversiteringsfondur við meira og forskelju andirlógin støkkligt innsas móti vik vðvíðari og itenfinansiellur sektor og innfør hjáform foralternativu inivesiteringsfonduin ending av fker við meira landstýrsmaðurin ið umhvørvisvinnumálið magnus rasmussen hevur lagt málið fram tann sjeynda mars í tjúgu tveyogtjúgu og eftir fyrstu viðgerð tann níggjunda mars í tjúgu tveyogtjúgu e tað beint í vinnunevndini nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann níggjuogtúgunda mars í tjúgu tveyogtjúgu undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við magnus rasmussen landstýrsmann í umghvørvisvinnumálnum uppskotið hevur til endamáls at dagføra lógina um at endurreiðsa og avtaka ávísar fíggjarfyritøkur talan er hesaferð um smærri broytingar og nevndin tekur undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið takk ya formaðurja
tak tað er ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskiftið er endað vit atkvøða í hesum er samtykt við níggjuogtjúgu atkvøðum fyri ongar ímóti og ongar blankari og fer soleiðis samtykt til triðjuogtjúgu so var ein onnur viðgerð eftir og tað er onnur viðgerð av løgsmaðnummar hundrað og trýogtjúgu tað eru uppskotin samtyktar um tilráðingar frá norðurlandaráðnum í tvey túsund og einogtjúgu og um frágreiðing um virkið ráðsins í tvey túsund og einogtjúgu hvør ber um orðið tað er billius dynesen sum fær orðið
takkfyrhra formaður núer ikk voni jóhandal eg veit ikkium tit kundi ynskt at hann heldur las hetta álitið upp men hetta er ikki so langt so vit pjøðast ikki at lesa so øgiliga skjótt jaspur langaard og aksel johannesen løgtingsmenn hava lagt málið fram sjeynda mars tvey túsun ogtveyogtjúgu og eftir fyrstu viðgerð átjinda mars er tað beint uttanandsnevndina og nevndin heur viðgjørt málið át fund í tretivunda mars g sætta apríl og undir viðgerðini hava vit havt fund við landsstýrismannin í samstarvsmálunum kaileu holm johannesen og ein samdnevnd tekur undir vi uppskotinum og mælir løgtinginum til at samtykkja tað tað var tað takk fyri harra formaður
ja takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið so orðaskifti er endað og vit fara at atkvøða í hesum málinum frá einari samdari uttanlandsnevnd ja tú veit ikki um eg var forskjótur at ja høgni høgni hoydal bað um orðið eg haldi vit við tjúgum orði ger so væl
ja harra formaðu eg var kanska í an seinara biði um orði tað siga g helt hvat hvat heta blair íða nokk napt viðgjørt hetta eru altso tilráðingarnar frá norðlandaráðnum sum samtyktar eru í undanfarna árið kanska longur aftur ú ta verður korona øh men sjálvur haldi at ta er týdning at at tingið tekur støðu til tær tilráðingar sum verða samtyktar vit erueift av teimum heilt fáu parlamentunum helst á einasta í norðurlondunum sum veruliga viðger tær tilráðingar sum norðurlandaráðið samtykkir soleiðis at vit kunnu taka taka avgerð um vit halda at tær tilráðingarnar eru góðar og at seta tær í verk í okkara egna landi tann skipanin haldi eg áfti a verið galdandi fyri øll norðurlond og eg havi roynt at arbiðat fyri leingi e av kki figið ígjøgnumnevn hmen bara fyri at takað nakar nakar av tilráðingunum í sum eru samtyktar í undanfarna ári sum vit viðgera í dag so eru millum annað nakrar nokk so nok so áhugaverdar haldi eg tað eru tvær tilráðingar um javnstøðu millum menn og kvinnur serliga á lønar og inntøkuøkinum altso at mann skal gera at tað sum á svenskum rópar eitt eitt eitt líka løn sertifikat altso at at fyritøkur skuldu kunna vísa á at tær veruliga eru líkaløn eisini soleiðis at kvinnur í hægru størvum ella ti líka sneg at kvinnur hægrustøvni sum taðer menn og tílíkt tað er uttan iva eitt mál sum hevði skapt orðaskifti á tingi um tað var eitt føroyskt lógarhuppskot øhtað haldi eg it øla góð ein góð rekomentatión ein gð góð tilráðing og síðani er eisini eina øliga góð tilráðing um matoyðsl altso at at norðurlond í felag gera átøk fyri at byrgja fyri tí matoyðslu sum fer fram um allan heim øhso her er øliga nógv áhugaverd uppskot sum mann kundi viðgjørt um tingið ynskti tað h og landsstýrismaðurin í norðrlamálnm hevur so verið inni í uttanlandtsnevndini tá ið máli hevur til viðgerðar og hevur givið sína tilsøgn til hesi her til hesi her ymsu uppskotini øh men eg haldi í og tað veit formaðurin uttanstevndini av at mann átti uttan iva eisini at tikið teir ráðharrarar inn sum vara av teimum ymsu økjunum til dømis javnstøðu ráðharran at tosa um hetta við líka lønini ella líka inntøkugrundarlagi og á sama hátt umhvørvismálaráðharran um matoysl og tílíkt ella vinnumálaráðharran øhso hetta var bara fyri at siga harra formaður at eg haldi at norðurlendsku málini eiga at fáa eiga at fáa neyva viðgerð á tingi solaðs vit eisini kunnu brúka tað móti okkara okkara starvsbrøðurin og systirin í hinum norðurlondunum um at skal norðurlandamál skulu norulandamálið vera at fáa ein týdning og tað eiga tey at hava hugsa tykum bara nú um støðuna við trygdarpolitikki støðuna ukraina um norðurlondin stóðu saman um tey málini hvora hoyra kraft og hvønn týdning tað hevði havt og ofta kanska nógv meira lík sjónarmið og mannarættindi og og hvussu tiltøk skuld gerast og annað og á sama hátt av so ræli mongum øðrðum økjunum høvdu vit fingið norðurlendsk mál viðgjørd í teimum einstøku tingunum runt um í norðurlondunumtavl siga í finnlandi í svøríki í norrag í danmark í íslandi í grønlandi og á álandi so høvdu tey norðurlendsku málini sum háa viðgerð í norðnaráðnum eisini verið lyft upp og hevur fingið nógv støri týdning fyri tað dagliga politiska lívið í í norðurlondum og eg fari t loyva mær at minna á at enda bara harra formaður at nógv hava ofta hug til at kveistra norðurlendsk samstarv til viks tí oftani blívur tað sovorð anasavna yvirlýsingar og tos men eg loyvi mær at minna á at at tað eru grundarlagið undir norðurlendsk samstarvi eru ál so nakrar nakrir sáttmálar nakrar nakrar altjóða sáttmálar sum eru gjørdir millum norðurlond sum millum annað geva okkum frítt at lesa frítt at arbeiða frítt at flyta í onnur lond við teimum rættinum sum har tilat hoyra tað er seg altíð a tað heldur tí mann hevur hesar markaforðingarnar men tað er aitso heilt grundleggjandi rættindi fyri ein og hvønn føroying sum við norðurlendskum avtalum kann fara at starvast virka útbúgva seg í teimum einstøku norðurlondunum og høvdu norðurlond sum mann ætlaði einaferð eisiniheøtda staðið saman um at havt eitt búskaparsamstarv eisini eitt verjusamstarv sum hann ætlaði tá áðrenn áðrenn danmark og norra fór inn í nato so høvdu norðurlond verið tann sterka kraftin sum sum tey eiga at vera eisini á heimspallinum og norðurlond eru tilsamans hóast vit bara eru umleið fimmogtjúgu til seksogtjúgu milliónir fólk tilsamans í øllum norðurlondum so eru vit altso millum tíggju teir størstu búskapirnar í heiminum tað ertað er heilt ófatiligt og tí kundi eitt økt norðurlendsk samdstarvi gjørt røddina hjá norðurlondumi sunu nógv sterkari vistmann samstarvaði meira og ikki minst vist parlamentini altso tey einstøku tingini viðgjørd í norurlandamál og tí valdi egat taka orð í hsum málinum takfyri hara formaður
ja tak so fær bjørt samuelsen eina viðmerking
takk fyri ja sera áhugavert við fleiriuppskotum til samtyktar um hetta við javnløn ikki minsti haldi í føroyum er tað áhugavert tá ið mann hyggur eftir lønarmunninum elila kvinnur um menn men her er eisini eitt sera áhugavert sum eru rodimensatión nummar seytjan um klimassmart bygnadi norden og tjóðveldi hevur eitt uppskot í løgtinginum í løtuni um hetta við ringbúskapi at fáa endurnýtt har vit leggja serligan dent á nemliga byggivinnuna sum er øgiliga orkukrevjandi og útleg ter øgiliga stórar mongdir av cotv og her tosar mann um ein norðurlendsk digitaliserings skipan altso har mann kann skráseta byggitilfar sovíðari gangi út frá við tí endamálið at kunna endurnýta tað hevur høgni hoydal t lítð sindur innlit í hvat hetta henda verkætlan gongur út uppá sum eg haldi ljóðar serstakligt spennandi og viðkomandi ikki minst fyri føroyska byggu ídnain eisini
høvðadal ja
takk fyri at bjørt samelsen tók akkhatta málið fram eisini við tað sum vit kundu rópa við gløggar gløggar veðurlagsloysnir tá vit byggja hús ella byggja bygningar yvirhøvur bæði til bjálging og at at at fáa sotveyútlátið so at siga niður á null og tað sum veður skotið upp her tað er nakað tað sama sum innan fyri tað sum vit rópa fyri eitt eitt eitt eitt líka lønsertifikat tað vil siga tað at norðurlond í felag kunnu seta nakrar nøkur nøkur mørk fyri ella nakrar vektur fyri hvat ið er kastmann siga burðardygg ella umhvørvisvinarlig bygging og sum kann minka um sotveyútlátð og og bjálva betur og har finnust tú ein ørgrynna av dugnaligum stovnum og granskarum runt um norðurlondum so tað sum mann gera her tað ar mann heitir á teir norðrlnsku stjórnurnar um at gera eina slíka standar reglugerð fyri hvussu tú kanst byggja veðurlagsrætt skulu vit rópa tað soleiðis og skal mann vera realistiskur so er tað ofta hesi uppskotum tey eru øgiliga góð men tey koma jú ikki ofta í kraft ella í verk tí at teir norðurlendsku stjrnurnar ikki ordiliga arbeiða við tí og tí aftur er tað týdningarmikið at hesi málini verða viðgjørd ur hvørjum einstøkum tingi sær so tey einstøku tingini kunnu trýsta sýna stjørnunm til at gera tað til dømis at vit trýsta á landsstýriðtil at vera við einar slíkari ætlan og tí er hetta eitt dømi um hvussu slíkar tilráðingar kunnu fáa stóran týdning vissu í tey einstøku tingfólkini og teir einstøku flokkarnir tora at taka tey upp og trýsta á
so er tað eykun samuelsen ja
takk fyri harra formaður ja her eru fleiri áhugaverdar rekommendatiónir í samband við javnstøðu og javnstøðug á arbeiðsmarknaðinum og eg eri samd við høgna hoydal í at tað er gott at fáa hesi málini nevnt viðgjørdu í løgtinginum tí at tað norðurlendska samstarvið kann geva okkum øgiliga nógv men til dømis í her liggur eini rekomendatión um hetta her at arbeiða fyri at mann kann hevur rætt til arbeiða fulla tíð á arbeiðsmarknaðinum her er ein samdnevnd sum tekur undir við tí men í morgin haldi eg vit koma at viðgera eitt uppskot um rættin at arbeiða fulla tíð í føroyum so samgongan ikki tekur undir við altso hvussu hongur tað saman at samgongan gan gott taka undir við einari norðurlendskari rekumendatión um tað men ikki einum føroyskum uppskoti um tað samatakk fyri
høgni hoydal
tað hongur jú ikki saman og tað hevur te og kanska ein lýsing av hvussu hvussu nógv av teimum málunum vit arbeiða við norðurlandaráðnum útnorðuráðnum og øðrum altjóða samstarvi har vit eru øgiliga skjót at vera samd og í dag fara tað at samtykkja eins ata uppskot til samtyktar um at hetta tekur tingið undir við eisini tað júst tað sum eygun samnssena um at kunna arbeiða fulla tíð sum e eisini í norðurlondunum eru eina avbjóðing serliga fyri fyri størv har mongar mmangar kvinnur starvast sum vit samtykja tað her men kanska verður tað felt í morgin og tí hevði mítt ynski veri at skulu norðurlandamál hat norðurlendskt samstarv eisini útnorðursamstarv veruliga at fáa tingd so áttu fleiri havsina uppskotinum eisini at verður løgd fram at sað vl sag tað við samtykti at áløgdu vit stjórnini asur landsstýrinum at koma fram við teimum sum lógaruppskot to tá fær tað veruligan týdning tó so hevurtað fingið onkuntíð týdnin eg kan bara nevna nevna eitt dømi demokratia sum enn finst sum er ein nevnd sum skal syrgja royna at fáa fleiri kvinnur inn inn á ting ella inn í politikk h hon bleiv stovnað við einari samtykt í útnorðuráðnum og tá var tað sum at rætta hundi brand at nevna tað men í útnorðráðnum samtykti allir flokkar tað og so kunu teir sjóvat siga nei tá ið tey komu í tingi og tí er tað eisini tí hevurtaðeisin týdning at vit hava altjóða samstarv sum kanska fær hol á nøkur mál sum vit ikki fáa samstarv í føroyum men sum lata nakrar aðrar
okkara uppi hevur vit vanliga síggjum sovorðið at siga støðugt
takk fyri harra formaður ja eg haldi hetta er sera týdningarmikið mál og tað sum er eitt sindur undarligt tað er tað at nú fari okur at taka undir v við eitt einmælt løgting gangi út frá við at arbeiða við at mann skal sleppat arbeiða fulla tíð mann heur allars felt tað okur hav akkur havt tað fyri man fer at taka undir við t areiða við javnstøðu tað hevur mann sagt at mann ikki ger h oku fa t taka undir viðat gera nakað við matoysl tú mann eisini felt her inni ringbúskap fær mann at fella altso taðtað virkar nokk so løgið tað r er nokk so undrarligt atmannikki kann viðgera teyeit lísindi størri høpi tí at tá ið tað kemur sum sum rekomentatiónini frá norðurlandaránums tak undir við tí tí at tað er skilagott men tá iog vur viðgera tað her inni so so kemur kanska ikki altíð tað burtur úr sum tað átti at komið tað haldi egr eitt sindur løgi til dømis eta her arbeiða fulla tíð tí tað tað er eitt problem sum er í øllum norðralondum men men mann tekur undir við tí her men mann hevur faktiskt okkurat feltti

ogtí haldi t vit skulu brúka tær samtyktir verða gjørdar í útinorðráðnum og í norðurandaráðnum til eisini at taka og siga tað a tað kan ikibara vera ókeypis atkvøðugreisla so mugu vit eisini fylgja upp og siga henvit taka undir við at hetta skal eisini fremjast í føroyum og tað er altso verið dømi um tað ja vit hav vit hava dømi um at sjált jensarana hevur atkvøtt fyri rættini hjá samskyfti tá tað eru ínorðundaráðnum men sá tað kemur her sovaðn ímóti ha men kanska tað flytur okkurt kortini og tí tí stuðuli er fult út at vit fáa hesar her samtyktirnar til viðgerðar á tingi og vit taka tær í álvara og tað næsta siða hevði verið at sagt at tingið eigur at áligj landsstýrinum at koma við ítøkilum lógaruppskotum sum fremja tær samtyktir sum vit eisini sum vit eisini samtykkja tá ið tað eru norðurlendskar samtyktir

takk fyri harra formaður og takk løgna hoydal fyri at egentliga at onkursvegna endurkveikja tað norðurlendska orðaskifti sum við tíverri ongantíð taka so nógv í álvara sum vit kanska kundu hugsað okkum men tað haldi eg eisini hevur sínar orsøkir tí eitt er tað at mann sjálvandi kanska er ósamdur í partar av teimum tilráingunum sum eru tað fer tað altíð at vera tað sleppmar ikki undan øhmen føroyar hevur eina nokk so serliga støðu tá ið tað viðvíkur norðnorðurlandaráðið vit hava roynt vit hava einmælt samtykt tvær ferðir á tingi um at vit vilja vera ullgildigir limir og vit hava roynt at søkt fýra ferðir seiastu ferðir tvey túsu sekstan meini eg tað var og mann fær avslag hví man so vera takk fyri
høgni hoydal ja
at tað er ein tað er ein rættur spurningur at seta hjá bjarna kárasin petersen h tann síðsta umsóknin vit senda inn hon er ikki avgreidd enn hon evr ikki verð verið til atvøðugreiðslu enn í norðurlandaráðnum altso sum er tann tann sum er tingið í norðurlendsku samstarvi har sita sjeyogfýrs tinglimir og eg havi fleirfi sagt eg lat okkum fáa til atvøðugreðsla eina fer afturat tí hvørja ferð vit fáa til avgreida so legst afturat við tinglimum men hví verðurtað ikki framt tað er tí at stjórnurnar í norðurlondum tær vilja ikki viðmæla at føroyar fáa fullgitan limaskap tí at danmark sigur at tað er móti donsku grundlógini og royni so ofta t siga tað jamen tað er eisini ímóti tí so nevnda helsting forsáttmálanm sum skipar norðurlenst samstarv men tað passar ikki hesi forsátnar kann broytast sum einki og tað vil sigat føroyar kunnu væl vera fullgildi limir so enn einaferð er tað her tann sonevna danska grundlógin sum vit ongantíð hava samtykt sum verður brúkt til ein forðing fyri sum ein forðing fyri at føroyar brúka sít potensialig til at vera einfullgiligur limur í norurlendskum samstarvi
joensen takk fyri
grara formaður nú nevnir við meg hoytara lefta her at parlamentuni í í norðurlandunum tey viðgera faktiskt ikki sær tilráðingarnar sum norðrlantarráðið sjálvt kemur vi gud hugsað mær at atspurt tann spurningin hví man so vera hví má tað vera at at at hetta her sæð tilráðingarnir viga so lítið at tað sum teir sjálvur sita og viðgera í norðurlandaráðunm ikki kemur til viðgerðar í teirr egnu parlamentu og hvat tyngd hevur tað so yvirhøvur er tað er tað reinkostmetikc ella ella hevur tað ei eina ein reellan týdning tað arbeiðið sum verður gjørt í og tað eru tilráðingar sum verða gjørdar í norðrlandaráðum takk fyri
hægradal
jahara formar eg eri eg eri ikki heilt førur fyri at svara er at jóans sjóvandi greitt upp á hví hinum londini i gera tað h vit hava havt tað frammi øgiliga oftani í danmark er tarð komin til at mann hvussu viðgerðir tað í teirra uttanlandsnevnd h men søguliga sæð hevur tað nokk ta orsøk at norðurlendskt samstarv var jú eitt øgiliga týdningarmikið mál fyri allar norðurlendskar stjórnur mann royndi jú hava taðsum hað norðdek eitt búskaparsamstarv mann ætlaði at fáa verjusamstarv h men tað fallið niðurfyri og tá ið so danmark fyrst og síðani í finnland og svøríki fóru inn í es so hevur norðurlendsk samstarv mis týdning serliga fyri stjórnurnarvi ikt minnast á almannótrúligu politikarar hanvar hann gekk ú á odda fyri at øll norðurlendsk mál komu fram og eisini fingu viðgerð so eg vil siga tey síðstu tjúgu árini so er bara viðgerðin av norðurlandamálunum minkað í teimum einstøku stjórnunum og parlamentunum tað haldi er høvuðsorsøkin og tí skal mann fáa ta revitaliserað ella fáa lív íta aftur sum má ma fáa hesi r málini inn á ting aftur hjá teimum einstøku tingunum og tað fari eg so at verjast veg framvegis og eg hopi fleiri leggjast afturattak so er ta
pálla reynatyggu sum fær orðið ger so væl
kyri formaðurin eg haldi at tað er ótrúliga stóran týdning at viti so ella so sum eind halda saman í norðralondum men eg má siga tað ati mín hugur til norðurlandaráðið er ikki so sterkur sum hann einaferð verður eg haldi hesar afturvendandi støðurnar har sum føroyski stjórnarleiðarar landsstýrisfólk koma út í ógvuliga píniligareyðmíkjandi støður í norðurlandaráðnum tað er tað er snóksakt ikki til at bera fyri fyri eitt eitt frælstfólk og eftir hondini haldi eg ati tað kann tykjast sum at vit eru meira katolskin pávi tað tykist sum at viðganga meir viðganga meir upp í norðurlandaráðið sum hóast vit ikki eru fullgildigur limir enn tey sum eru fullgildigur limir tað virkar tað virkar eitt sindur tað virkar eitt sindur kunnstitt upp á meg at at vit skulu eitast at vera so ótrúliga stinn innan fyri norðurlandamál og taka øll allar tilráringar til okum og viðgera tær okkara hægsta tingi meðan norðurlandaráðið ikki leggur petti í um vit fáa fullan limaskap ella ikki so eg eg eri altso ikki partur av tí tí kórinum sum heldur at hetta her er ein treytaleys sekse tvørturímóti eg haldi tað er ein eftir hondini haldi eg tað er ein skamlættur fyri fyri norðan lond at tey ikki loyva teimum sjálvsvørandu økjunum at geras sjálvstøðu limir í í norðurlandaráðnum og eg haldi ikki tað er nakað sum tænir okkum longdini at blíva við at ganga hesa her kanossagongdina har sum vit har sum vitvit bøna og biðja onnur hevði nærsær vaksin fólk um at verða tikin sum teirra allíkafólk tað er ikki ein virðilig søða tað er ein faktist eina egliga eyðmýkjandi støða fyri fyri fyri natúrliga solptar føroyingar at verða vendir í hurðini tá ið teir stóru avgerðinar verða tiknar eg havi sjálvur verið á norðurlandarásfundi fleiri ferðir eg havi upplivað at verið móttikin sum løgtingsformaður á javnuføti við hinar við hinar parlamentsformenninar har er einki galið men tá i tað kemur til ministaran ella til løgmann at síggja tað at okara løgmaður s sum átti at kunna farið ikki nók vevndi springubrátin men sum ein frælsi maður inn at fundast við sínar javnleikar verður settur uttan fyri hurðina tá ið tá ið teir stóru avgerðinar verða tiknar altso eg haldi ikki eg haldi álvarso eg haldi tað er so mikið álvarsligt at eg haldi at vit skulu hava av álvara umhugsa um um hetta er vert at halda fram upp á hendan mátan sum sum tað koyrir í løtuni eg veit væl vit kunna vísa tiltil hels hinkisáttmálan og at danskari vísa til grundlógina og so framvegis men men tað ber ikki til at at at vit sum e eitt framkomið dugnaligt vælútbúgvið fólk og sum absolutt taka ábyrgd fyri okara medmenningjum rundan um okkum at vit verða eyðmíkt og pínd soleiðis sum vit gera á norðurlandarávs fundi tað haldi er og tað stendir í so stórari kontrast til at vit so algoyvst taka undir við øllum tilmælum og viðgera tað ið viðgera tey væl og virðiliga meðan meðan hesi málini ið í størstan mun eru htur í grannaparlamentunum hjá okkum so sjálvt um eg absolutt taki undir við vissjónini um at hava eitt sterkt sameitt skandinavi ella sameid norðurlond sum eg siga tað at endan hesin her leisturin har sum vit verða so illa viðfarin bæði av dønum og av hinum londunum sum beiggja seg fyri dønum tað er ikki tað er ikki í lagi tað er sakksakt stett yvirhøvur ikki í lagi skulu vit halda fram við okara leikluti í mun til norðurlandaráðið so eiga vit at so eiga vit at fáa hesi viðurskiftini avkláraði jú fyrr jú betur og eg haldi eisini tað at um so er at av tí ikki r rúm fyri okum sum fulgildi limir í norðurlandaráðnum so eiga vit eisini at virka møguleika hjá okkum onkra aðrastaðni kunnu vitfara inn í líknandi felagsskapur onkra aðrastaðni rundan um okkum tí tí hetta her er hvussu ikki ein støða sum eg haldi er virðilig tvørturímóthu so er hon skaðilig fyri føroyingar uppá sigt at verða hildnur í einum sovnari einum sovornari eg veit ikki onkur slag bíðistøðu og mentanarligari kanska mentalar spennitroyggju sum sum í norðurlandaráði er í løtuni takk fyri formaður
ja so fær høgni hoydal eina viðmerking ger so væl
ja harra formaður eg eri rætiliga samdur við potlarenategvi nú havi egverið leingi í hesum her ø men orsøkini at eg haldi ikki mann skal geva upp tað er tí at at sum sum ein ein svenskur paramentarikari segði ð meg seinast tá vit akkføddu um føroyskan limaskap tá endar tað við tað fall men tað var hóast altíð ein sórur marøtu so sigur hann ja men hví taka tað ikki bara at loysa í føroyum og tað er jú rætt tað vil siga tað at vit kunnu sjálvi loysa hendn anda her spurningin og siga at taka ábyrgdinar sjálvir so fáa vit eisini fullkjanlimaskap íð norðanaráðnum so fáa vit eisini atgongd til olympisku nevndina og allar felags skal verða vrða limir í ha og tað er tí eg sigivi ikskul ikki geva upp tí at vit vvt vit trúgvai u framvegis upp á at einaferð fær tað at ganga upp sjálvt fyri sambandsfólki at tað er tað sum er lykil til at verða javnsettur í heiminum og at fáa eina virðiliga viðgerð so tí haldi vitskulublíva við

ak fyri formaðurin og og takk tiløgna hoydal sum hevur gjørt eitt stórt arbeiði fyri føroyar í í norðurlandaráðnum tað er eingin sum ivast ví tí og tað var eisini onnur onnurmen eg haldi bara tað at at støðan er longni hon hon er blivin meira enn hálvpínuligin og faktist blivin veruliga pínulig fyri tey føroysku umboðini serliga løgmann tá ið hann kemur á fund úr norðurlandaráðnum so so eg haldi ikki at at vit skulu halda fram við hesum her glamtraleikinum sjálvandi eins og við olympiskum limaskapi so eru tað fyrst og fremst í føroyum og trupulleikin er tað at sambandsafturhaldsfólkini ikki vilja sleppa tí føroyska samfelagnum út í frælsi tað er hevuðsorsøkin men men so leingi sum vit ikki klára at gjøgnum frá tann partin í føroyum so haldi eg ikki tað gagnar okum at ganga runt og krúpa niðri á teimum bonaðu gólvunum norðurlandaráðnum takk fyri
ersen
harra formaður e eg haldi eitt sindur keðiligt tá ið mann nú hevur eina breiða semju í løgtinginum um fulla limaskapir norðurlandaráðnum so fer at dyrka ósemju og at loysa frá danmark fyri at fáa fullan limaskapi norðurlandaráðnum og sovorð ja ja tað er at missa meira fyri minni men tað sum fær eg meg til at tað sum fær eg meg at taka viðmerkingina ta er tá ið pálla renatúgvu eg haldi hannblandað ett sindur millum ministararáðið og og norðurlandaráðið eg h sjálv sitið í norurlandaráðnum har hevur mann fulla atgongd mann er fullan talurætt mann fullan atkvøðurætt mann hevur alt tað suman skal hava meðan ministarráðið har erta trupulleikin her og tí haldi egmanskal iki planda tey tingini saman takk fyri

rættingina heldur abrabsen er púra dur í í teirri rættingini men tá ið sambandsflokkurin helgi abransem fyri sambandsflokkin fer at siga tað at tað er onnur sum dyrka ósemjur úg sundurlindi í føroyum sambandsflokkurin sum hevur tryggjað ta størsta ogsundurlendið yvirhøvur í okara landi skal skal byrja at siga tað at onnur dyrka sundurlindið vit eru bara frælsfólk sum ynskja frælsland og tann einasti sum liggur ímillum frælsið hjá føroyingum og og og tað støðast sum av tað í dag tað tað eri sambandsflokkurin tað er sambandsflokkurin sum hevur syrt fyri at føroyin kann ganga sum sum sum neytug mæli staðin fyri at vera vera frælsfólk út í heimi takk fyri
bjørt samelsen
takk fyri ja eg haldi at tað vara ógvuliga viðkomandi sjónarmiði sum tingmaðurin tók fram her og og tað má blíva við at søkja um limaskap og ikki fáa tað tað er eina avbjóðing og samstundis er norðurlandaráðið avtstað har tú kanst tosa við norðurlendskar politikari vit hava ikki nógv høvi til at hitta hesar norðurlendsku politikararnar sí atlað spyrja pollarenatigur um ein avbjóðingur ikki eisini er at mann ikki hevur sum ein partu av í føroysku uttanrikspolitikkinum av tey umboðini sum fær norðurlandaráðið alla tíðina og áhaldandi tosa okkara søk tí tað haldi eg verið nokk so skiftandi tað eur tá ið til dømis høgni hoydal hevur umboðað og onnur við honum sív man tosa hesa søkina men so hevr tað verið onnur umboð sum kanska verið meira ella minni líka gildi og visti man ikki hevur eina greiðan náttanrikispolitikk og veit hvat mann vil so er spurningurin eisini um trýsti frá okkum blívu nóg stórt til at røkka limaskapið eg veit ikkiumtað er útlogað men summi meina at vistu vit blíva við so fær tað eydnast
asúgvu
takk fyri formaðurin eg haldi tað er rætt at at at hava vónin í barmu undir øllumstøgum hvør óðansæð hvør støðan er men eg haldi bara tað tá ið mann sum sum føroyar sum eitt so framkomið land har sum vit bindu okum og hava eftirlivað tilmælinum og tilráringum í so nógv ár eg haldi absolutt at vit hava livað upp til og víst okum verdar sum sum sjálvstøðug limir og tá ið mann ikki tá ið mann ikki fær nakað afturliga á tí vøllinum frá tí sum so ella so er er móðurfelagsskapurin so haldi eg eisini tað blív forpíniligt longdini at liggja á knav og biðja um um at sleppa inn í einum limaskap so má mann bara konstatera at tað er altso ikki nakað fyri okum vit finna okkum onkrar onkra aðrastaðni at samstarva takk fyrija so fær
fær helgi abramsen orðið ger so væl
harra formaður nú vildi undanfarni røðari vera við at sambandsflokkurn í ærin hava viðgingu runt sum neyt tað eri sjávandi ikki púra ikki samdur í eg haldi at føroyingar kunnu verða stoltir og og vit hava e samfelag sum vit sum onnur bara kunnu avvenda okkum tí t vit hava eitt væl fungerandi samfelag fólk hava tað gott í føroyum so ati eg eri hvussur fult við upp á tað at vit taka okkum æðrun av at vit tí komu so lant sum vit eru tað er eingin ivi um at allar avgerðir taka hava bara bæði fyrimunir og vansr eg skal sum sambandsmaðuri gjarna viðganga at tað eru bæði tað er ikki bara fyrimunir í ríkisfelasskapinumtað er eisini nakrir vansar tað er nøkur ting vit ikki sleppa inn í og tað sum eg loysingarfólk mugu eisini viðganga at har er eisini bæði fyrimunir og vansar so kann vit sjálvandi skiftast um hvat vit leggja størri dent á sambandsfólk kunnu leggja størri dent á fyrimunirnar við ríkisfelagsskapinum og og loysingarfólk kunn leggja neira dent á á á vansarnar tað er so í lagi men eingin má halda tað at onnur á hasi støðunum bara fyrimunir við sær og vitru so blivu samd um í løgtinginum at vit skulu royna at fáa fullan limaskapin norðurlandaráðnum tað kansn gott vera a vit ikki kunnu tað g tað er einkin ivast í at tað er ríkisrættaliga støða sum er forðingur fyri tí men og eg havi sjálvur verið limir í norðurlandaráðnum í í tí parlamentariska partinum eru vit sum fullir limir vit hava fullan atkvøðurætt vit hava fullan talurætt vit vit hava allar møguleikar um hini a hava meðan tá tað kemur til ministararáðið tá er eina avbjóðing og tað er tað sum vit haldi eg eiga at standa saman um fyri at fáa tað upp á pláss soleiðisnar at vit kunnu eisini fáa fullan limaskap har eg dugi ikki at síggja t tað tænið nøkrum endamálið at at fara dyrk að eina ósemju burtur úr títakk fyri
ja so vóru ikki fleiri sum havat biðin um orði vit fara at atkvøða í málinumog tað er eitt álit frá eini samdari nevnd sum vit atkvøðaí hesum málinumja vit eru liðug at atkvøða tað er níggju sjeyogtjúgu atkvøðu fyri eingin ímóti og tvær eru blankar so er hetta málið samtykt og endaliga avgreitt frá løgtinginum vit eru so komin á mál við tingviðgerðunum altso av aðru viðgerðin í dag vit fara nú undir skrivligar fyrispurningar og tann fyrsti er umrøða spurningin nummar ellivu tvey túsund og einogtjúgu yvirtikið mólsøki og uttanríkistrygdar verjupolitikkur og tað er beinta løgið sum eigur hendan fyrispurningin sum er til løgmann so fær beinta lovið orðið gerstav
ja takk fyri harra formaður hetta er skrivlig fyrispurningur eftir grein trýoghálvtrýss tingskipanini um yvirtikið málsøki og uttanríkistrygdarog verjupolitikk her eru fýra spurningar fyrsti spurningur hann er hvørji málsøki ið eru yvirtikin verða nú mett at koma undir uttanríkistrygdarog verjupolitikk annar fyrispurningur eru yvirtikið málsøki i hugsani er fara at koma undir uttanríkistrygdarog verjupolitikk og triðji fyrispurningur ætlar løgmaður at lata yvirtikið málsøki ella partar av teimum koma undir uttanríkistrygdarog verjupolitikk og fjórði fyrispurningur er løgmaður kunnaður um hvørt danskastjórnin ætlar at yvirtikið málsøki ella partar av teimum skulu koma undir uttanríkistrygdarog verjupolitikk og viðmerkingarnar eru at føroyar hava yvirtikið nærum øll málsøki og hava tí avgerðarrætt á hesum økjum seinastu tíðina hava tó verið dømi um orðaskifti har hesi øki verða tulkað sum uttanríkisverju og trygdarpolitikkur hetta var eisini tað ið løgmaður svaraði í grein tveyoghálvtrýss a fyrispurningi nummar seks framskag tjúgu einogtjúgu í fjøru sostatt kom hesi øki aftur undir málsøki sambært danskari tulking løgmaður hevur eisini víst á at trygdarpolitiska øki er ikki statiskt men flyti seg alla tíðina tað kann tiggjast løgið at málsøkið ið eru yvirtikið og ræðisrættin er á føroyskum hondum seinni aftur kunnu flytast tað átti ikki at verið ivi um at yvirtikið málsøkið bara er á føroyskum hondum tí er áhugavert at vita um málsøkið eru sum verða mett at koma undir uttanríkistrygdar og verjupolitikk og hvat verður gjørt við tað og so kann eg leggja afturat at nú er langt síðani hesin her fyrispurningurin varð settur tað varð triðja mars hann dagfestir og síðan tá er rættiliga nógv hent tað er eitt kríggsprássið á millum russland og ukraina og tí ætlaði eg at fáa løgmannat kunna løgtingið um hvørt tað nú eru onnur mál sum danskir myndugleiðkar meta koma undir trygdaruttanríkis og verjupolitikk man hevur frá føroyskari síðu tosað um hvørs mann skal seta tiltøk í verk ella ikki og eg ætlaði at fáa løgmann at kunna løgtingið um hvørsi danskir myndugleikar tað verður se danski altso uttanríkismálaráðið forsætismálaráðið løgmálaráðið ela onnur aðalráð ella um danskir politikarar tað verður seg forsætisráðarin uttanríkisráðhrin verjumálaráðharin ella aðrir ráðharrar ella donsk embætisfólk hava vent sær til løgmansstovun løgmansskrivstovuna ella løgmann ella uttanríkismálaráðið ella landsstýrismannin ella annar aðrar føroyskar myndugleikar viðvíkjandi ivamálum í mun til hvat føroyar kunnu gera í mun tilta støðuna sum hevur tikið seg upp millum russland og ukraina men eg vil eiin gera vart við at tað má ongantíð vera nakar ivi um at yvirtøkið málsøki tey eru yvirtikin og at tey ongantíð skulu kunna fara aftur av føroyskum hondum takk fyri
ja takk so er tað løgmaður ger so væl
ja takk frú forkvinna tað er soleiðis ja tað er nakað síðani at spurningurin er settur og fyri sovítt svaraður ella svarið er klárt men av tí at løgtingið hevur havt hópin av øðrum málum at viðgjørt so hevur hava spurningarnir drigið út at verða svaraðir eg havi so í hesum umfarinum valt at svarað spurningunum meir ella minni undir einum og tað geri eg tí at eg haldi at spurningarnir byggja í høvuðshoynuni á eina skeiva fortreyt nevniliga at yvirtikið málsøkið í framtíðini skulu fella úr aftur føroyskum hondum tað er ikki talan um tað er ikki soleiðis at yvirtikið málsøkið á nakað sum helst máta fella aftur undir donst danskt málsræði og eg kann eisini gera vart við at tað svarið sum eg gevi er í stóran mun øeisini ella endurtøka av tí sum eg svaraði upp á ein grein tveyoghálvtýss fyrispurningnummar tveyoghálvtrýss null null seks í tvey túsund og einogtjúgu har sum spyrjarin beintv jákobsen eisini setti mær tá tað er týdningarmikið at gera sær greitt at yvirtikið málsøki eru ein eind meðan uttanríkistrygdarog verjupolitikkur er ein onnur eind tað er ikki altíð at marka móti millum yvirtikin og ikki yvirtikin málsøki er so greitt málsøkini kunnu verða flattað inni hvørt annað og tá kann eitt orðaskifti millum føroyskar og danskar myndugleikar taka seg upp um ein ætlað lóggáva hoyrir til málsøki sum longu er yvirtikin ella eitt ikki yvirtikið málsøki í løtuni eru tvey ítøkilig dømi og tað eru tey somu sum blív nevnd í tí svarinum sum eg endurtóku í áðni í grein tveyohálvtrýssáspurninginum og tað er lóggáva um veitaratrygd á fjarskiftsøkinum og so lóggáva um útlendskar íløgur tann sokallaða skriðingslógin í báðum førum er formliga talan um yvirtikin málsøki í slíkum ivamálum eru tað fyrst og fremst løgmaður og danski forsóttasráðharin sum skulu beina ivan av vegnum og í løtuni eru semjusøkjandi tíðir í ríkisferlagsskapinum og tí er tað mín greiða fatan at møguliga ivamál verða loyst í sátt og semju partarnar millum og tað vanti eg eisini í hesum málinum heimastýrislógin hevur annars í grein seks greiðar mannagongdir fyri hvussu trætir í slíkum føri skulu loysast men í hesi her fimmoghálvfjerðs úti við fimmogálvjerðs árini sum heimastýrislógin hevur á baki er ein sonevn grein seks nevnd ongantíð sett føroyingar og danir hava í ivamálum altíð tosað seg til rættis um hesi viðurskifti og lat meg endurtaka at spurningarnir hjá spyrjaranum byggja eftir mínum tykki á eina skeiva fortreyt nevniliga at yvirtikið málsøki í framtíðini skulu flytast undir uttanríkistrygdar og verjupolitikk og harvið undir danskt málsræði tí er svarið til spurning eitt um hvørja málsøki ið eru yvirtikin verða nú mett at koma udir uttanríkistrygdar og verjupolitikk har eru eingin svarið til spurning tvey um er í yvirtikin málsøki ið hugsandi er at fara at koma undir uttanrkistrygdar og verjupolitikk har er svarið nei og svarið til spurning trý um ætlar løgmaður at yvirtikið málsøki ella partur av teimum koma undir uttanríkistrygdar og verjupolitikk tað ætli eg ikki svarið til spurning fýra er um løgmaður kuer kunnaður um hvørt danska stjórnin ætlar at yvirtikið málsøki ella partar av teimum skulu koma undir uttanríkistrygdar og verjupolitikk er somuleiðis nei tað er tað ikki ætlanir um nú brúkti beintalova jakobsen eisini høvið gjøgnum formannin at seta spurningar við hvat er hent síðani spurninguri bleiv settur og har kann eg siga at tað hevur ikki verið ein avbjóðing inntil víðari uttan so at eitt mál sum stóð á skránni til tingfundin í dag um sanktjónir har hevur danski myndugleikin flaggað at har eru kanska onkar yvirlappingar kanska onkur ivamál men tó so ikki at vit ikki kunnu finna loysnir á tí og at tað málið nú veit eg ikki hvat formaðurin ger men í øllum førum havi eg tosað við hann og nevnt at tað er ikki nakað á vegin fyri at tað málið verið til viðgerðar í løgtinginum í so mær vitandi er ikki onnur ivamál ikki onnur pættir av nøkrum lógarverki nøkrum málsøkjum har sum ivamál er um málið kan mann siga er á føroyskum hondum ella ei og tað eru øll mál sum er yvirtikin er á føroyskum hondum tað sum spurningurin verðið tað sum viðgerðin nú snúr seg um er tá ið tað blívur kann mann siga kann man siga ein ógreiður t ógreitt markaðmót ímillum hvar málsøkin strekkja og hetta hava vit hópin av dømum um eisini tað vita vit tá vit smíða lógir at tað er oftani at vit mugu taka atlit og gera tillagingar í tí føroysku lóggávuni tí at ein partur av einum málsøki flættar inni í eitt annað sum ikki er
ja takk so er tað spyrjarin aftur beinta løga jacobsen ger so væl
nú sigur løgmaður at hann heldur at fyrispurningurin byggja eina skeiva fortreyt fyri forkvinna allir sokallaði ríkisfelagsskapurin byggir á eina skeiva fortreyt tí at tað verður so øgiligt frá danskari síðu at tosa um liðistillitið partar og hvat að annað hitt eitur gevnd sita í respekt og so eg veit ikki altso tá ið ein ræður yvir einum øðrum er tað so liðisligleiddur partar tað er tað sjálvandi ikki men fyri at venda aftur til fyrispurningin so er tað eitt sindur marghálpligt at løglan er greitt svaraður nei upp á nógvar av spurningunum men samstundis sigur at við loyvi frá forkvinni at
ja tað er ikki altíð at markamót millum yvirtikin og ikki yvirtikið málsøkið er so greitt málsøkini kunnu verða flattað inn í hvørt annað tá kann orðaskifti verða millum føroyskar og danskar myndugleikar taka seg upp um ein ættað lóggáva hoyrir til málsøkið sum longu er yvirtikkið ella eitt ikki yvirtikið málsøki tað vil siga at tað har eru nøkur ting sum eg eri ógreið tí í málsøki eri yvirtikið men sko vil koma danir brádliga inn og siga hea r hetta her hoyrir altso undir trygdaruttanríkisverjupolitikk ella okurt annað og tí er tað okkara øki so har er har eru nakað sum danir royna at taka til sín aftur og so samstundis so sigur løgmaður eisini at tað eru tvey ítøkilig dømi altso so samstundis sum løgmaður sigur nei so sigur hann samstundisis men kortini eru tað tvey ítøkiligt dømi tað er veitaratrygd á fjarskiftsøkinum og lóggáva um útlendskar íløgur og í báðum førum er formliga talan um yvirtikið málsøki so tískil haldi eg hetta hetta her svarið hjá løgmanni tað eg veit ikk eg haldi at løgmaður hevur skeivar fyritreytir fyri yvirhøvur at svara hesum tí atalt svarið haldi eg er ein annsókn men løgmavur kahava takk fyri at hann eisini svarað upp á tað aktuella málið nú við við ukraina tað ar sjálvandi eg komi upp aftan á hetta men sum sagt eg haldi kanska at ja hetta hetta er eitt sindur markottlik svar tí at sambært hesum so er tað soleiðis at tað er yvirtikið málsøki har danir so royna at krøkja eitt sindur til sín aftur takk fyri frú forkvinaja takk so er tað løgmaðurrsvælæ
takk frú forkvinna ja tað er hetta her við primissunum tá mann setir ein spurning sjálvandi eg havi øgiliga ilt við at fyr t halda meg til at vit ikki eru í ein ríkisferasskapi tí tað eru vit altso alt okkara set opp alt okkara lóggávuverk og sovíðari sovíðari og løgting byggir á at vit eru ein ríkisferlðasskapi og vit arbeiða hvønn dag við at taka atlit til tey viðurskiftini har málsøkir flætta innú hvørt annað har vit yvirtaka fleiri fleiri málsøkir soleiðis at tað blíva færri og færri felags málsøkir at taka atlit til men enn eru altso nøkur felags málsøkir og tá tað kemur til trygdar og verjupolitikk so er tað soleiðis at tað er eitt felagsmálsøki og meira kunnu vit ikki gera við tað so tá mann í í fyrispurninginum setir tað fortreytina upp visti tæer útgangsstøði at vit ikki eru í ein ríkisfelagsskapi so eitt annað stað skilji fortreytirnar hjá spyrjaranum hvussu mann spyr men tá tað er sagt so haldi eg ikki nakar ivir um at vit eru um ríkisfelagsskapi og tað eru við tí tað gagnar okkum tila gagna føroyum tlað gagna føroyingum og tí eru vit framhaldandi í einum ríkisfelagsskapi fyri at hava kann mann siga so vítt og og broytt spektrum í okkara virkið í heiminum og tað at verju og trygdarpolitikkur kanska ongantíð hevur verið týdningarmikli enn akkurát nú í hesum døgum har vit kanska ongantíð heldur í føroyum hava verið so mikið við í tí trygdarverjupolitiska arbeiðinum hjá donsku stjórni sum vit eru nú og tað er út frá tí at vit síggja v nýggjan veruleika bæði gopolitisk kaman siga sum gera føroyar eru og blíva enn meira týdningarmiklar við okkara strategisku plasering harumframt er tað eisini við tí við tí gongdini sum hevur verið hava vit hava yvirtikið í fleiri før um málsøkim meir og meira relevant at vit eisini eru við tá ið avgerðir verða tiknar á verju og trygdarpolitisku økinum so í mínari verð er eingin ivi um ati vit í dag eru ja nú skal eg vanda kaska kom orðini men tá eg sigi fult við í tí sum hendir viðvíkjandi verju og trygdarpolitikki íð og kring føroyar tað er hvussu er endamálið og við tí nýggja samstarvsráðnum sum er sett á stovn har koma vit og har viðgera vit longu nú javnan tey tey mál sum stinga seg upp á embatsmannastigið og har verður so ein fundur í summar har vit eisini koma at seta enn meira á skinnaðin hvussu hetta her samstravsráðið skal rigga hetta verður alt gjørt fyri at skapa eina javnvág í tí verju trygdaruttanrikispolitiska arbeiðinum sum skal gerast í ríkisferðarskapinum og tað síggi eg spentur fram til ati luttaka enn meira aktirt ítí arbeiðinum og tað ger eisini tað at tey tær misskiljingarnar sum hava verið tá ið avgerðir eru tiknar av donsku stjórnini ikki skulu koma fyri aftur og tað er endamálið við hesum samstarvsravnum takk frú forkvina
ja takk so eru tað onnur sum kunnu fáa orðið fyrst er tað bjørt samuelsi ger so væl
frú forkvinna hetta var eitt løgið svar sum er komi frá løgmanni til handan fyrispurningin eg kiminni enn tvær ferðir verður víst á at fyrispurnigurin byggir upp á skeivar fortreytir hvussu kann tað vera skeivar fortreytir at vísa á at soleiðirsum tíðirnar eru nú so er vandi fyri at meira og meira verður tulkað sum verandi uttanríkisog og verjupolitiskt mál og tískil undir donskum ræði men kortini sigur løgma neina ni primissan fyri øllum spurningunum spyrjan spyr skeivt gtíer svarið har eftir frú forkvinna eg haldi at vit sum ting fólk eg haldi at tað er manglandi virðing fyri tinginum tá i man skrivar slíkt sum at í dag er semju og søkjandi tíðir í ríkisfelagsskapinum bláblábla sum svara upp á ein so álvarsaman spurning sum henda síðani svarar løgmaður at atat anhonum kann koma til ugs bara tvey dømi um har hetta kann vera aktuelt og og so nevnir hann hetta við fjarsetisøkinum og lóg um íløgur g eg standi bara eftir við tí kensluni altso hvøhvørjum heimi livi føroya løgmaður í europa eru kríggj er tað virkliga bara hasi bæði økini sum tað rennur um til hugs kann blíva ivamál hjá okkum um um danir fara at tulka tað sum verjutrygdarmál altso tað eru bara nógv tfáir minuttir síðani vit her inni samtyktu eitt uppsot ela meirilutin samtykti eitt uppskot um at víðka heimildina hjá dønum til at kunna steingja flogvøllinum í vágum av øðrum orsøkum enn teimum sum higartil hava veriðí gjár helt danska stjórnin við fimm ráðharrum ein fund umorkupolitikkin frameftir akkurát sum mann ger í øllum øðrum vesturlondum í løtuni har konsentrerað stjørnur seg um at samskifta við flokkarnar um hvussu kunnu vit leggja eina greiða ætlan fyri at gerast leys av russiskari olju o russiskum gassi orkuøkið er tað ikki eitt potensielt øki sum kann koma konflikt í mun til um tað nú er yvirtikið ella um tað er um danir kunnu koma og siga at hetta er ein partur av okkara og soleiðis frú forkvinna soleis kundi mann hildið áfram tí at soleisi sum støðan er í dag innflutningur útflutningur alt kann tulkast sum eitt partur av einum trygda altso tá ið europa er kríggj tá færa danir kunna ag siga ja men bæði hettar og hitt og útflutningurin og innflutningurin alt kann tulkast sum uttanríkisog verjupolitiskt øki og soleiðis er tað tá ið tað r kríggj og tað sum harmar meg tað er at løgmaður leggur so eisini stóran denta vit tað ongantíð verið so nógv við sum nú eg kann bara upplýsa at eg havi mínum fjúrtan ára í løgtinginum ongantíð fólk meg so lítið kunnaða um hvørjar ætlanir mann hevur fyri at leggja eina ætlan fyri føroyar og fyri føroyingar í mun til ta álvarstøðu sum heimurin er í vitaðanarstøðu har vit eru fullkomiliga av hanga av útflutningi av v bæði laksi og og fiski og ein stórur partur av okkara útflutningi ferð netupp til russland og til ukraina ella fórð nú ar tey um minkað heilt munandi og altso tað hevur verið so lítið kenslan av at stjórnin tekur flokkarnar við parra eg veit væl at tað ava verið nakrir fundir í uttanrikis nevndini sumsum uttanríðisráðharin hú tikið tikið stig til ella sum uttanlandsnevndin í summum førum av biðið um men og tað er gott men tað at mann líkasum veruliga fokuseraða á nú hvar kunnu avbjóðingarnar koma hjá okkum í mun til at danir vilja fara at tulka í størri og størri mun at hetta er trygdarpolitikkur tí má máa tað serliga treytir gerast hetta áttu vit at bikkum nógva tíð uppá í løgtinginum og eg haldi at allir flokkar átti at verið við í slíkum tí tí má eg siga hatta eg eg bleiv hørm tá eg las at tað svari tí at eg haldi er øgiliga yvirflatist eg haldi øgiliga grunt fyri at siga tað øgiliga pent og eg haldi at at at gera gjøldur við akkur sum nú liva við semjusøgjandi tí sum vit skulu nokk finna út av tí tað ger bara mín ótryggleika størri tí tað fær mæg til at føla tað at løgmaður í veruleikanum slekki hevur fokus har hann eigur at hava fokus á nevniliga at vit eru í einai støðu hvar tað vil koma undir trýst alla tær heimildir vit hava í dag alt tað vit hava yvirtikið alt tað sjálvræði vit hava vit mugu í øllum førum tosa saman og vera púra greið um hvussu kunnu vit standa saman um at verja hesi tingini og tað haldi ikki t mann gera hann svari tá ið mann endurtekur fleiri ferðir svarunum at spyrjarin hevur bara misskilt deilað so eg fari at takka beint tí løgu fyri at hon hevur settanda spurningin tí tá ið løgmaður sigur at vit hava ongantíð veri so nógv verju í verju og trygdarpolitikki sum nú so er tað møguligt at at landsstýrið hevur tað kensluna tí mann hevur gjørt hetta trygdaráðið sum vit onnur ikki hava nógv innlit í men tað er so ikki tann kenslan vit sum vanlig tingfólk sita við og og tá haldi eg kann tosa fyri nógv fleiri enn bara meg sjálva takk fyri harraformaður frúforkvina
ja takk her vóru nakrar viðmerkingar høgni hoydal ger so væl
ja frú forkvinna so sára samdur við bjørt samuelsen og hon vísir til svarið har løgmaður nevnir tvey dømi um har ið eg skuldi bara siga tað bartúr har danir taka inn aftur ræði og siga nú skulu vit bestemma her tí tað var tað varílegan hjá foriá teli ella tað sum teir rópa fyri infrakervi hog eitt annað dømi afturat men so komha við einm sjálvum enu dømiafturat í dag tað var bøkin í handilstiltøkum í samband við russka álopið á ukraina ja men nú evur danskar osysturministerkraft ella hvør tað er at at mann skal danna seg uppí aftur eitt dømi vit hava í yvirtikið handilspolitikki vit hava ivirtikið fiskivinupolitikk men danska stjórnin heldur seg kunna taka tað yvir so eri púra samdur við bjørt samulsen hvørjar veruliga givir løgmaður í danski myndugleikar í ferð við at taka inn aftur tey málsøkini við við tógvistrí ímóti øllum forsagnum og ímóti sambandsflokkinum hava tikið yvir at føroyskar hendur og nú var tað bara lorðar ivir aftar í danmarkar uttan nakað tað r tað sum hendir

takk fyri ja mann hoyrdi also hvussu ósikkur henda stjórna íveruleikan er hvussu ótrúgvin er upp á sína egnu vissjón sum kanska ikki ordiligera har tí at til dømis eisini nú á pástkum so hoyrdu vit tíðindini um at nú hevur eg so tikið støðu til at steingja havnrnar fyri russkum skipum og hvat hendir jú tann føroyski landsstýrismaðurin í uttanríkismálinum blívur tað verðurgjørd samrøður við hann og hann sigur maður vit vitja hvussu vit skulu tulka tar er hatta galdandi fyri fiskiskipið ella ikki tað hevur polusalan týdning fyði okkum sum land um vit steingja havnar fyri russiskum skipum tað eiga vit at taka eina føroyska støðu til og helst eiga flokkarnir at standa saman um ta støðuna tí tað er ikki ein løttstøða uttan mun til mann velur at gera tað ella ikki gera að so kunnu bæði tingini fáa stórar avleiðingar fyri okkum men altso eg haldi vit eiga at standa saman um tann tann ætlanin sum er fyri og tær strategina mann leggur fyri at vísa at føroyar er ein partur av tí at standa ímóti harðrónda russlandi og putin og og øllum tí ræðuliga sum fer frami í unkraina í dag men tað krevur so eisini at mann hevur eina stjórn sum stendur inn fyri føroy
forskum virðum og inn fyri teimum føroysku málig vit samla flokkarnar um tann politikkin takk so er tað djóni nolsø joensen ger so væl
takk fyri frú forkvina ja tað er áhugavert tað sum bjørt samelsen nevnir en nettupp at her tað ógreiða støðan sum sum vit øll haldi eg eri samd um at vit taka frástøðu frá tí ræðleikunum sum henda tey lík sum sum verða kastaðin er í jørðina at síggja oog tann ræðuleikan sum er og so seta vit fiskina eittsindur upp ímóti tí tí tað er ógreitt og tí sakni eg eisini sum bjørt samulsen er eisin inni á at vit sum føroyingar vit taka eina støðu til um vit góðtaka hetta al ikki og so er tað so má tað kosta hvat tað kostar vil í mun til tí tað koma útmeldingar frá es sum og so koma føroyingar æflan og siga at vit vit gera sum ege se men so gera vit ikki allíkavæl og tí forvirra tað haldi eg sum bjørt samulsen eisin sigur tingfólk og eisini trúgvi eg ta meini a føroyingin um hvat vit nú hví vit ikki kunnu taka eina støðu greiða støðu til at taka ov nokta russisku skipunum at koma í havn men sjálvandi er tað neyð av neyð so gera vit so hjálpa vit teimum men tað handilsliga tað haldieg vit skulu taka eina støðu til takk fyri frú forkina
ja takk bjørt samuelsen ger so væl
ja júst so sum tingmaðurin hjá nóso joense vísir á og í veruleikanum so hetta hesim spurninguri hari vi eitt øgiliga gott høvi hjá løgmonni at víst á eina greiða kós á uttanrvíkspolitiska økinum tá ið støðan er sum hon er tí vit vita at tá ið europa eru kríggj so eru vit í eina undantaksstøðu tað vita vit jú og vit vita at tað kann fáa avleiðingar fyri eina rúgvu av tingum bæði í mun til okkara gerandisdag í okkara útflutning okkara innflutning men samstundis gangið út frá at vit eru samd um at vit skulu standa saman ímóti tí harðrenda stýrinum í moskva og teimum ræðuleikum sum verða settir í system í løtuni og eg haldi ikki at nøkur løtt uppgáva hvørki hjá løgmanni ella hjá uttanríkisráðharranum og men men at mann líkasum ja orsaka meg men kemur við sovorðnim tvætli um at vit hava semjusøkjandi tí ví rísfrøðskapin tað snýr seg i seg um at gera danska forsetarráðharran til sattis og vera væl við danska forsetarráðan tað snýr seg um at hava fokus á hvat tænir hesum landinum og hesum fólkinum og hvussu vit best standa saman í einari truplari støðu sum hon er fyri øll lond nú støðan er sum hon er takk fyri
ja takk næsta røða er biljustinussen ger so
takk fyri frú forkvinna eg haldi løgmaður svarar sera greitt upp á teir fýra greiðu spurningarnar sum eru settir hann svarar spurningur nummar eitt at eingin málsøki eru yvirtikin sum nú vera mett at koma undir uttanríkistrygdarverjupolitikk og hann sigur at tað er hann svarar nei upp á nummar tvey og trý og fýra tað merkir jú ati alt tað sum tjóðveldið roynir at billa okkum inn passar jú ikki altso tað er ikki upp á nakran máta ynski ella ætlanin at frágeva okkum eina flís av tí sum er okkara og sum vit hava ræði á hinuvegin so haldi eg at tað er ógvuliga viðkomandi at viðgera hví vit hava eina heimastýrislóg sum vit hava og hví vit hava eina skipan sum vit hava hvar mann longu í nítjan hundrað og seksogfjøruti avgjørdi at verjumál og uttanríkismál skulu liggja uttanfyri heimastýrislógina altso tað er ikki ein gong ein partur av tí sum vit kunnu samráða okkum til at yvirtaka tey liggja uttanfyri teg havi tíverri ikki sett meg nóg væl inn í hvør orsøkirnar vóru til at føroyski danski myndugleikar komu til ta niðurstøðuna tá men eg haldi avgjørt at tann spurningurin er áhugaverdir at viðgera nú vit síggja hvussu væl ið tað ber til hjá nøkrum fáum at verja seg ímóti einari kolusalari yvirmagt altso vit lesa øll við undra um tað sum hendir í asósstál verksmiðjuni í mariupol í hesum døgum hvar tvey túsund og fimm hundrað ukrainskir soldatar framvegis halda verjaborg ímóti ræðuleikunum frá russinum tvey túsund og fimm hundrað soldatar standa framvegis uppi ímóti hesari totalu yvirmakni tí haldi eg tað er áhugavert at spyrja serliga tjóðveldi hvussu hugsa tjóðveldið at vit skulu verja okkum um vit koma í eina líknandi støðu eingin dugir at fantasisera sær til at vit komu í eina líknandi støðu men tað vóru heldur ikki nógv sum roknaðu við hesari støðuni sum ukraina er í í dag bara fyri tveimum trimum mánaðum síðani ella einum ári men tey hava búgvið seg til at verja seg tað hava vit ikki gjørt vit dúga upp á onnur og eg hoyri ongantíð tjóðveldi nevna tað at vit skulu yvirtaka verjumál og verja okkum sjálvi at vit skulu í føroyum hava okkara egna her og okkara egna militer og okkara egnu hernaðarútgerð nei nei bretar verja okkum sigur høgni hoydal vit kunnu sova væl um náttina tað er ikki danir ann hann hahann hann tosa niðrandi um danir og sigur danir verja okkum ikki teir heva ongantíð vart nakran og teir nytta heldur einki í kríggi og so víðari gera við tað bretar verja okkum sigur hann altso er tað ikki øgiliga jonkasligt at hugsa tað at vit sum annars skulu vera ein tjóð slett ikki skulu verja okkum altso er tað slett ikki ein partur av av málunum at vit eisini skulu átaka okkum tað eg haldi tað tann tað orðaskiftið burdi verið nógv meiri viðkomandi og aktuelt í tíðum sum hesum tí at vit eru fimmoghálvtrýss túsund fólk skjótt og tað ber væl til hjá fimmoghálvtrýss túsund fólkum at verja seg við passaligari útgerð til tað vit skulu ikki verja eina millión ella tíggju milliónir fólk men fimmoghávtrýss túsund fólk og tað merkist at vit skuldu ikki hava eina her sum ein millión ella tíggju milliónir fólk hava men vit hava einki

hví ynskir mann yvirhøvur ikki at viðgera tann spurningin hví er tað slett ikki ein partur av hesum hví spyr tjóðveldi ikki um tað eg haldi at mann fokuserar alt for nógv upp á viðurskiftini millum føroyar og danmark og hugsað for lítið um hvussu vit frameftir mugu stilla okkum sjálv í einari framtíðarstøðu og hvørja støðu vit yvirhøvur taka til tað vit hava onga vitan á økinum fyri sovít vit hava ongan her vit hava onga verju vit hava onga verju undirvísing ongar verjutraditiónir vit hava onga vitan um militerað útgerð tey einastu sum vita eitt sindur um tað tað eru teir tey tey røsku fólkini sum sjálvboðini hava valt at fara til dømis í tann danska her tey eru og sum hava verið við til at givið seg sjálvi inn í hetta her sum vit annars ikki vilja luttaka í takk fyri
ja takk her ein viðmerking høgni hoydal ger so væl
frú forkvinna eg veit ikk um eg skal vera so franeggjaður at at spyrja biljistinussen tí tað hevur mangan falli mær til hugs og tað er hvat roykja tit í hesi samgonguni tað mán veraokkurt løgið so sendi biljistinussen tosar vit hava langt síðan lagt fram hvussu føroyar er í einumtrygdarpolitiskum høpi har vit sjálvur kunnu gera avtalur við okkara grannar vit okkum nýtasta ikkihann her tað ger íslandi heldur ikki so hatta er púrasta at flyta fokus so sigur sigur bilstinusu at vit hava avgjørt í nítjan hundrað og seksogfjøruti at danirnir hava ræði á verju og og trygdarmálum her veit biljustinusen ikki at í nítjandr og seksogfjøruti var ein fólkaatkvøða í føroyum har ið meirilutin at føroya fólki atkvøddu fyri loysing bleiv ongantíð spurt aftur með man kroysti á eina lunkaða heimasýðuslóg niður yvir føroyar altso hetti ú eti søguliga tikið burtur úr úr vón og viti og eisini sjónarmiðini um altjóða samstarv so tí spyrji eg altso hvat hvat er tað tið roykjarin í tinganesi
ja takk biljustinussen ger so væl eg veit ikki um
neisiuto at í formasólinum so hevði g kanska átala ein slíkum spurningi htí ataltso tjóðveldið snakkar um at mann kann forhandla seg til at sleppa undan at taka ábyrgd tað er tað tjóðveldið snakkar um vit kunnu forhandla okkum til at sleppa undan at verja okkum sjálvi sleppa undan at hava ein her sleppa undan at gjalda eina einasti krónu fyri nakað sum helst tað er tað tjóveldið snakkar um og so snakkað tjóðveldið um at henda samgongan roykir eitt til annað altso eg haldi at hetta her er rættiliga realistiskt at tosa um í dag rættiliga realistiskt ja eg segði seksogfjøruti orsakað at tað var eitt mistak tað var sjáohundi áttaogfjøruti menveruleikin er tann at hetta er tann støðan sum okkara undangongufólk hava forhandlað seg til høgnu hoydaseitana samgongu fyri fáum árum síðani var nakað intiativ í tí samgonguni frá høgna hoydal og hansara fólkum um at gera nakað annað var nakað innitiativ um tað altso tjóðveldið hevur lagt nøkur uppskot fram í andstøðu um bæði hettar og hattar og hitt men hvar vóru tey uppskotini tá ið í tjóðveldið hevði ræði til at gera tað
ja takk forkvinnan fer at minna á at hetta er ikki eitt aðalorðaskifti um um uttanríkisogtrygdarog verjupolitikk men tað er svar upp á ein spurning sum vit viðgera høgni hoydal er næst ger so væl
frú forkvinna ja en ofta lívaat aðalorðaskifti um tjóðveltsflokkin taðtað vísire so men tað skuluvit gjarna taka um tað er tað sum biljusinussen ynskir men eg fari at taka undir viðsum frálíka spurninginum ella so su viðkomandi spurningin hjá beint í løgu jakobsen og tí sum bjørt samelsen førdi fram athetta svarið frá løgmanni tað eg kanska eitt tað mest undirbrátliga svarið sum hevði verið leingi øh og eg fari at byrja við at sitera jóansbeinta tá hann sigur um vit verða stolin vit eru líka tolin og siga bara skitt lat gá tí at er tað nakað vit hava upplivað efli síðstu tíðina ikki minst aftaná tað tað tað so ræðuligu støðuna niðri í ukraina tað er at ein ørgrinn av málunum sum vit hava tikið fult ræið á við tógvistríð verða nú um definerað til eisini at snúgva seg um tað sum ter rópa sum danska stjórnin rópar fyri trygdarog verjupolitikk tað sóu vit longu sum løgmaður sjálvur nevnir í svarinum til beintu løgu jakobsen at tað snúði seg um tá ið tað tá i mosn skudi brúka veitara til til 5mknnetið tað bleiv lagt t at vita vit høvda lagt eitt stórt trýst á tí danmar fær at trýst á nato og so trýstir mann á føroysku stjórnina til at taka eina avgeð som trýst man føroy á tel tað var tað sum hendi tað vita vit og vit kunnu sjálvadi taka avgerðina men sjálvandi fer tað trýstið fram og so hava vit sæð tað í fleiri øðrum førum og vit síggja tað aftur nú seint sum í dag skuldu vit hava viðgjørt eitt uppskot eitt føroyskt lógaruppskot sum gott nokk ikki var serliga gott men um at føroyingar skuldu fáa skuldu taka sær seta reglur fyri hvussu vit kunnu seta tiltøk í verk móti russlandi sum hevur lopið á ukraina og tað avgerina eiga at taka sjálvirt hava vit mælt landsstýrismannin til og vit eiga at taka eina greiða støðu við tí málinum sum eru lutfalslig í mun til tað sum vit halda vit kunnu gera og um onnur londhav gjørt tað sama so hevði tað kunnað fingið att enda á krígnum eg fari barat loyva mær at minna á at um øll lond í europa høvdu sett tiltøkuverk sum vitamælt til til dømis fyð at steðga samhandlinum við russland altso útflutninginum sum svarar til fimmogtjúgu prosent av okkara útflutningi øll lond í uropa høvdu gjørt tað so her tað munandi so mikið nógv eftir eftir okkara tykki at tay hevði eisini kunnað veruliga havt eina sterka vón um á endakríggi og eg fari eisin loyva mær at minna á at tá ið es og danmark settu handilspann í verk ímóti føroyum undir makrelsamráðingunum tá vóru tey tiltøkini so stór at tað snúði seg um meir en helvtina avokkara útflutningi kanska trýss prosent og tað vil siga at tey tiltøkini es o danmark setu í verk ímóti føroyum tá vóru tjúgu kanska fimmti falt tað sum europeisk lond hava sett í verk ímóti russlandi so tískil egr hetta týdningarmikir spurningar men hvat svarar løgmaður eg kann svara sum bjrt samelsen vísti á jat í løtuni eru semjusøkjandi tíðir og ríkisfelagsskapinum og tí kunnu danski forsetróðurin og løgmaður finna út av tí altso er hetta ata føroyska demokrati í dag vit vita tað at í dag skuldu at viðgørtar uppskot um handilstiltøk tað at ikki aftur tað er danski myndugleikar vilja siga ja men er taðikki nakað her sum hevur týdning fyri trygdarverjupolitikk og danski fortsóturin hevur sagt tað og vit kunnu bara taka tey málsøkini sum uttan iva kunnu tulkas innun í tað tað er handilspolitikkur tað av vit upplivað við at málið er tikið aftur í dag ella ikki til viðgerðar dag fiskivinnupolitikkur taðevur vítøknar avleinga fir okara fiskivinupolitikk tað sum hendir í uttanríkisog verjupolitikki í orkupolitikkur sum øll londni í es viðgera sum eisini kundu avt kann fáa týdning fyri okkum bara oljuprísir fer upp umhvørvispolitikkur mentanapolitikkur lat eg sia at taðat vit het hava samstarv viðeitt land sum danmark ikki helur visklu hva samstarv við og tað gtað hendra krígsstøða sjálvandi kann uttanríkisverjupolitikkur leggja seg út í nærum øll tey málsøkir sum vit hava yvirtikið har vit hava samstarv við onnur lond í dag og tað átti løgmaðrat kunna svara so svarar hann bara øgiliga aregant ehvørjir málsøki er yvirtikin kun veða nú metta at koma undir utantrygdarverjupolitikk eingin sigur hann jú telisamskifti kritiskar infrastrutturur verður mett at koma og uttar jú tað verður tað danmark or samdír havan lóg um tá at man sagt at líknandi lógin skal gerast við føroyar og grønland eru í yvirtøkum málsøki og hugsandi eg fari at koma undir uttanrkistygdarverjupolitikk hann sigur nei jú tað er tað til dømis fiskivinnupolitikkur til dømis handilspolitikkur sjálvandi verður tað mett at koma undir uttanríkistrygdarpolitikk í dag og tað er tí at danska stjórnin vil hava ávirkan á uppskotið frá jenus a hv ræna so tað er ótrúliga óærligt og náivt at løgmanni at svara føroya løgtingi ág henda háttsum mann gerhe svarinar og eg góðtaki tað slett ikki eg góðtaki held ski um mnn brúkar hugtøk sum ríkisfelagsskapur tá vit viðgera týdningarmikið mál um tað føroyska demokratiið sambandsf kalla tað vit tí við tí spinnuhugtakinum ríksfelagsskapur me hetta snýr seg um at tað er tt danskt ríki sum sigur seg eiga rættin til at taka avgerðir um trygdarog verjupolitikk og uttanikspolitikk fyri føroyar ærliga svarið men tað velur løgmaður ikki at gera og tískil fari eg at siga tað at vit góðtaka ikki í tjóðveldi at man heldur tað at týdningarmikið mál har vit vil a taka ábyrgd í heiminum verða avgjørd av samrøðu millum jepp og metti og trini og mortin og bárður og jenis altso tað
har til vit eru komin tað góðaka igin vit mundu hava greiðar reglur løgtingið skal taka avgerð um hvat vit kunnu og ikki kunnu og hvørji tiltøk vit set í verk ímóti russlandi takk fyrðin er farin eg haldi mann skal vanda sær málini máliðeg haldi ikki antosa um at vera óærligur á tingi bjørt samuelsen hevur eina viðmerking ger so væl
takk fyri tað sum eg haldi blív ver ov lítil sindur sindarligt tað er at vit eiga at kunna kjakast um hesi tingini á ein búnan hátt altso har vit fyri at halda okkum løgmaður fyri heldur seg til teir spurningar sum varð settir svarið er givið aftaná at kríggibrotið úti í ukraina tavilsigat mann veit øgiliga væl at heimurin er fullkomliga broyttur og og nógv ting menn kanska ikki heldur vera ein trupulleika í dag tá eg tá ið spurninurvarn settur var tað tá ið svarið varð givið og kortini fyri heildin mást tú iki bara tel ta at mann flýtur bara omaná og eg ætlaði at spyrja høgna hoydal tá man so ein so sigur ligur maður sum formaður í uttanansnevndin í eisini brúka alla sína talu tíð ppá bara a snakka um tjóðveldi altso tiy kunnu seta ein landsstýrismannin í tjóðveldi vistu tey vilja tað men mugu vit ikki sleppa at kjakast um til dømis tað at landsstýrismaðurin í uttanrikismálunum hevur verið noyddir at taka mál á skrá tí at danir siga nei nei her vilja vit hava dor at skula hava sagt og tað er kpær ikki ein spurning um at vit eru ímóti dønum tað e ein spurningur at vit eru fyri at føroyingar taka avgerðir um síni egnu uttanrikispolitisku viðurskii
ja takk høgni hoydal ger so væl
tað er júst so tað her altso tað sum vit tað sum vit siga tað er tað at føroyski myndugleikar mugu vit sjálvur taka ábyrgd um hvønn vit samstarva við í verju og trygdarmálum og hvussu vit taka støðu til tað um um vit vilja boykotta russlandi ella ikki tað taka vi sjálvur støðu til men í løtu hoyra bara ja nei vit bíða eftir es nei so bíða vit eftir danmark so bíða tatð etir norre so bíða eftir hesum vit mugu taka eina sjálvstøðug tð tað er tað sum løgtingið hevur ynskt haldi eg eitt eitt hevur ynskt tað men at hugsa at hugsa eisini um hvussu hvussu fólkaræðið bara máast burtur bara upp á lítlar løtur løgmaður sgðr hann hvur sett á samstarvsráð nú skaldi hann og danskiforásráðharrin og grønlendski landstýrisformaður sita og viðgera týdningarmikið mál tað kann vera fiskivinpolitikkfyrøði hvør er givinð heimild til tað hetta fer jú eisini inn á øki og tað hevur eisini verið sagt alment inn á økir sum eru yvirtikin av føroyum í grønlandi tað er ein tað e ein stórr hending uttan løgtingið hevur havt nakað sum mest at siga í tí eitt trygdarráð í sett á stovn sum sum opambært inniheldur løgmann og tveir landstýrismenn og nøkur embatsfólk hvør emur himild til tað
løgtingið má taka ræði hesim málinum tað er tað sum øll spurningurn hjá batveinte løgu snýr seg um og ikki uttanum tos ø frá løgmanni og frá øðrum n andreasentakk fyri
forskotan tá eg hoyri heimna í hoydal so eftirlýsi eg hvat fyri politikkan eigur at altíð sær føra og hann nevnir tiltøkum á russlandi altso er tað ikki soleiðis enn at vit í føroyum hava nøkurital áhugamál sum vit eisini mugu taka íferðir altso eri stokkurin millum annað seta upp á at fara at gera tiltøkum á russlandi sum ganga útíðir okkara fiskapar á fiskum við møkara fiskum at fara takt fara takk fyri
ja takk høgni hoydal ger so væl
ja frú forkvinna tað áti ikki verið mín uppgáva at at fylgið fingið formannsfólkaflokkinu at fylgt viður hvat er sagt tað sum eg havi sagt vegna tjóðveldið og eisini sagt tað í uttanlandsnevndini tað er tað at eg haldi vit skulu gera tað proporsionala tað lutfasliga tiltakið móti russlandi at steðga samhaldluni við russlandi tvit hava ikki hildið tað er neyðugt at fara inn at gera broytingaríí fiskivinumálum av fleiri orsøkum eisini tí atað r nakað um um vit hava skil á hvat hendir í fiskivinpoltikki g norðratlantshavi men bara tað steðga samanhaldið ta veit kristan andreassen tað eru fimmogtjúgu prosent av ka útflutningi og summar summar fyritøkur hava longum gjørt tað sjálvar tað hava vit hildið verið tað professionala tiltakið og høvdu onnur lond gjørt tað sama lutfalsliga tað kon bar í danmark eitt eitt komma fimm prosent av teirra bmp av teirra brutkjarúrtøku verður rakt av hesum her men vit eru leiðar at gera tað tí tað halda vitra lutfalsliga rætt tiltak meðan vit altíð skulu taka avt tit okara egna men kilá hoyri frá landsstýrinum sum kristian andreasen umboðar nei vit skulu bara fylgja es fylgja es teir gera tiltøk sum verja bara teirra egnu áhugamál lutfalsliga so tí skulu vit ikki bara fylgja es vit skulu taka okkra egnu støðu sum vit halda vera tað rætta amboðið at brúka eina so álvarsliga støðu sum at tað at leypa eitt annað land er og hatta er
kára boð ja takk so er tað biljustinussen ger so væl
takk fyri frá fólkum at eg havi ein greiðan spurning til høgna hoydal viðurkennir hann at verju og uttanríkismál liggja aðrastaðni enn í føroyum ella viðurkennir hann tað ikki og um hann ikki viðurkennir tað hvat er so hansara uppskrift uppá at tað skal blíva so sum hann vil hava tað her og nú

rúforkvina nei eg viðurkenni als ikki at verju og trygdarmál og uttanríkispolitikkur og hvat annars verður nevnt í heimasýðaslógini liggur hjá einum øðrum myndugleika bar at taka avgerðr um uttan um føroyska myndugleikar tað hava tjóðveldi ongantíð viðurkent tað gjørdi fólkaflokkurn heldur ikki fyrr eg haldi heldski miðflokkurin gjørdi tað hetta er nakað sum mann hevur kroyst niður útyvir við einar heimasíðarsulóg sum ein lítil meirli á tingi samtykt vit hava ongantíð viðurkent tað og tað er tí vit eru komin so langt tað er tí vit a a hava eitt uttanríksráð sum vit settu á stovn hava okara egna uttanvíkspolitikk handilspolitikk tí talt tað bar st ekki til í heimasýðislóguni tað var útlukkað men vit kempa víðari og fingu tað ígjøgnum sum veðu viðurskentan tað slettu ikki og og løgtingið hevur heldur ikki gjørt tað tá tað kemur til verjumál ella trygdarmál ella hernaramál so var løgtingið sum so ofta nevnt í fleiri førum eisini við øllum flokkum hvussu í sumnar samtyktunum staðið samanum og sagt tað nei eingin kann taka avgerð um okkara verjuog trygdarmál uttan um føroya løgting men sjálvt tairli bakkarr burturfrá tað er eit ófatiligt afturstig fyri føroysk fólkaræði vit kunnu væl gera okkara avtalur við bæði danmark bretland nato um verjuogtrygdarmál og vit eru vælfør fyri segilartilbúgving í føroyum og at reka ein radarog
ja takk so er tað liggja enn í uttanstevnu í dag so fær hann eina viðmerking ja eitt
fer a viðurkenna hvussu tað eigur at vera men viðurkennir høgni hoydal ikki at tað er so í dag at uttanríkismál og trygdarmál liggja uttan fyri føroyar alto at liggja hjá donskum stjórnu altso viðurkenna ikki tann at tað er veruleik er tikið samaskrúva ókey tað yns samt h og so nevnir hann sum eitt dømi um at hvørji mál verða afturtikin eitt mál skuldi koma fyri í dag og ikki koma fyri í dag tingfundi eg kann upplýsa at tað málið stendur skrá fyri tingfundin í morgin klokkan eitt við staeru áhuga so tað er ikki meira útsett enn eitt óytn so ókey men so svara hann á einum øðrum fyrispurningin frá kristin andreasen hvat h sigur tað at vit skuldu ikki fylgja es í sanktiónum ika okkarat eygna kann høgni hoydal som siga ítøkiliga hvat er okkara egna sumann vil hava hvat ætlar hann sjálvur at vit skuldu gera takk fyri

ja frú forkvina eg kann væl skilja tað fólksum tað tað hoyris so lítið um hvat hendir í tinginum men eg havi sagtað kanska seks hella sjey ferðirating s rorarpáalli at tað sum eg mæli til at vit tjóðveldi mæla til og hava givið landsstýrinum tey ráð tá ið vit eru hava havt samráð tað kann eg fortelja tað er at vit eiga at steðga samhaldini við russland fyri fiskavørur tað vil siga útflutningin av makreli og sild og laksi til russlands tað svara til fimmogtjúgu prosent avútflutningi tað er eitt lutfalslig eitt øgiliga sterkt stig hjá einum landi at taka í eina slíkari støðu og høvdu onnur lond gjørt tað sama so hevr ta havt so stóra ávirkan á ruskan búskap at teyhð avhavt stóran týdning fyri at steðga krígnum tað er tað vit hava sagt og púra greitt og uttan iva men tað sum landstýrið sigur nei nú bíðaði líka og og rennur ondan spælið altso spælir ein sjónleik fyri føroya fólki men ger faktiskt einki tað er tað vit hava sagt og annars høvdu vit viðurkent sum tit royna at fáa okkum til nú viðurkenna viðurkena hatta ja høvdu vit viðurkent sum sambandsflokkurin segði ja men er málið at málið í tí føroyska skúlanum ikki danskt viðurkennir tú ikki tað nei vit viðurkenna ikihan skan vitvtberjast fyri tað ikki skal verja so o tað hevur eydnast a okkum vit hava ein føroyka
-politikk í dag vit hava ávirkan á verjupolitikk hevur mann sagt sum at her so hvít tú stæði uppat longri aftur frá frá amstøðum ið vit eru í dag ja takk næstur at røða er bjarni kárasum petersen ger so væl
lóg er menniskjur og tað er eisini tí at mann kanska kann hoyra nokk so ræðuliga ymiskar útleggingar av sama veruleika her á tingi í dag tað er einaferð soleiðis at forholdið millum føroya í danmark hevur verið trupult og torskilt í fleiri hundrað ár og tað blívur bara uppaftur meira torskilt tá ið mann útvíðkar lógarverkið í føroyum og og danmark paralelt h uttan at hava ein politiskan hálning til hvat eg mann vil vist mann ikki ger nakað vist mann ikki sigur frá og ikki býtur frá sær og ikki sigur stopp so er tann natúrliga útvúglingin at mann integrerar seg nærri í oyndarstatinum í danmark tað haldi eg sigi seg sjálvt hetta byggur sjálvandi upp á eina nokk so gamla diskussión millum løgfrøðingar har sum mann tosar um avtaluteori og deligatiónsteori hjá altsross og edvard mitenz meini eg tað hevur verið har sum alt rossigur allar lógargevandi førleikar sum føroyar hevur tað er nakað sum er útdeligerað frá donsku stjórni og kann til ein og hvørja tíð takast aftur altso lógutstetandi kompetansir kunnu altíð takast aftur til tann danska statin tað er deligatiónstyrri og tað hevur verið tað galdandi galdandi prinsippi í statsministerunum og uttanrikisministernum og stystsministerunum í fleiri áratíggju onkur vil vera við at mann er farin meira til hitt sum eitur avtaluteri har sum hann sigur at heimastýrislógin er ein avtala ímillum danmark og føroyar og einki kannheim takast aftur meni eg royndi at lesa eitt sindur uppá í gjár og tað var eini eini ein útvegling millum nakrir joristar tá aftur tá iman ætlar at skipa eina fólkakvøðu um um aldarskiftið tá sigur tá ú sigur harhof ein annar danskur ristur fólkarættur er nakað sum vit kunnu tosa okkum til cattins um tá tað er rætta at gera tað tá tað veruliga kemur til skarpskeringar so eru tað tær skrivaðu lógirnar sum galda tað merkir millum annað at stjórnin skal grýpa inn tá tað er neyðugt og eg eri sannførdur um at kemur tað til skarpskerðingar sum vit hava sæð nógv dømir um nú ta seinastu tíðina so haldi eg at danmark fer eventuelt at at at sker ígjøgnum og siga nei tað er verju og uttanrikistrygdarpolitskatlig við mugu taka vit fara at heimtaka myndugleika sum vit hava útdeligerað ella heimildir sum vit hava útdeligerað til føroyar tað sást undir vága imálunum tá ið bárður stein nielsen segði hetta er vinnumál hetta er yvirtikið málsøki tit kunnu ikki nærta við hesum her frá danskari síðu av metti pretrisan sigur tað er í lagi tveir mánaðar trígjar mánar seinni so sigur hon hetta her er kritiskar infrastrukturur heta er verjupolitikkur hetta er trygdarpolitikkur tí má tað kunna gerast ein skrivningslóg sum skal galda fyri føroyar so tað er tað besta dømi og prógvi um at hetta her við at aftur tað er nakað fjas eg veitk um ein lov til at siga fjas frúu forkvinna eg far at tilskita mær aftan at siga tað fjas tí haldi eg fjas øh so er ta her við at tað er semju søkjandi tíðir í ríkisfelagsskapinum nei tvørturímóti ríkisfelagsskapurin so kallaði ríkisfelagsskapurin hann verður trykt testaður nú tí tað er ófiður í verðini og tí nú vt veruliga síggja hvar føroyar flýtur ríkisrættarliga og eg haldi at visti mann ikki býtur frá sær nú so kann tað ganga galið har er ein filmur ein starworðs filmur sum e nokk sníggjan frá tvey túsu seytjan ul okkurt svorði har er tað ein rubottur sum tekur í einum í høvuðspersónin kastaran niður á á vegin so sigur hon kangrákio leysins jowarbiðin wrescyut plist tú náttrwið zyst ogtað eit sindur soleiðis sum eg havi tað við hesum her við at danmark nú insisterar upp á at vit mugu hava ein tættari dialog um verndar og trygdar og uttanríkis g kt og kriska infrakervi tað er bara ein máti at tilskila sær og heimtaka heimildir sum vit í føroyum hava fingið nakað sum vit natúrliga oiyga í krafti av at vit eru ein serstøkt tjóð men eisini nakað sum vit hava bart fyri ígjøgnum áratíggjur fyri kki at siga fleiri hundrað ár øh eitt annað dømi sum eg haldi er nokk so interessant tað er tað at leni esperdsen fyrrverandi uttanrikismálaráðhari tá hon skal viðmerkja nýggju cerina borgen har sum grønlendarar finna olju og so og so so sær staturin at russar hava ognarskap í oljufelagnum sum oppererar í grønlandi so biðade leni espersen viðmerkja um tað er realistiskt tá sigur leni espersen fyrrverandi uttanrikismálaráðharri til der eitt hatta er ræðuliga órealistiskt tí at vissu statsministeðir fann útav at tað var russiskur ognarskapur í einum felagi sum virkaði í grønlandi jamen so hevr tað verið uttanríkisog verjupolitikkur og s eta plussliga liðug á borðinum hjá uttanríkisministerunum hetta er har eru mong onnur prógv fyri at vit eru í ferð við at fáa eina heimtøku nú til danmarkar av málsøkinum sum føroyar hevur rættmessiga ræðisrætt á takk fyri
takk fyri har vóru tvær viðmerkingar ckristian andreasen ger so væltakk fyri
fyrhi frú forkvina nú nevndi bjarni kárason petersen hetta her við heimasýrislógini og hvør hvør teoriðið liggur aftanfyri og hvatum átta er eina delidaktión sum má takast aftur ogsuvíðari sívíðari eg haldi har er man lagtjan kom víðari frá tí spurninginum tað er semju ímillum løgfrøðingardag at heimastýrislógin og skipanin ikki kan takast aftur og tað hevur fingið grundlógarkraft og hvat veit eg men tað sum eg eisini havi hug at siga tað er tað at tað ber ikki til at tulka seg burtur úr einum ríkisfelagsskapi altso vit mugu taka tarvin við horninum og fara í holt við tað og so leingi sumvt ikki hava gjørtðog tikið tikið í teirrum hornunum so mógu vit viðurkena ta støðuna vit eru í altso man kann ikki heniev sagt tulkasta ríkisfelagskapinum vit mugtu taka et stigið fara undir samráðinar vit við danir opp á tann mátan fáa eina sjálvsøða í føroyamtakkfyri
ja takk bjarni kárat sum petursen ger so væl
takk fyri fyri tað fyrsta kundi hugsað mær khristian andreasen í so fall kom við í kampin fyri tað seinna so hugsi eg at kristian andreasen er ein so royndur løgfrøðingur hann burdi vitað at tulking av lógarteksti er ikki óvesindig serliga ikki tá tað snýr seg um statsrætt tí at statsminnistaðið kann gott loysa upp og siga men hetta er í lagið tiku gott fáa undirgrundina og hetta er lagiða tikkum gott fáa fólkakirkjuna men so tá ið statsminnistegið einaferð eri ikki samdur við linjuna sum mann vil føra í føroyum so man nei nei hetta ber ikki til hetta er betongdúra grundlógin forðar fyri hesum her tað ber ikki til videra in ríkisfelagskapi komnað og og verður við ha so tað haldi eg ikki eri samdur um men vissu kristian andreasen vildi farað undir eina tilgongd har sum mann har sum mann tók gjørdi fleiri yvirtøkur gjørdu a niðurskoðra blokkinum og insisteraði upp á at tey yvirtiknu málsøkini aldrin kundu takast aftur h og onkursvegna garantera tað mann kalla fyri heyhetsrætt ella superenitet í føroyum visi hann vil vera við í tí kampinum sum vild vit bjóða honum hjartaliga vælomin komnum tíverri er tað soa niðri en samgongu sum ikki virðismetir tað so íkt
ja takk høgni hoydal eina viðmerking
ja frú forkvina batni kárasom petersen nevndi starbórsfilmalarar nú eri eg nú eri eg nú ri er ein ein gamal dinorsaurur so eg minnist ein starórssum var glongur aftur tíðina hann ætur í emparis freikspak og tað er tað vit uppliva í dag altso alt tað sum vit hava vunnið okkum mann segði eina frá heimaslógin var ei harmonika sum kundi togast út men hon kann eisini togast innaftur og tað er tað sum hendir nú upp á ein ógvuliga luskotan máta altso við vi lumpu og lyrki ja men eitt samstarvsráð og so skal mann viðgera her um kritiskan infrastruktur og soveru hetta her uttanrikspolitikkur og verjupolitikkur tað er tað sum hendir í løtuni og har er tað púra ræst sum bjarni kárasum petersen sigur vit vilja loysa problemini at loysa so er so er tað loyst men inntil tá so er tð tann sum er tulkingarrættin sum hevur valdið og tað er tað sum hendir í samskiftini millum danskar og føroyskar myndugleikara dag við ein soveikum landsstýri at danir tykissa tulkingarrættin og teir føroysku ráðharrarnir teir halda seg vera komnar fínt celska minst til jens a rana segði jeppi bleiv so glaður tá ið eg fortaldi honum at tað ertað er á tí støðini vit eru
ja takk so er tað bjarni kárasom petersen ger so væl
takk fyri frú forkvina eg haldi tað er ein ávís undir brátliguheit rundanum hesin her og kanska ein ein sovorðni ein sovorðnidefatismusa sum mann følir ikki at mann kann nakað her í verðini um mann heldur at einki ber til og mann má bara lata onnur um at taka ábyrgd eg haldi til dømis hesin her vælsignaði radarar sum er umrøddir so nógv eftir hondini har grundgevin mann fyri at mann vil taka ábyrgd og tí skulu vit lata onkran annan gera okkurt her í føroyum í staðin fyri at gera tað sjálvur og taka ábyrgd eg haldi eisini er eitt sindur undarligt at vit ikki í ein meira alvorligum tóna umtala verjuog trygdarpolitikk í út fá einum føroyskum sjónarmegin okkara vaktarskipi tussugamalt og vit fáa ikki útvegað eitt nýtt í nærmast framtíð okkara ktskipanir eru ikki nóg væl vardar yvir fyri seiperaálop h tað er so ræðiliga nógv ting sum viðvíka føroyska trygd men sum vit sletts ikki snakka um og tað krevur at vit taka ábyrgd av tí eisini nú nevndi høgni hoydal at hesin her næsti filmurin at jemparstreigcbak nú sita vit bara og bíða eftir tú verurtrnofgddaði so er tað spurningurin hvør tðhav ver
ja takk næstur at røða er helgi abramsen ger so væl
frú forkvinna um tíggju dagar teir fýraogtjúgu ár sum vit høvdu løgtingsval harman stutta tíð aftaná stovnaði eitt fullveldis landsstýri nú skuldu føroyar loysa úr ríkisfelagsskapinum fyri at líkasom venda hvørjum steini fyri at finna tað fyrimunir og vatntsær ja so tók mann um skrivaði hvítu bók sum skuldu líkasm fortelja allar fyrimunir allar vansarnar og mann skrivaði mann fekk tey sonevndá íslendsku tølini tíverri vísti tølin ikki akurát tað sum hann ætlaði og tí ætlaði mann at krógva tey men tey lóku út aðra vegir so mann vara noyddur at hava ein eyka tíðindafund og fortelja hvatstað í teimum og hatta var fyrimunir vansar men men tað vísti tíverri at vansans blivur fornógvir og og fyrimunir forfáir og tí loysti mann ikki man kann spyrja tað hví loysti tað ikki altso tá ið tað var málið jú fyrimunirnir vóru simpulen forfáir ímunti tilvansarnir annars høvdu tey loyst og nú kann mann so fýraogtjúgu ár seinni standa og skylda upp á at onkur annar hevði skyldina onkurt annar eg gjørdi hetta u onkur anar gjørdi hattar men men tað var so støðan og tí eru virdu tí støðuni vit eru í og eg haldi tat gott tað sama tí at fyrimuninir eru jú fleiri í ríkisfelagsskapinum enn við loysing sjálvt um eg gjarna skal ðuviðurkenna at eg eri bæði fyrrimundir vansar við báðum øh og so hevur mann hesa skipanina hvat vit kunna yvirtaka málsøkir og har má eg líka minna á at sambandsflokkurin hevur faktisk veri við til at tikið yvirtikið fleiri málsøkir enn tjóðveldið hevur við sær roknar altoð heilst frá nítjan hundra ogáttaogfjøruti htað er so støðan og og og tá ið mann so kemur til heta her hvørji mál hvat málsøki hoyrir hetta undir so má mann sjálandi hava greiðar reglur vit kenna tað hvør ferða mál kemur fyri í løgtinginum so so skal mann kal løgtinsformaðn taka støðu til hvønn nevnd skal lata í og onkum eat kann taðvereitt sindur ivasamt hvat er hetta hvat er hetta fyri mál hvat hvat nevnd hoyrir tað til og og sos ertað væl eisini í sovoroyum málsøkjun og og tann gott verða at danska justistmuministerið eri nokk so fýrakanti ví sínum tulkingum tað tað skal nokk geva geva geva rætt í men men í øllum førum má mann hava greiðar reglur hvat er nú hvat málsøki tal s vit tosa ikki um at yvirtaka htann øvuta vegin vit tosa um hvat málsøkið hoyrir hetta undir tað sum so undrar meg í orðaskiftin um tað o tað er tað mann beinleiðis virta upp her og sigur tað mann viðurkennir ikki at uttanríkismál trygdarmál ikki er yvirtikin altso tað er ein veruleiki altso eitt er at viðurkenna hvussu tað eigur at vera men mann má kunna viðurkenna hvør støðan er í dag og og so man spyrja víðari viðurkenna mann so vit eru í ríkisfelagsskap um ikki hvørjum ætlar mástær at loysa frá altso vailagst skal mann loysa frávís ikki ríkisfelagsskapi p á einlana máta øll sum ganga inn fyri loysing viðurkenna væl saktans at vit eru ín ríkisfelagsskap tað má mann gera annars erur ikki at loysa frá so so hetta undrar meg øgiliga nógv at at mann kemur í sovorðum sovorðum pásavna í dag tí at tí at eg gangi út frá at at mann fer ikki at man fer ikki at loysa uttan so mann viðurkennir at mann er í ríkisfelagsskap takk fyri
ja takk so erta viðmerkingar tað er høgni hoydal ger so væl jag harra formaður
egi glað fyri at helgja abranssen isiga tær við at tað er bæði fyrimunir og vansar við hesum danska oyndarríkinum sum sum vel tað rætta heitið er eg veit at sabandsflokkurin og onnur kalla ríkisfelagsskap mentað er jú bara politisk unasmíl tað er iki it felagsskap uttan soeftir eru javnsett fólk men hvar eð mn skal loysa frá jeg mann skal loysa frá tí avoldaðu hugsanini at tað fólk sum tað føroyska ikki hevur rætt til at taka egnar avgerðir um sína egnu framtíð að er tað við at loysa frá og loysa harviða upp fyri teimum skapandi evnuni hjá føroyingum til at samstarva við onnur lond eisini við danmark tað er tað sum loysing snýr seg um og so kann bara ein rætting til ta søguligu útleggingina ja vit samráddust við danir um ein sáttmála har vóru vit í samráðn við donsku stjórnina sum var ímóti tí og javnaðarflokkurin og sambandsflokkurin stuðlaðu fult út donsku stjórnini tað val sia atað var eina øgiliga ójøvn samráðingarstøða og orsøkin við ikki loysti tá tað var tí at fólkaflokkurin hevði for nagvar sambandsmenntað var simpulten tað líkasumtær hava í dag tað var orsøkin teir pakkaðu út
ger so væl at kjaða seg
harra formaður hflokkarnir sm vóru í fullvelts lanssn kundu got sleppa at klandra sínámillum fyri mær um hvør hevði skyldina eg má bara konstatera at mann stovnaði eina landsstýri sum ætlaði at loysa at mann loysti ikki tí at mann sá at fyrimunirnir við loysingini vóru færri enn vansandi annars heði mann gjørt tað hví skuldi onkur av flokkunum bakka út tí at teir sóu tað hetta vóru ikkinógvir fyrimunir mann ætlaði og og at siga tað at mann berjist fyri at føroyingar skuldu hava avgerðarrætt føroyingar hava fullan avgerðarrætt at føroyingar so ikka samdur við høgna hoydal tað er ein onur søgatakk fyri
hvat takkar tú at bjarni klárasen bilsin ger so væl
nú fór kjakið sjálvandi at snúgva seg umhaligt møgligt annað enn enn enn hvat ið spurningurin fyri heldur seg til øh men sjálvandi altso ein lóg hevur ikki gildi uttan so at fólkið sum lógin skal vera galdandi fyri er samd um at hon skal hva gildi fyri tey so eis r tað altíð bara tí at puturin sigur at ukraina hoyrdir natúrliga til russland tað ger ikki tað passar mn kan ki bara siga ja men ti mumi bara góðkenna veruleikan sum hann er tað er veruleikin hann er ymiskur nú fær jóta næstans málalternativurtacxct men veruleikin í politikki er ymiskur men so tl fara aftur til tann spurningin sum it umrøða í dag altso sær helgi abramsen ikki at tað eri dømir um nú taki eg til dømis tlsamskiftisøki sær hann ikki tað sum eitt dømi um at danskarar nú byrja at troka seg inn á øki sum hava verið sædt sum yvirtikin í málsøki takk fyri
ja takk ger so væl egiapobsen
harra formaður tað er altíð soleiðis már tað nevndi hesum røðuni at mán má taka søgu til hvat hvat málsøki hoyrir undir og hvørt er ta ein grásona hvat hvønn veg skal hetta málsøkið viðhvørt endar okkurt mál í einari nevnd í løgtinginum har eg ev roknað við sjálvur t enda í en aðrari nevnd tí tað er ein grásona hvusu hnn tulkar hetta blívur ein tulkingarspurningur og hvør tulking er roytt ja tað dugi g ikk at taka støðu til men at at siga tað at tað er ein yvirtøka tann øvugta vegin tað eri eg altso ikki samdur í sjálvandi erta ikki tað men sjálvandi skal a vera greitt hvar hvar hvar hoyrta málið heima og eg haldi eg vóni ikki at framsókn eisini er í somum støðums í tjóðveldi at mann ikki vil viðurkenna tann veruleikan sum vit liva í at mann so kann arbeiða fyri einum øðrum veruleika tað er ett pørom ein ærligt sak men at vit eru í einum ríkisfelagsskapi tað er bar ein veruleiki mann vil tel leið takk fyri

takk fyri harra formaðr eg ætlaði a endurgeva úr einari røðu hjá donska forteðarsráðunum sum daingiforsetarsráðurið helt í junimánað í fjørger so væl
tá segði danski forstradisráðurin men í tey núverandi sikkarhetspolitisku virkligu trýslurnar skeljant enn tí tí eg tykur ofta upp átvært av politikkumróti tað betýtir at tað er vanskaligari at skella mellum teg tær eru ferisk og grønlendsk ansvar og teg tær eru dansk ansvar soleiðis segði danski forstradisráðurin í í juni í fjør tá ið ið danska fólkatingið fór í summarfríso slætta staðfestir danski forstætisráðurin at tað fer at koma fløkja í yvirtikin málsøkir og hetta staðfestir eisini svarar hjá løgmanni tí sum løgmaður sigur tað er ikki altíð at marka mót millum yvirtikin og ikki yvirtikin øki er er so greitt málsøkini kunnu vera flættað inn í hvørt annað tað vil siga at málsøki sum føroyar hava yvirtikið ja men har kann tað vera at dani siga at her er dansmálsøki ella partur av tí dansmálsøki vit taka tað aftur og tað letur til at tað ætlar løgmaður at góðtaka harra formaður føroya løgting kann ikki góðtaka at yvirtikið málsøki verða latin aftur at danskar hendir og at trúgva tí tá ið danir tosa um liðistillitið partar tað er altso at lumpa og tíverri er tað nógvur føroysur politikarar ið lata seg lumpa t sum danskir forstætisráðirin sigur tað betýtar at tað er vanskligari at skella mellum d tær har ferisk og grønlendsk ansvar og d tær har dansk ansvar sostatt ætla danir at taka yvirtøkin málsøkið aftur á danskar hendur takk fyrija takk so er tað løgmaður borðarstein lilsøvn sum fyrr orðið gjørt so væl
ja takk harra formaður eg haldi at spyrjarin endaði a byrja við spurninginum ø og eg ætli mær at halda um til spurningin og spurningin snúði seg ikki eitt orð um ukraina hann snúði seg útilukkandi um uttanella trygdarverju g uttanrikispolitikk og einki at tað sum fór at snúgva seg um ukraina og núverandi støðu og sovíðari tað er ein so ein heilt annar spurningur og tað skal eingin halda og ivast í hvat landsstýrið arbeiðir við dag og dagliga nátt og dag ta er júst tann íkomna støðan við krígnum í ukraina men tað er ikki tað sum hesin spurningur snúði seg um spyrjarin maicalevu jacobsen endaði nú við tí sama sum hon byrjaði við og tað var at seta eina premiss upp sum ikki er røtt hon er beinleiðis skeiv við tað at málsøki verða tikin niður aftur til donsku stjórnina tað er ikki ein lóg sett í verk enn sum hevur snakkað um her tað verður snagtð um skrivingslóg tá hevur snakkað um fimmgelóg og sovíðari har er einki lógaverkt gjørt enn tað e eitt samskifti í gongd millum donsku stjórnina og føroya landsstýri hvussu kann mann tryggja at tey viðurskiftini eru trygg rundan um tey viðurskiftini og er tað nakað sum hevur størri og størri týdning nú á døgum og kanska ongantíð hav so stóran týdning so er tað júst at tryggja at hesi málini verða viðgjørd við tí tryggleika soleiðis at tær skipanir og og teir møguleikarnir sum skuldu vera fyri at koma inn vit sóu til dømis í grønlandi fyri einum fjúrtan døgum trimum vikum síðan tá lá øll teirra miðfyrisiting lamin í moren eina viku tí at onkur hevði hækkað seg inn á skipanin og plakerað hana og tað má bara ikki henda og tí haldi eg tað e eitt skeivuri mis tá mann sigur tað jamen her er danska stjórnin fer at yvirtaka yvirtikið málsøkir tað fer danska stjórnin ikki og ta hava vit heldur ikki kans man siga viðurkent at tey uppá nakrað sos máta a kunna diskussiónin koyrir upp á skulu vit lóggeva fyri tey eginliga tey donsku málsøkini tava seá trygdarverjupolitikkin við løgtingslóg ella skal tað vera við einum ríkislógartilmæli ella nakað slíkis tíð tað er tað tað snýr nú hevur kjakið eisini sú sið øgiliga nógv um hetta her millum føroyar og danmark og eg kann líka kanska áðrenn tað koma inn á ati eg haldi ater eitt sindur undarligt at hoyra at mann ikki er tikin við og at mann ikki hevur hoyrt nakað um ukrainastøðuna og sovíðari samstundis fyri einum viku síðan ella fjúrtan døgum síðan tá bleivr tað rós her á tingssøðarpalli frá somum flokkum um at mann hevur verið óførur at verið við ít arbeiða millum annað um flóttafólkini sum er nakað heilt nýtt sum eg haldi er eitt eg kann siga at at t tað er eitteitt skifti í tí føroyska politikkinum sum vil nakað og tí eri eg glaður fyri at mann vera samdur um og stóð saman um tað málið allan vegin ígjøgnum og tá tað kemur til senksiónirnar so kemur tað til viðgerðar her í løgtinginum í morgin havi eg skifta lagnum tað er sett á dagsskrá tá fær mann afturhøvur at viðgera tað við sanktiónunum hvat hvussu skulu vit fit halda okkum tað og eg eri spentur at hoyra tað orðaskifti hvat ið hálvningarnir flokkarnir hava til sanktiónirnar hvussu langt skulu vit fara skulu vit vera á odda og landsstýrið hevur higartil lagt seg upp at vesturheiminum og sagt ja vit vilja gera tað sama sum vesturheimurin og tað geri eg ella vit út frá tí at vit meta ikki at vit einsamøll hava ta stóra ávirkana men í felag hevur tað stóra ávirkan júst so sum onkur av teimum sum tóku orðið her undir spurninginum vóru uppi við eisini søgdu at ja visi vit standa saman so muna tað ja tað er júst har sum landsstýrið tikið støðu til vit vilja standa saman í vesturheiminum tí gera vit í felag so hevur tað ávirkn men visu vit í føroyum einsamøll seta tiltøk í verk so hevur tað ikki tað heilt stóra effektina uttan kanska meira á okkum sjálvi og kanska ikki so nógv á tey sum vit vilja raka við teimum santiónunum vit vilja lata náh tíðin rennur men eg kann líka koma inn á hettaher við at at statvekk í dag ella ja statvek í dag hvat er tað ein fimmoghálvfjerðs ár síðan heimastýrislógin kom í gildi at standa diskutera um vit era í einum ríkisfelagskapardlikki eg eg skilji tað slettki eg skilji ikki at mann stillar ein veruleika upp her og so argumenterar mann út frá tí sjálvt um vit liva í einum veruleika sum er her og tað er at vit eru í einum ríkisfelagsskapi um mann vil tað ella ikki tað er faktað alt byggir upp á at vit eru un ríkisfelagsskapi vit hava eina heimastýrislóg sum skjótt er fimmoghálvjerðs ára gomul hon skal feirast í næsta ár og vit hva eina stýrisskipan sum hvat er nú á eini áttaogtjúgu ár eru hon eftir hondini nei sð seksogtjúgu ár orsakað og so hava it eina tingskipan sum hevur dagført reglulni um alt byggir á at vitr ein ríkisfelagsskapi har vit hava ymiskar lógarheimildir millum annað verður viðmerkt fleiristaðnis í øllum hesum lóggávunum at vit hava ymiskymiskar ymisk sløg av lóggávum har vit kunnu fara inn og lóggeva á ymiskum økjum og tað byggir alt upp á at vit eru um ríkisfelagsskapi so vit hava øll her í løgtinginum arbeitt undir tí at vit eru um ríkisfelagsskapi og allar reglurnar yvirskipaðar reglur eru bygdar á tað takk harra formaður
ja dagur frá viðmerkingarnar bjóðar saman seðiliga væl
takk fyri nokkso nógvum ríkisfelasskapimeneg hugsaði at løgmaður kundi brúka ein minutt upp á at fyrihalda seg til ati tá hesin nú gongur spurningurin uppá um málssøkin ver yvirtikin tað verða tað ikki sambært løgmanni fínt men eg haldi tað liggur nokk so greitt í spurninginum eisini um tað kon koma á grásonur altso hvat hvat kemur undir trýst í mun til og har nevndi eg nøkur ting í í mína røðu sum eg undraði meg ivar um man ikki fyrihelst seg í hesum svarinum tí kríggið varðbrosti á aftaná svarið kom og tað er alt frá handilspolitikki útflutning innflutni orkupolitikkorkuveitingar hálvfems prosent av allar okkara orkuveiting eru í olja kann løgmaður siga eittlítið sindur um altso hvørji øki metir handfara koma undir trýst hvar danir kunnu siga jamen hetta her er trygdar og verjupolitikkur og tí muga vit ja so fara danir at tala sínasøku so vóna vit jú sjálvandi at onkur tosar okkara søk tí tað halda vit ikki landsstýrið ger nóg væl í løtuni men kann
takk ger so væl bárastei nelsen
ja takk harra formaður ja eg kann svara bjørt samuelsen gjøgnum formannin at ja at sjálvandi vil onkur fara at siga tað at hetta er trygdar og verjupolitikkur men har má eg bara siga eri grundleggjandi ósamdur tað at seta handilstiltøk í verk í sambandi við at eitt kríggj er onkustaðni há heiminum er eftir mínum tykki ikki trygdar og verjupolitikkur tað er handilspolitikkur sum vit í føroyum velja at seta sanktiónir ímóti vit hava verið einari støðu fyrr fyri ikki so øeiliga nógvum árum síðani við valdu ikki at vera við í íí sanktiónum og sovíðari ella tað vendi eitt sindur øvugt men í øllum førum vóru vit ikki rakt av mótsanktjónum tí vit ikki tóku undir við teimum tiltøkum sum vóru fram tá tað er so ein onnur stáð vit kunnu velja men hvørja onnur málumi stinga seg upp í hesi støðuni sum nú kemur í heiminum tað er ringt atat meta um men eg haldi tað at tá tað kemur til eksport og import og so víðari tá snakkau vit handilspolitikk sjálvandi eg má við til at forða kanska at ein støða útvikla seg við at seta forboð fyri ávísum vørum men tær vørurnar hava vit ikki í føroyum mær vitandi sum vit kunnu útflyta sum kunn brúkast í í kríggið tí er kanska tann spurningurin ikki so øgiliga relevantur fyri okkara viðkomandi í føroyum
ja takk so tað elva jacobsen spírjandi viðmerkingu gørst væl
takfyri hara formaður nú pá ta síðstu tíðina ella hetta her í vælskeið havin sita inni hevur tað verið øgiliga ofta kom úp at venda nú tann so kallaði ríkisfelagsskap og tað er øgiliga ofta tað verður nýtt í sambandi við ymisk mál sum hava við danmark og far eg at gera at vit eru í ein so kallaðum ríkisfelógsskap mær vitandi so skrivar ein og hvørt sum fera niðr á fólkating undir at vera partur ar ríkisfelasskapinum at vera partur av og mann fær klabpatinja fólkating og og vil verja tann sessin visti mann færk kjansin men so hendir tað viðhvørt at mann ikki blívur valdur og tað má mann so bara lúta fyri øðrum flokkum tað hendi jú seinast men er hetta finnu megni blivið meira brúkt nú havi eg ikki sitið inn fýra síðstu árini frammanundan men men eg haldi hetta er hatta er líkasum komin infilatión í hetta her tann sokallaði rísfrndskap altso nóta vit ikki øll har teirri brúka vit ikki av teimum rættindum sum eru í rísfrendska øll eisini inglu eisini eisini tjóðveldi vistimann kann taka tað harfrá
ja takk so væl beirða sveinhildsen
ja takk harra formaður altso tað er jú kent í samskiftisstrategi tað er nakað mann lærir at sigur tú eitt ting nóg ofta so verður tað veruleikin til endan og tað er kanska endamálið við at hvørja ferð mann úttala seg um ríkisferlasskapin so er tað sjálvandi tann so kallaði ríkisfelagsskapurin men tá ið mann verður valdur á fólkating so skal mann sjávandi skrva undir grundlógina og út frá grundlógini er so sprottin bæði heimastýrislógin sum onkurvin meina at liggur langt uttan fyri grundlógina og síðani hava vit yvirtikið hópin á málsøkin sum mann kanska upprunaliga helt ikki bór til og og heimastýrislógin og grundlógin hava verið tamboð o tamboð g tamba og verið framhaldandi tamband við tí nýggja samstarvsráðnum sum nú er sett á stovn har vit eisini vera við til at viðgera og avgera uttanrítisverju og trygdarpolitikk sum man kann siga tað at framhaldandi í dag sjálvt um heimastýrislógin fyllir ja fimmoghálvfjerðs ár í næsta ár og grundlógin er væl eldri enn tað so kunnu boðar lógirnar statvekk brúkast í nútíðini og tað mást tú siga vera at eitt megnaverk at hava gjørt lógur í tátíðini sum hóska eisini til nútíðina takk harra formaður
ja takk so er hasin fyrispurningurin avgreiddur næsta mál er løgtingsmánninummar s s níggju tað eisini eini skriv er fyrispurningur til magnus rasmussen lansstýrsmann frá pottareynatúgvu legstingsmanni og hann snýr seg um negativa rentu hjá bankunum potarenatrúgvi st hn skal hava orðið sum má trýsta á røðaraknøttinja so hevur patarenatúgvr skassakki ger so væl pátlarenatúgvu eru formaðurin
tað hevði ho havt fingið upprunaskjalið eisini spurningurin spurningurn er ikki r ikki saraikki sær spurningin ja ger so vælja takk fyri h formaðurin svælnú hevði eg nærum nær hon gloymt hendan fyrispurningin og tað kannaðist vera at at tann eðan ávísan mun mist sín aktualitet tíminnist sum ræst so haldi eg at eg fyrireikaði hann meðan januar og eg haldi løgtingið samtykkjarnir skuldi svarast annan februar so tað er nokk so sjáldsamt at eitt at tað tekur so langa tíð men eg skal so sgeva landsstýrismanninum tær rós at tað er ikki landsstýrismannin um tatað hevur skort uppá hanner endað í tveimum umførum svara svara spurninginum skrivliga lmín men hann er so ikki settur á skrá í løgtinginum fer nú og friður verður við tí eg fari at byrja við ati at nýta høvið at takka landsstýrismanninum fyri at at hava givið mær eitt ógiliga fullfíggja greitt og gott svar og tað er tað er onkursvegna tað stendur eitt sindur nú kann tað vera tað at at spurningurin verður so mikið fakligur ella so mikið ítøkiligur at at tað hevur lætt um tann og minkað tann politiska polimikkin men tað er einki ivast í at hetta er absolutt eitta frægasta svarið sum eg nakrantíð havi fingið uppá skrivligar fyrispurningar sum eru settir landstýrisfólkum so rósu landsstýrismannin fyri tað men eg skal so byrja við at lesa sjálvandi spurningin og viðmerkingarnar tá vóru soleiðis vit frætta um vits miðlarnar at føroysku bankarnir hava ovuruns góð úrslit nú ársúrslitini verða gjørd upp tað er sjálvandi at fegnast um tí vanliga plagar samfelagið at hava tað gott tá ið tað gongst bankunum væl føroysku bankarnir hava hóast stóra ábyrgd ikki harða kapping innanlands vinnusøgan er í stóran munlíkmunn og polvirksemi og kundaskarðin hevur ikki nógvar møguleikar at flyta seg harumframt er bankarnir harumframt eru kundarnir tengdir av bankunum gjøgnum teirra lønaskipanir so fortreytirnar hjá bankunum er óvanliga góðar at tryggja bundinskap millum seg og kundan eisini er tað ógvuliga roksit at skifta bankan harumframt eru tveir av bankunum siðfyri bankar sum eru ov týdningarmiklir fyri samfelagið til at fara á húsagang samanumtikið eru bankarnir í einum so góðari og priviligeraðari vinnustøðu at tær í veruleikanum eiga at hava størri samfelagsligar og fólksliga skyldir enn bert at tæna íleggjarunum hesar síðstu tíðina hava bankarnar umframt serligu vinnufortreytirnar kunna tikið negativar rentu av tí sum kundina eigur innistandandi í bankunum og tað tykist verða góðtikið av landsstýrinum hetta má siga sær vera grundleggjandi álitsbrot millum teir væntanir sum kundin hevði tá ið hann byrjaði atsæ peninga bók í bankunum og tey lyftu sum bankin gav tá m ilt gekst verri tá kundin sum eigur lívið í bankanum hjálparaleysir sendir og hyggur at meðan íleggjarar farar avstað við hartvunnu og uppspardu krónunum tí hesar spurningar til landsstýrismannin í umhvørvisvinnumálum magnus rasmussen spurningarnir eru soljóðandi eitt hvussu nógvar inntøku hava føroysku bankarnar hvør sær havt av negativu rentuni higartil tvey hvussu stórar eru inntøkurnar hjá bankunum av avgreiðslugjøldum í sama tíðarskeiði trý hvussu eru útláns lutfallið hjá bankunum millum sethúsalágn og vinnulán fýra hvussu er lutfallið millum úrslitið hjá bankunum og samlaðu inntøkuna hjá bankunum á negativum rentum hjá hvørjum banka sær fimm er bankunum loyvt at krevja gjald fyri lønarkontur og umsoer ætlar landsstýrismaðurin at broyta hesi viðurskifti og seks leggur støðan sum sifibanki aðrar skyldur á bankan enn vinniligar og um so er hvørjar takk fyri formaður
jja takk so er tað svararin sunkur orðið tað verður magnus rasmussen ger so væl
ja tað sjálvandi g fegnist um at at spyrjarin er er nøgdur við svarið vit hava vussu h gjørt okkum ómak fyri at svara hesum spurningunum og eg fari at geva spyrjarin eisini rættur tí ati eg haldi ikkihr eri so øgiliga politikkur í tí hetta er vil eg siga nakrir rættiliga ítøkilig spurningar fyri at fáa so fær mann eitt ítøkiligt svar nógv av hsum snýr seg um um fakta tann fyrsti spurningurin teir eru seks í tali hvussu nógvar inntøkar av føroysku bankarnir hvør sær havt av negativu rentuni higartil og tað eru hesiher fýra bankarnir sum vit hava í í føroyum og banknordik føroyar vistu vit hyggja eftir so í tvey túsund og átjan so var tað ein góó millión ein komma fýra millión og tað er so hækkað hjá banknordik so upp á sjey milliónir í nítjan sekstan og tjúgu og so í einogtjúgu er metingin tveyogtretivu so má má siga tað at tað hevur verið ein ein støðug vøkstur í tí negativu rentuni hjá bantnorðdigk taka vit betri banka so er tað sama gongdin í í nítjan varð tað tríggjar milliónir so farist upp á sekstan í tjúgu og einogtjúgu fer tað upp á áttaogtjúgu og taka vit so teir smáu bankarnir ella smáru bankarnir norðura sparikassi og suðuroya sparikassi so er altso mann kann siga sama gongdin tað er vaksið rímiliga nógv hesi árini átjan nítjan tjúgu og einogtjúgu visti vit taka norðura sparikassa so er tað komið í einogtjúgu upp á trettan milliónir tihesum metingin mann hevði fyrru hálv ár og so falda mann tað við tvey fyri at at at vordera hvussu tað so endar og suðuroya sparikassi endar á tveimum komma sjey milliónum í einogtjúgu og var niðri á níggju hundrað túsund so vissi vit taka samanum so er er hetta økt við árinum tann næsti spurningurin er tað er hvussu stórari inntøkurnar hjá bankunum av avgreiðslukjøldum í sama tíðarskeiði og har er ein talva t sett upp og átjan og nítjanogtjúgu og má mán siga tað at vist vit taka átjan so er tað fimmogtrýss milliónir hjá banknordik og einoghálvtrýss hjá betri banka og norðoyaspar ka siga tíggju milliónir og suðuroyasparikassi tríggjar komma seks milliónir í tí sum vit kalla fyri avgreiðslugjøld og taka vit so nítjan so er tað nakað hægri og taka vit tjúgu so eitt eitt eitt sindur meir og taka vit so einogtjúgu so kann eg nevna ta metingina at bant nordik er tá komin uppá níggjuoghálvfems milliónir og var fimmogtrýss í átjan betri banki er komið uppá sjeyogtrýss milliónir og var einoghálvtrýss í átjan og norðoya sparikassi er komin upp á ellivu milliónir og var tíggju í átjan norðera sparikassi hevur ligið rættiliga støðugur á tí sum mann kallar fyri avgreiðslukjøld og suðuroya sparikassi svingar eitt sindur men ikki tað stóra útsvingið har men har er vert ar hava í huga at hendan inntøkan umfatar eina røð av inntøkum til dømis inntøkur í samband við virðisbrævhandil gjøld fyri peningaflytingar og garantiprovusjónir í samband við realkreditlan harumframt koma ómagsgjøld og avgreiðslurgjøld sum eisini eru partur av tølunum so í hesum her tølunum er øgiliga nógv ymiskt taka vit so tað triðja t er hvussu er ndslutfallið hjá bankunum millum sethúsalán og vinnulán og har má mann visti mannhygga eftir talvu trý hyggja eftir vinnulágnum so hava tey ligið á hasum her fimm komma fimm milliardunum og tofta upp móti seks milliardum altso fimm komma seks milardir í tvey túsund og átjan fimm komma seks í tvey túsund og nítjan og tvey túsund og tjúgu seks milliardir og einogtjúgu seks komma eina milliard altso frá fimm komma seks til seks komma eina milliardir siger árini og hyggja vit so hvussu eg við sethúsalánum so liggur tað rættiliga støðugt á hesunmher sjey milliónunum og kanska gott tað sjey upp á sjey komma fýra í tvey túsund og einogtjúgu so taka vit samanum so er vinnulánini ein ein minni partur enn sethúsalánini men so skal mann eisini taka í mentu her at talan í hesum føri er um vanlig bankalán realkredittlánini sum vit kenna til sum nógv húsahald nýta til keyp av fastogn er veitt av donskum realkredittfeløgum tó við føroyskum føroyskum peningastovninum sum millumliðið sethúsalán í talvuni eru sostatt bara vanlig bankalán koma vit so til spurning fýra tað er hvussu er lutfallig millum úrslitið hjá bankanum bankunum og samlaða inntøkan hjá bankunum av negativum rentum hjá hvørjum banka sær tað verður so sett upp í eina talvu hvussu

ja fýra ja orsaka tá ið tað kemur til lutfallið millum úrslitið hjá bankunum og samlaða inntøkuna hjá bankunum av negativum rentum siga tølini ikki so nógv um hvussu stóran part hesar inntøkurnar av samlaðu inntøkumbankans tay kanska sagt eitt sindur meir men tað tað snúði spurningurin seg um tað var tann negativa rentan í mun til samlaðu inntøkurnar men visti man hyggur eftir lutfallinum millum inntøkuni av negativum rentum og úrsliti so er tað hjá banknorðdygt tretivu prosent hjá betri banka átjan prosent norðoya sparikassa tveyogtretivu prosent og so suðuroya sparikassi hundrað og seksoghálvfems prosent hatta sigur nakað um lutfallið millum inntøkurnar av negativum rentum og so úrslitið hjá bankanum spurningur fimm er bankunum loyvt at krevja gjald fyri lønarkontur og um so er ætlar landsstýrismaðurin at broyta hesi viðurskiftini hetta er eitt sum hevur verið uppi av og til og til tað er at svara tað er á stórum týdningi at allir føroyingar kunnu hava eina kontu í ein av føroysku peningastovnum uttan at órímilig gjøld verða áløgd í hesum sambandi í lóggávuni verður heitið basalinnlándskontu ella almindilig innlándskontu nýtt um tað vit vanliga nevna vanliga lønarkontur sambært grein trýogfjøruti lóg um fíggjarligt virksemi er tað danski vinnumálaráðharrin hetta er altso felagsmál í áseti nærri reglur um møgulig gjøld á slíkar kontur hetta verður gjørt í kunngerðini um góðan skikk fyri fíggjarfyritøkur bekentkørilsi nummar tólv níggjuogtretivu fimtan novembur tvey túsum fimtan forferðurini um godskikkforfinansiellur virksemitir í galdandi føroysku útgávuni sum er frá tvey túsund og fimtan eru ikki ásetingar ið seta hámark fyri gjøld á slíkar kontur einki hámark sloft men í donsku kunngerðini sum er frá tvey túsund og sekstan er ásett at hægst leivdagjald á slíkar kontur er hundrað og fýrs krónur árliga hetta gjaldið verður tó árliga prístals viðgjørt ætlanin er at dagføra kunngerðinar fyri føroyar soleiðis at hámarkið eisini verður galdandi fyri føroysku peninnga stovnarnar tað gleðiliga er tó at eingin av føroysku peningastovnum tekur gjøld fyri at hava eina vanligu innlants kontu altso fyri at hava kontíðina onkur av peningastovnum tekur tó eitt minni gjald um ein kundi hevur fleiri slíkar kontur og onkur peningasovnur tekur eitt minnigjald um kundin ikki fevndur av og so tann síðsti spurningurin leggur støðan sum sfi aðrar skyldur á bankanm enn vinnuligur og um so er hvørjar tað er munur á cifipeningastovnum og vanligum peningastovnum bæði tá i tað kemur til kapitalkrøv og onnur krøv sifipeningastovnarnir hava umframt øll tey vanligu kapitalkrøvini eitt sifikapitalkrav upp á tvey prosent harumframt eru tey so kallaðu nógpkrøvini til sifipeningastovnar munandi hægri enn til vanligar peningastovnar meðan neptkrøvini til vanligar peningastovnur liggja millum fýra og seks prosent liggja nepkrøvini til cfipeningastovnarnar millum fjúrtan og seytjan í tvey túsund og tjúgu gjørdi danska vágaráðið systemisk risikorot í samstarvi við føroya vágaráð eina greining av kapitalkrøvinum til føroysku peningastovnrnar greiningin kallast krav til ti føroysku banker og liggur hon alment frammi á heimasíðu landsbankans høvuðsniðurstøðan í greiningini er kapitalkrøvini til føroysku peningastovnirnar eru hóskandi sifipeningastovnar eru undir herdum eftirliti á fíggjareftrlitinum hetta merkir at týttari samband er millum fíggjareftirlitið og sifipeningastovnarnar eisini mugu sifipeningastovnarnar framleiða munandi meira tilfar til fíggjareftirlitið har teir greiða frá viðurskiftum i fíggjareftirlitið ynskir at vita meira um hetta arbeiðið r kostnaðarmikið og áleggur cfpeningastovnum eyka kostnaðir í mun til vanligar peningastovnir hetta var svarið í til spurningarnar hjá polla reynatúgvu og varð svarað tann áttanda mars í ártakk
ja takk so ferði spyrjarin orðið aftur ger so væl battaræða túgvi
sum eg longu vís á í míni fyrri røðu í sambandi við einari spurningi so eri eg ógvuliga væl nøgdur við svarið frá landsstýrismanninum tað fakliga svarið tað sum sjálvandi stendir eftir í ein ávísan mun tað er um tað er í lagi at bankarnir í hesum her tíðarskeiðnum hava vis nú hava talt rætt saman tikið fyri hundrað og seksogfjøruti milliónir krónur inn í í negativum rentum í tíðarskeiðnum altso samanteljingin hjá mær umær vera góðari leið um tað er ein hálv milliónil heindanvegin til handanvegin tað tað skal eg ikki siga men tað eru rættiliga nógvir pengar so upplýstir landstýrismaðurin eisini at proviktiónsinntøkurnar tær eru nógv ymiskt samansettar men tær fara at nærka hstær einni hálvar milliard í í hesa sama tíðarskeiðum so tað eru og tað er í veruleikanum altð gjøld sum eta burtur avtí sum er innistandandi hjá hjá tæra mær hjá øllum føroyingum og spurningurin er um um um tað er í lagi tað tað er nokk har tann politiska diskussiónin er tí í í mun til sjálvt svarið hjá landstýrismanninum havi eg havi einki at at vísa á uttan at har er eg datt yvir ein hvørjumfall ð fil og eina stavivillu so so tað er sera ógvuliga væl greeftir hondinum men fara vit eitt sindur inn inn á tann politiska sumstansin so má mann út frá ándsprofilunum hjá bankunum sum eisini er upplýst til spurning trý staðfesta at ein stórur partur av privatlaninum eru til sethúsalán tað vil allarflestu førum tá stendur ein ein stórur sethús a massi sum sum trygd hjá hjá bankunum so tað er ikki stórur vági bankarnir hava uttan uttan so er at vit fáa eitt álvarsligt skradd til samfelagnm har sum fólk ikki klára svara hvørjum sítt virðini forsvinna ikki soleiðis uttan víðari hetta er ikki hetta er ikki luksinsvørður ellafjantifjas ella ella nýtsluoyssum sum liggur aftan fyri landtøkurnar tað sær út til at vera at tað vera fastognarvirði aftanfyri í øllum førum og tí er vágin hjá bankunum eisini útfrát tí at meta øgiliga lítil so kann mann spyrja seg sjálvandi er tað so rímiligt at ein banki ella bankarnir klára at í hesum her tíðarskeiðinum sum er u lutfalsliga lítið tíðarskeið skulu sleppa at hála so nógv nógvar pengar inn frá frá kundunum sum í hesum førinum í negativari rentu og í proveksiónsinntøkum upp á seks hundrað og nakrar milliónir krónir í eitt tíðarskeið tað eitt tíðarskeið upp á nøkur fá ár tað gevur hvussur vlvæl oman fyri hundrað milliónir um árið í miðal ne eg haldi tað ljóðar eg haldi tað ljóðar nokk so nógv tað tað má eg siga akkurát sum er tí hetta er hetta er altso hetta eru hetta eru pengarnir hjá tær mær sum bankin bara hevur fingið til uppgávu at so ella so at at forvalta og tað at bankin sleppur at fara avstað við við so stórum stórum upphæddum tá ið mann veit at bankarnir í í rættiliga stóran mun hava eina munnpolsøgu í tí føroyska samfelagnum tað tað haldi eg eri hvussur í velt eina diskussión og tí eri eisini glaður fyri at at landstýrismaðurin hevur verið so greiður í sínum svari soleiðis at vit nú hava vit í hvussur fingið eitt grundarlag fyri at at diskutera hesi viðurskiftini um tey er í lagi ella ikki altso vágin sum bankin tekur í mun ella hevur í í mun til útlátini og í mun til tærtær provitiónsinntøkur og og rentu negativur rentuinntøkur sum bankið loyvir sær at taka

sum samgongan onkursvegna suðlar at at mann loyvir teimum sum er øgiliga væl fyri at at at at sleppa væl í samfelagnum meðan tey kanmansiga tey teir teir smærru innlánararnir tey verða í ein ávísan mun revsaði takk fyri
ja takk so fær magnus rasmusen lanstsýrsmaður orðið aftur ger so væl
ja takk fyri harra formaður ja vistu vit hyggja upp á hetta við við teimum føroysku bankunum so so sjálvandi vita vit tað at teir samstarva eisini í í útlandinum og og hetta er er eisini eitt felagsmál og mann kann eisini skilja tað at fólk kanska ilskast á hetta her við negativum rentum og hygg mann eftir tølunum isolera so kann mann siga tað er rættiliga høg høg tøl tað má mann siga men tað tað sum eisini er at tá ið bankarnir forvinna pening og og teir skulu forvinna pening teir skulu vera væl bjálvaðir so mugu teir seta pengarnar hjá sær onkustess og og har sum teir plasera tær har hevur tað so eisini verið negativ renta og so er eitt annað haldið sum er kanska eisini áhugavert í hesum her tað er tað at visti mann hyggur eftir hvussu nógv forvinna føroysku peningastovnarnir nú í mun til vistu vit hyggja nøkur ár aftur í tíðina altso forvinna teir nógv meira so er tað soleiðisnar at vistu vit hyggja eftir rentingini av eginognini til dømis hjá beint norðdik so so vistu vit bara taka eitt dømi sum í tvey túsund og tólv so varð tað fimm komma eitt og tað hevur sveyggjað tað er farið niðurum frystu punktið væl og virðiliga onkuntíð og í tvey túsund og nítjan og tíggju komma eitt eitt miðal upp á fýra komma sjey tey seinastu átta árini altso rentingin av eginogrini hyggur mann eftir betri banka so stendur eitt sindur betri til altso nakað betri renting av vegin ookkum eftir skatt vist vit so samanlukna bankarnar og og visti eg taðki betri so her tað verið rímiliga stabilt men tað kann vit so og samanlukna bankarnar kanska við aðrar vinnufyritøkur í føroyum vit kunnu til dømis taka bakkafrost sum liggur heilt uppi á fýraogtjúgu komma seks ella fýraogtjúgu komma sjey í miðal tey seinastu átta árini g og bankarnir liggja á sjey og og og fýra komma sjey og tað kann vit so kanska eitt annað dømi til dømis atlantic so liggur tað í miðal seinastu árini seks góð seks prosent rentingin av eginogni eftirskatt so so som mann kann siga tað at tað er fyritøkur sum hava klárað tað munandi betri ám bankarnar bankarnir men eisini aðrar sum klára ta eitt sindur betri og so sjálvandi eisini nakrar sum er verri hatta er bara fyri líkasum at vísa at at at tað hevur verið upp og niður hjá bankunum tey seinastu árini eitt annað sum eisini vit hoyra ofta um tað eru hesi her kapitalkrøvini sum hava sett bankunum og og tá ið teir so skulu hava hett her yvirgjaldsgjaldsføri so mugu teir plasera tað onkurstaðs so har er negativ renta og so má onkur sjálvandi gjalda fyri tað og so er ta hetta her við at at onkuntíð hevur mann verið inniá hesum her altso eiga at vitgjat lóggeva at tað ikki loyvi at hava negativa rentu altso hetta htta er jú forferdiligt og og tá haldi eg mann líkasum mann fær ikki beinleiðis lóggivið tá ið að ereitt felags mál og tá tá haldi eg mann mann blandar so nókk so nógv inn í frælsi hjá fyritøkunum tá ið tað er sagt so haldi eg tað at peningastovnarnir teir teir hava eina stóra samfelagsábyrgd tað kunnu øll vera samd um og og eiga at hugsa hvussu hetta ávirkar eitt samfelag sum tað føroyska men tað sum er hent tey seinastu árini við hesu negativu rentuni tað er faktiskt at tey sum eiga pengar hava mug að betalt meðan tey sum kanska skylda hava havt skuld har hevu rentan verið so mikið lág at tí hevur mann hoyrt nú er at betala niður tí at nú er rentan so lág so eg veit ikki tað eru fyrimunur og vansari við øllum men tað stuttaat langa er soleiðisnar at tey sum eiga pengar tey hava ikki havt tað so gott tí rentan herur verið so so lág og so er spurningurin um fólk hava goldið niður tað er kanska rættiliga individuelt ella summi bara hava tikið eitt upp aftur størri lán men tá er tað líkasum hvat hvør einstakur hevur gjørt ella hvør einstøk fyritøka so at eg haldi at tey sum hava skylda pá á einl annan máta visti tey va vistu vit taka sethúseigarar hava havt møguleika fyri at goldið niður treytað av at tey ikki hava bara fingið a so stórt lán og og kanska bara liva yvir evnir so so verðurmann harðstraffaður seinni henda takk fyri
ja takk so er tað steffan klein poulsen tal vis siga onnur fáa orð nú ger so væl stefan klein poulsenhrra formaður
hugtakið negativ renta tað hevur verið afturvendandi ja hesi seinastu árini og hugsa et hugleiða eitt sindur um tann partin øh tað er soleiðis at pengar pengaseðlarnir og nú mest teir digitalu pengarnir sum vit hava á bók tað eru eitt ótrúliga hent amboð í gomlum døgum so vórðu hosurnar kanska tann mest vanliga vallutan í í føroyum annars hevur silvur og gull í fysiskum formi verðuð brúkt sum sum peningur og vit ha havt gullstandardin fyri ikki so nógvum áratíggjum síðani

í einum fongsløg har hevur tú eina meira alternativa luta sigarektir í dagsins samfelag er tann mest vanligava lutan tað sum vit kalla fjatt pengar tað eru teir pengarnir svit hava í dag og tað er strangt tikið eitt pappír sum vit øll hava álit á hevur eitt virði og tað er eitt ót trúliga hent amboð sum sum menniskjan hevur ment sum hevur kanska n orsøk til ein stóran part av okkara búskaparvøkstri tí at tað er tað blívur so lætt at at at keypa og selja og og ger avtalur og annað tí vit hava e so efektivt amboð sum fjallpengarnir

hesir pengarnir teir hava ein kostnað og og tað er tað sum vit kalla rentu og vit hava tosað øgiliga nógv um negativ rentu og og tað altso kostnaðurin av av pengum er bara eitt úrslit av útboði sum eru uppsparing og og teir pengarnir sum tjóðbankin g annars spæla nút í samfelagið

og og lønadessu væl leggja íløgur jamen so er størri eftirspurningur so so fer rentan upp og afturat tí so so verður pengapolitikkur førdur fíggjarpolitikkur førdur og og umhvørvið annars hevur ávirkan á rentustøði og vit hava sæð tjóðbankarnir lækka rentuna ferð eftir fyri at gera tað meira ávert at gera íløgur tí at mann ikki verður nøgdur við búskaparvøksturin serlig í europa og amerikanara og eisini gjørt og og demografiin hevur eisini gjørt tað at at tað er ótrúliga nógv uppsparing hópa seg upp kring allan heimin tað trýstir eisini rentuna niður og og stjørnunir hava ført ein øgiliga ekspransivan fíggjarpolitikk við at við at pumpa pengar út og og gera stórar íløgur allastaðni øog hetta er orsøkin til at vit hava negativan rentu tað er ein marknaðarstøða og og vit í føroyum vit hava tí donsku krónuna vit hava okkum á føroyska seðilar men vit hava tað danska valuaði og danir føra fastkurtspolitikk ímóti evruni og tá tú førir fært fastkurspolitikk so kanst tú ikki annað gera annað enn at innflyta rentustøðið tí tú kanst bara stýra tí ein av parametrunum altso antin føroyk faskorkspolitikk ella seta stú eina fasta rentu fastlægst tú kursin jamen so kemur rentan úti frá og tað tað sleppur man ikki undan

t tað sum er undrar meg at ta ið hetta er støðan vit stand í at mann vil fara ímóti hesum kreftinum sum vit faktiskt ikki fáa gjørt nakað við øh og í dag síggja vit so at at tað er høg inflatión og o og rentan ir og huga hækka aftur oljuprísirnar hækka og prísirn fyri mat og annað hækkar og og tað er sum pollarentikur segði tað er tað eru fleiri mánarirsíðan hann setti handin spurningin s so tað er nógv broytt síðani tá so skjótt so skjótt broytist støðan og so skjótt broytist marknaðarstøðan eisini visu rentan nú blívur forhøg visti hon er tíggju prosent um umum tíggju ár altso fara vit so aftur at leika í tíat tefona niður eeg havi hug at seta spurning við hetta her at mann allar tíðina vil fara provaktivt inn upp ímóti marknaðarkreftinum tann fríi marknaðurin hn hann hann er ótrúliga effektivur men hann kann eisin vera kyniskur og og tí kann taðvera neyðugt at gera inntrivið viðhvørt og taltíðnur rennur undan harra formaður men eg vil bara lýsa royna at lýsa støðuna hví rentustøðið er negativt og og og hvussu torført er at seta seg upp ímóti tí takk fyri
ja takk so tað ein viðmerking til pollareynatúgvu ger so væl
takk fyri formaður nú vit liva so mikið leingi at at eg veit tað at mann skal ikki bara stóla blint upp á tað sum bankar siga tað hevur ført mangt eitt samfelag á húsagangd so tað er øgiliga týdningarmikið at vit eisini kenna okkara ábyrgd sum sum fólkavald til at til at stjórna soleiðis at at at bankarnir vita hvat fyri treytirnar hava arbeiðið undir og eftir tað sum eg haldi við negativu rentuni sum sum sum skurrar eitt sindur ella sum sum brennur fast í eyga tað er tað at vit kunnu staðfesta tað at sjálvt um bankin ikki hevði fingið inntøkurnar av hesum negativu rentuni so hevu so hevði so hevði eitt nú bankt norðdeg havt avlop hvørt einasta ár í hesum tíðarskeiðnum sum sum mann hevur havt negativar rentu tað haldi eg tað haldi eg er at vera ísor grádigur at mann leggur eftir innistamdandi hjá fólki tá ið mann veit at mann hevur avlop allíkavæl takk fyri
ja takk ger so væl steppin klombussen
ja ogeg eg skilji væl tann retorikkin men sum sum landsstýrismaðurin vísti á so hevur eginognin hjá haldarbanti nordigk liðið um fýra komma sjey prosent og eg veit ikki um um um negativa rentan er endiliga vi verið ein fyrimunur tað atso taðer ein nýggj støðá sum hann ikki sum tannkundin ikki hevur verið staðið í fyrr í øl frnu ikki í nýggjari tíð og og tí følir sær øgiliga órættvíst men men tað sær i seg út sum at bankarnir hava kent meira enn tað vanliga upp á hetta her og og um um bankarnir standa einari forgóðari støðu tað er taðer eitt heilt annað mál í mun til at tosa um at banna negativu rentu og annað sum fleiri ferðir r vera uppi at venda og og eisini í hesum fyrispurningin hálv kritisktum hetta viðvíkjandi negativar rentu og har má eg líka spyrja landsstýrismannin um tað tað stendur brotiinntøka av negativu rentum um mann hevur trekt útreiðslurnar frá sum bankarnir annars hava av av av sínum reservum í tjóðbankanum tá ið tað kemur
til svarið til spurning eitt ja takk takk fyri so er næsturða røða edva jacobsen gjør so væl takk fyri harra konlaður
eg haldi tað er ein áhugaverdur spurningur sum vit viðgera og hann hann setir nógvi nógvar tankar í gongd av ymiskum vinklum og tá mann so sær tølini og eg haldi tað e verar eitt øgiliga greitt svar tí at tað er altíð gott át mann konkret sær hvat tað er í krónum oyrum so kann mann betri fyrihaldaseg til tað mene tað eru ymiskir spurningar sum eg haldi stinga seg uppi í mínum høvdi nú var steffan klein polsen akkurát inni á hetta her við rentu og útboð eftirspurningi at fylgt eitt sindur við eisini hvussu teðr verið niðri akkurát nú tí nú stóðu tað nemiliga at kursur har brúka tey rættiliga nógv srealkrift ladi og kursurin varð farin niður nú og og rentan ferð upp og so beginna fólk at leggja um og o tað tað er nógv meira beveklesi akkurát innan fyri tað sjálv hevi eg verið ípartur av av einum banka í nógv ár og eg má siga tað at tað bleiv sagt akkurát her at mann fer kanska eftir pengum hjá fólki sum kanska ikki hava so nógv tað haldi eg ikki at eg kann vera samdum tí at fyri at betala nógv við rentu so skalt tú hava rættiliga fitt á bók og tað stal kom fram í svarinum her sum vit eisini høvdu upp át venda í einum spurningi herfyri til eitt mál hvar ð tað bleiv sagt at mann skuldi royna at uppirætta ein alnan banka ein almennan banka fyri at mann ikki skuldi betala fyri seina lønarkontu tá hevði eg nemliga eina eina røðu tá og eg hevði líkasum gjøgnumgingið bankarnir dugdiki at finna tað at mann betalti fyri at hava sína lønarkont og og o tað bleiv eitt sindur av av tvítrátti um tað men tað er jú tað sum eisini stendur í svarinum her at mann betalir ikki í nøkrum av bankunum í dag fyri at hava eina lønarkontu so so vanligu móttakari við einari vanligari lønarkontu fær ikki tey gjøldini av at hava eina kontu standandi í bankan sum lønin fer inn á tí tað bleiv nógv sagt um tað at mann tað bleiv tikið av eins løn áðren mann fekk hann út so tað er faktiskt tað faa sum sum eg faktiskt komin til tá at at mann hevur so trossalt ikki eina og eg deiligt at landsstýrismaðurin sigur akkurát sum her ætlanin er at dagføra kunngerðina fyri føroyar vit hava einki loft í føroyum og tá haldi eta er ordliga dott at mann sigur tað sama sum í danmark vit vilja ikki loyva meira enn hundrað og fýrs krónur per ár í so falla skuldi koma at gjalda á so fara vit vilja vit ikki fara upp um fimtan krónur um mánaðin tað er tað sum landstýrismaðurin sigur í svarinum her otað haldi eg er øgiliga gott at hann ger tí at men men tað var hitt sum eg líka sum hugsaði um at mannbetalir ikki fyri lønarkontur um tað kemur fram í tí heldur hvat mann mann hevur eitt krav til innlán tað sum eg hugsi tað er tað at tað eru nøkur gjøld sum er á nú ja men men tann sum hevur eitt húsalán í dag er øgiliga spardur fyri rentur má mann siga útlandskrentan er rættiliga rættiliga lág hon er søguliga lág bæði tað sum tú lænir uttan fyri landoddarnar visti tú hevur setsalán eisini tann partin sum tú hevur av láni í bankanum har vil eg siga at at har er bankin øgiliga góður fyri tí ganska vanligu familjuna við einum setsalán tá ið mann so hyggur eftir hesum her hvussu nógv gjøld fara ja tað nokk tað er rættiliga nógvar milliónir í avgjøldum men men tað og og tað saman við negativu rentuma tað eru millum hundrað og hálvt anhundrað milliónir í negativu rentum upp á hesi árini men men tað rakar ikki meint hjá tí lítla uppsparinum tað er bara tað sum eg líkasum eisini vil leggja dent á tað mann tosar um tann lítla uppsparin her skalt tú allíkavæl hava nokk so nógvar hundrað túsun krónur áðren tú biginur atbetala og tá hugsi eg ikki at tú ert í holt við tann lítla uppsparin so her her kann mann siga at mann fyri meira eftir pengunum eg vil siga hjá teimum sum hava møguleikar fyri at betala eitt sindur av negativa rentu visti mnn kann siga tað eitt sindur fýrakanta eigur tú milliónir ja so fella nakrar krónur men tá rakar tú ikki ta ta sárbað barnafamiljuna sum hevur bygt sær eini hús eg havi sjálv verið partur av einim peningastovni tá ið rentan var hesi her fimm seks prosentini tá kostaðu húsini heilt annað tað etki tað hevði sleti slett seg gjørt í dag við tí prísklassanum sum tá var við tí vist tú hevði eitt húsaland í dag og skuld betalt eini fimm seks sjey prosent rentu so hevði tú so hevði tú rentudagin verið í suðrinum beinanvegin tí mann hevði ikki megnað at betalt tað eyka sum tað kemur uppá fyri hvørja millión tað kostar eyka í eini eitt prosent í einar millión so er tað hevði tú tríggjar milliónir sur ta trý túsund krónur upp á ein mánað so tað tað ávirkar øgiliga ógvusligt men men sum sagt eg haldi hetai øgiliga áhugaverdt tøl eisini at hava at hyggja uppá og og eg haldi tað tey siga nøkur ting hvar mann sær nøkur fakta um tað sum veruliga er í bankunum og eg haldi ikki mann tosar beinleiðis um smásparara men tað er nógvir pengar í milliónum sum fara út í í negativur rentu nú fer tað kanska at venda høvdið aftur takk fyri frú forkvinnaein við
imerking frá pálli at reynatylli ger so væltakk
afyri forkvinnan og takk til etva jakobsen fyri røðuna viðvíkjandi gjøldini fyri lønarkontur so var tað eitt greitt ynski frá bankunum undir undanfarnu samgongu og eg var ein av teimum sum absolutt ikki tóka undir við tí tí at tað er ein frammi hjá rættir sum bankarnir hava fingið at athava lønarkonturnar hjá borgarunum um hendi so tað aeg haldi ikki at í veruleikanum tá ið mann sakkar um sær er fimtan krónurmar um mánaðini eg haldi avgjørdur ikki at bankarnir skuldu sleppa tikið nakað fyri tað tí tí kundin verið jú ritkinn inn í bankanum hann hevur stórt hav einki annað val so bara fyri at fáa tuppápláss men men samla eru tað nokk so stór tøl altso tey gjøldini og negativu renturnar er altso upphavdur upp á omanfyri seks hundrað milliónir í í hesir trý fýra árini tað eru ikki ikki smávegis pengar sum hóast alt kundin eigur takk fyritakk
edvar jacobsen ger so væl
takk fyri frú forkvinna eri kanska eisini rá einum eini tíð hvar tað komu líka nógvar peningur inn men hann kom bara inn p á aðrar mátar ta er tað sum vil líkasum sláa eitt sindur fast hertaer nógvir pengar men men tað er eisini øgiliga hart fyri barnafamiljurnar tá ið tær koma inn í útladin tí útlantsrentan var so høg hon hon er søguliga lág altso tað gevur øgiliga nógvar møguleikar at byggja eisini runt landið og og tí at tað er tyngri at byggja á útoyggj og aðrastaðni polargin hjá krista henni í høvdinum men visti mann fer at kanna tað so er tað líkavl hús sum koma upp runt nógvastaðni men tað her tað havt verliga komið upp visti rentan var fimm prosent tað er bara tað faktaið sum eg hugsi og eg haldi ati ja tað kann vera at prísurin hevði verið lægri men tað er ofta aðrar mekanismur sum stýra tí hvat prísurin er men tann prísurin á betalafeløgan hann svýðir fyri hvønn mánað í kanska tey tretivu næstu árini so ati ná eg haldi at tað er altíð alt ein góður spurningur men hann hevur nógvar vinklar sum vitum
um eg haldi eg áhugaverdari at hyggja ígjøgnum takk fyri tann næsti at røða verður høgni í hoydal ger so væl
frú forkvina eg fari at taka undir við pálla arenatigv og spyrjaranum um at svarið hjá landstýrismanninum er øgiliga greitt gott altso her eru tøl sum vit sjáldan hava fingið at borðið og tað eigur pollarenatigv uð stórt rós fyri at hava fingið hesi tølini fram har til at hann hevr fingið landstýrismannin at siga at hann er eisini til reiðar at seta mark fyri hvat ið bankar kunnu taka fyri fyrilønarkontu tað er eitt sórt framstig haldi eg vit hava havt sær spurningarnar frammifyrr men hetta er fyrstu fer eg havi sæð tað so ítøkiligt

áhuverdur upplýsingar í sum lýsa støðurna hjá teimum føroysku bankunum og serstakliga tað sum spyrjarin hevur søknast eftir tað er sjálvandi hvussustóvra inntøkurnar eru negativu rentuni hvat annars eru kostnaðar og profissiónskjøld øh og eisini lutfallið millum vinnulán og privatlán sum í stóran mun er setúsulán sjálvandi og brúkslán og annað øh og eg fari bara leggja tað afturat í mun til tað sum edvar jacobsen var inni á

hvat ið er hesum føroysku bankarnur fíggja so er tað í øgiliga øgiliga stóran mun okkara húsogheim og inntøkurnar hjá bankunum sum landsstýrismaðurin upplýsir av í mun til vinnulán so er tað til dømis bara í tvey túsund og einogtjúgu so er vinnulánini umleið seks milliardir meða privatlánini eru umleið skulu vit siga knappar níggju milliardir og tá eru ikki realkredettlánini tikin við sumi sum bankarnir miðla frá donskum realcreditt stovnum og tað vil siga tað at teir føroysku bankarnir í stóran mun fáa sínar høvuðsinntøkur av at fíggja hús og heim og býli hjá tí vanliga føroyinginum og tað er nakaðsum vit hava sagt fyrr og her stendur tað so svart upp á hvítt og eitt nokk so ógvusligt ugfall vil eg siga øh sum vísir at tað er í veruleikanum tann vanligi føroyingurin sum fíggjar hesi stóru yvirskotini hjá bankunum sum eisini verða lýst í her og so tey serstøku yvirskotini sum til dømis banknorðdyg hevur havt undanfarnu árini og er eg má siga púra púra vist frú forkvinna at eg er stekki komin yvir tað enn og eg komi ongantíð yvir tað at bank nordeg hevur rindað r yvirhaldið yvir tvey ella trý ár sjey hundrað milliónir út í vinnugsbýti til partateiðararnar harav er so tíbetur ein triðingur landskassans men nú hoyra vit at samgongan ætlar eisini t selja tann triðingin og eg spyrji hví hvat er endamálið er endamálið nú at teir sum hava fingið allarsæar kvoturnar og kanska alivinnan sum skuldu seta pengarnirokkur skuldu teir nú eisini keypa henda triðingin hjá hjá landinum er tað tað sum samgongan ætlar tað til eg spyrja landstýrismannin um tí tá er øgiliga stórur vandi fyri at tað hendir júst tað sama sum vit sóu í íslandi at hesinir kapitalurnir sum erður genereraður ava a finguð atgongd til at fiska uttan at gjalda tilfeingisrentuna hann verðu bara settur í at keypa upp alt annað og tað verðu so ikki bara bankarnir tað verður alt annað og tann sum rindar alt hetta gildi tað er tann vanligi føroyingurin tann sami vanligi føroyingursn nú fær hækkandi prísir kanska hækkandi rentu orsakað av bæði korona og støðuni úti í heimi so tað er tíverri so at søgan endurtekur seg og tað er ótrúliga gott at fáa hesi tølini hesi tølini á borði polar rernatigur nevndi eisini tað at sjálvt við ongar negativar rentu o høvdu bankarnir framvegis havt eitt gott yvirskot eg veit at krøvini eru stór til syfibankarnar aftaná fíggjakreptini tvey túsund og átta og alt tað og sjálvandi skuldu bankarnir bjálvast men hvat er taðsu gongur fyri se vit ha enni iki inkki svar up á hvat e hent uí banknordik eg ivist ikki í tí at tað sum er hent har er at tey tey fólkini sum hava roynt at hilduð ein bankagangandi sum hevur sítt høvuðsstaði sína høvuðsstøð í føroyum hava kanska heldiki verið so unnilig við at rinda so stór vinnusbýti og nú sígja tey onkursvegna tað at nú ætlar mann í gásareygum at geva landsins part burtur til tey sum hava fingið felagsognirnar hjá føroyingum í gávu frá frá frá samgonguni so her ligur eini øgiliga stór ábyrgd av tykkum samgongufólkum fyri tað tit hava gjørt og hvat it ætla at gera og eg havi enn ikkifingið svar upp á hvat er endamálið við at tosa um at selja hendan henda partin av bankanum og í hvussu so er so ynski eg at landsstýrismaðurin svaraði mær uppá eg veit gott tá tað er kanska fíggjarmálarárin sum meldat út ætlar mann at selja handa her triðingin sum vit eiga enn í banknordik ætlaná at selja tað uttan at koma í tingi við heimild ætlar mann eisini at selja partabrøvini í tjaldur og í og í smyrjilein uttan nakað heimild frá tinginum altso hvat er endamálið við hesum er endamálið aftur nú at geva at selja nøkur nøkur felagsaktiv sum allir føroyski kattaborgar hava goldið í dýðindómum fyri at bjarga gjøgnum tíðirnar og fleiri hava mist hús ogheima av tí skulu tey nú aftur fórrgas út til nakar fáar fyritøkur tað vil eg gjarna hava e svar upp á tí eg skilji slett ikki meiningina við tí serliga ikki aftaná ein so væl svaraðan spurning upp á ein so góðan spurning frá pollareynatøku at enda frú forkina g skal beinans tað sum eyvar jakobse var inni á við at seta búgva í dag altso tað er nærum ógjørligt hjá einum fólki á einum húski við vanligum inntøkum dag at keypa sær eini hús tað hevur serliga aðrastaðni tjóðveldið gjørdi eina útrokning av tí altso fyri fólk sum eru til ata siga ein pedagog og eitt arbeiðsfólk tað er eingin kjansur at keypa eini seta hús í havn við teimum intøkunum tey hava tað varð gjørligt fyrr til fríadagur til frú edvur jacobsen tá var tað gjørligt við einar anliga fi arbeðsmenu tá mann hevði húsalandsskundn at kunna fígaend hús tað kanst tú ikki í dag og tað er tann stóra
takk fyri ein viðmerking frá pálli at reynatúgvu gjørt væl
ja takk fyri forkvinna takk til høgna hoydal fyri fyri røðuna og takk fyri at hann vísir á tannógvuliga lítla vágan sum bankarnir í veruleikanum hava í føroyum í dag vísanir til at teir hava cethúsognir sum sum trygd í allarflestu førum og tað ger eisini eitt sindur upp við ta mytina at at bankarnir ikki skulu kunna veita fígging til setúsabygging úti á bygd tí veruleikanum er vágin næstan eingin tað kemur eitt stórt sær ikki fyri at tað er ein tvingsins felag nú á døgum og og setúsaprísirnir halda sær nógv betri uppi nú imfrakervi er so væl útbygd kring alt landið at at tað er ikki bara ein lítil smáttaði enn oynnumplássi í føroyum sum sum sum stendur eftir tá ið tá ið fíggingin er liðug so eg haldi at at bankarnir áttu at tikið á seg eina nógv størri ábyrgd eisini móti setúsabygging úti á bygd takk fyrihøgniy
ger so væl
ja tað eri eg so sára samdur í og eisini t eisini vit gloyma segat søguna altso mann seppur avstað við hesum her framferðini hjá bankunum eisini altso bankarnir sum siga seg taka áog og at teir skuldu hava trygd fyri nøkrum nær nær í veruleikanum hava teir sett nakað veruligt tí vága og tá er nakir tá ið teir so hava sett nakar vágar í samband við etn máligan politikk har mann veitti veghalda altso hvør bjargaði teimum skattgjaldari hvør bjargaði teim undi fíggjakreptini skattgjaldari so hvat er í gentuliga vágin ogataðea iki kunu veita fígging til eina sethúsar bygd tá vit vita tað at undir bankakreppuni í nýtuárunum har ið danska fíggjarefirlitið niður skrivaði virðini á øllum sjet húsund bæði á bygd í bý við márnaðirnari helvt og koyrdi landið á heysin við tí so megna ein øgiliga stórur partu a rinda síni hús aftur summi mátti tíverri ein stórur máti fara fráhúsi heimi men hyngu eftir upá skuldina men sjálvt í teimum ringu tíðunum megnað at fólkagjaldað afturupá sær so har er eingin váitíð er n ein trygg íløga men bankarnir fáa megin barna sína innkening upp á virðið av tí harðtarbeiðandi vanliga føroyingini sum arbeiðir í so og siga í øllum liðum í samfelagnum meðan stórrkapitalurin fær bara fyrimunir
takk síðani er tað edva jacobsen ger so væl i frúfor
kvinna kenni eg rættiliga væl útboð eyspurningur bæði við húsinum bear bygd og í tórshavn eg veit bara ta svist mann lók av at mann ikki lova at taka nakransum heilst kostina ísum alógav sum tað bleiv tosa um tá at mann skuldi koyra tnega du orentuna burtur so er ein manku har av pengum sum skal inn aðra vegin eg sigi ikki at alt skuldi inn aðra vegrð men tað vildi ávirka rentuna hjá rættiliga nógvum húsaeigarin í føroyum og og so kann mann siga tað at tað ikki passar men men soleiðis eru meganismurnar inngjøgnar skulu koma onkustaðni frá og tá rakar tað veruliga tann sum ætlar sær at seta seta búgv og avbjóðingin er nógv størri í dag men húsaprísirin eru ófatiliga nógv broyttir upá tey síðsuog tjúgu áruni rættiliga nógv at hvat tað kostar meir at byggjandi hús í dag og fáa faturin í húsum og tað verður at svíða hjá nógvum fólkum vest rentan endar uppi aftur har upp á nógv prosent
takk høgni hoydal ger so væl
jú men eg havi ser ilt fyri at skilja særtrongdina til nú hoydi eg bæði edvar jacobsen og og stefan klein poulsen at mann setir seg í í í at verja bankarnar ja eg veit væl tað er tað er eisini er strævið hjá hjá hjá hjá bankaleiðslunim hjá og hjá starvsfólki bankunum at fáa alt oman yvir seg eftir trýsti frá bæði danska fíggjareftirlitunum og finansielstabilitet og og nevndum sum vila hava meira meira yvirskot til partaleigararnar men men vit sum politikara mágu stilla okkum á síðuna hjá tí vanliga fólkinum sum rindar alt hetta gildi og sum møgu rinda tað í ígjøgnum ættarlið altsu hvusu nógvar pengar hava føroyingar rinda til bankarnar tað kostaði okkum hús o heim fimm túsund fólk fluttu av landinum hussu skal mann sita verja bankarnar bankarnir taka seg ríst at betalt han eisinivið ómakskjølduni sum it síggja í hesum svarinum so so tað er rasmus edva jakosen sigur vespurrentan so eisini ferð up so er tað uppaftur truplari hjá tí vanliga føroynskn at byggja hús sogtað er tað við ekin ta hugsa um og ikki sita og beri bøt og taka fyri bankarnar sum hava havt risið yvirskot eisini aftan á at mann fór inn við almennum pengum og bjargaði teimum bæði fíggjarkreppuni og sjálvandi longur aftur í í tveyoghálvfems eg haldi tað er altso eg haldi tað er okurt nógvsum fegva tíð sum fer fram yri
klein poulsen ger so væl
takk fyri frú forkvinna fimm minuttir eru nokk so stuttligr til at fara ídjúpna í sínum sjónarmiðjum h og áðrenn høgni hoydal beskelda meg fyri at forsvara bankarnir so at notera mær í er at eg vildi ikki forsvara bankarnir í mínari fyrstu røðu tað var hett her við at n afturvendandi skyldar bankarnir fyri at stjala frá fólki við negativari rentu har eg bara royndi at lýsa mínari fyrrrøðu at negativ renta er ein marknaðarstøða sum eg haldi ikki akkurát tað hevur verið entiliga ein ein fyrimunur fyri fyri bankarnir tí at bankarnir betala sjálvir eina negativa rentu tá tá teir seta sínar reservur í tjóðbankan og tey tølini eru faktiskt ikki komin við vit hava bara fingið brutu vit hava faktiskt ikki fingið neyttu tøl í svarinum tí at spurningurin er ovaverts mann er orðaður so tað tey tølini eru faktiskt nakað lægri men tað er ikki at eg vil forsvara bankarnir eg vil bara vísa á hvussu marknaðarkreftirnar virka og summi vilja altíð gera inntriv ímóti tí og eg haldi at tað kann ofta gera størri skaða enn gagn og høgni hoydal nevnd aftur hóast negativa rentu so hava bankarnir stór yvirskot tað er ikki negativa rentan og eg haldi eg haldi tað er ein misskiljing ella misvísandi í øllu førum at siga so og ja eg kann strika undir upp á tað sum høgni hoydal sigur viðvíkjandi at tað er blivið dýrt at seta búgv tí eg blíivi ólukksáliga dýrt hjá teimum ungu familjuni at seta búgv og tað prøva tað veit iki tað veit eg frá mær sjálvum og frá frá mínum javnaldrum at tað er ikki bara bara at seta búgv og og tað r tað er ein so stór avgerð mann skal taka og tað er so stórt trýst á bústaðarmarknaðinum at at eingin vil forhasta seg tá tað kemur til hesa stóru avgerð og sjálvandi er altíð ein stór avgerð at seta at seta búgv men eg haldi at at at trýstið er blivið deka nóg stórt ø men men har haldi eg at tað er tað eru eisini aðrar kreftir upp á spæl enn enn enn bara bankarnir bankarnir eru øgiliga sentralir tá tað kemur til húsabygging men men tað eru nógvar aðrar kreftir sum sum trýsta prísirnar upp vit hava vit hava havt fólkavøkstur í nógv ár nú og og prísur á á tilfari sum heild eru farnir ótrúliga langt upp og og tað er alt hetta sum ger tað meiri torført í løtun í øllum førum at at byggja sær eini hús so nei tað er ikki verið mín hendsingd at forsvara bankarnir endiligani av bara afturvíst hesar útsøgni um negativur rentu heta erikki r fyrstu ferð eg ag gera tað tí eg haldi tað er ein ein misskiljing øbankarnir skulu sjálvandi ikki fáa fáa fítt spæl og teiteirvera reguleraðir øgiliga væl í dag tað var øgiliga nógv krøv sett til teir og tað verða fleiri ferðinir nevnt av andstøðuni at vit hava dugiðpol dugipol vit hava tveir stórir bankar og eg dugi ikki altíð at gjøgnumskoða um um um teir misbrúka sína støðu ella ikki eg kann í øllu fru iki bara sleingja hvat sum helst út her tí tað eg veit ikki og tú hevur tosað um hesi avgjøldini og har er landsstýrismaðurin nevnt at mann kanska setir á loft á soleiðis at so tað er ikki verður misbrúkt og tað er tað er sjálvandi skilagott tí at tað er okkara uppgáva at halda eyga við og og lóggeva soleiðis at serliga í í í vinnugreinum har har tað eru fáir aktørar at mann heldur gott eyga við tí at og vit hava kappingareftirlit og og og hvat veit eg so so tað vil eg afturvísa at at eg bara vil forsvara bankarnir men vil endurtaka at fyri aftupengarnir hava verið okkum til øgiliga stórt gagn og og og eg haldi at eg haldi ikki øll eg haldi at nógv fólk sum faktiskt ikki skilja hvat pengar eru í dag tí at tað er tað er bara eitt derbar eitt eitt pappír sum vit seta okkara álit á tað er faktiskt rein trúgv sum gera at pengarnir hava eitt virði og og tað ger at mann kann koma í ja heilt serliga støður eitt nú negativa rentu sum vit hava upplivað seinastu tíðina takk fyri frú forkvina
takk ein viðmerking frá pálli at renna túgvugjørs væl
ja takk fyri forkvinna eg royni í so lítlan mun sum gjørligt at koma við ráðum til yngri tingfólk h men eg havi kortini eitt hjartabarn sum eg næstan altíð má viðmerkja tað er til at hava for stórt álit á bankaleiðslu einki um bankafólkini tey sum arbeiða í bankanum tey gera sítt opna og ærliga arbeiði so væl sum yvirhøvur gjørligt ivist ikki í tí men bankaleiðslur vísa seg at hava eitt sindur trupult við at ásanna hvør veruleikin er fyrr enn ov seintin og tí er ella neyðugt av politiska skipanin átekur sær tann ikki eitt sindur keðiliga leiklutin at vera tann sum ansar eftir ella heldur í oyruni á á bankaleiðslunum soleiðis er tað nornað takk fyri
klein poulsen ger so væl
ja eg veit ikki um eg skilti hasa viðmerkingina rætt frú forkvinna altso so vit ja vit sóu tað at at fleiri bankaleiðslur faktiskt spældu av særd ella ja í í tvey túsund og átta og tað frostreraði øll fyri meg rættiliga nógv eg kann ikki tosa fyri øll og at at mann kundi koyra á ein ein e sovoroya linju í bankanum og koyra bankar á heysin og har mann so far inn ja mann kann siga at at landskassin og og aðrir kassar fara inn og rædda av bankunum tað hevur tað hevur eisini frorstrerað meg og eg veit ikki eg veit eg veit ikki hví pállareynatúgvu fær tað ta mynd at at vit forsvara tað taðtað hevur ongantíð verið mín hend sygd í hvørki í dag ella í hetta vælskeiðið tí at sjálvandi skulu vit halda gott eyga við tí og og vit hava sett so nógvar lógir í gildi hetta seinasta ár tíggju sum sum nettupp skal forða fyri tí at bankar fara
takso er da anni golsen ger so væl ja ja fyri forkvinna
ja tann negativa rentanum hevur verið irriterandi fyri fyri okkum øll og uttan iva eisini fyri bankarnar men tað sum eg kundi hugsað mær at at spurti stefan klein poulsen um um hann heldur ikki at mann eigur at fáa eina vágameting av tí føroyska sethúsamarknaðin altso okur hava ein ótrúkkla út í heimi við krígnum niðri í okraini altso hvussu kemur tað ávirka rentustøðið kanska hjá teimum sum akkurát hava fest seg búgv í høvuðsstaðnum eitt nú fyri nógvar milliónir hvussu kemur tað ávirka at inflatiónin hækkar at rentustøðið hækkar at at oljan hækkar og so víðari at mann ikki eigur at fáa eina váðameting av hvussu tann føroyski sethúsamarknaðurin hevur tað
gleima oulsen ger so væl
jú eg haldi at tað verða gjørdar nógvar metingar eg veit ikki um nakrar vágarmetingur verður spesifikt gjørd fyri sethúsamarknaðin tá tú ikki svarar uppá her nú og vit kunnu gera tað vóru øll frá hvørjum gjørdar nógvar forsøgnir bæði um inflatión og rentustøði og annað og tær eru altíð óvissar men tað sum haldi eg bliviivið staðfest í øllum førum tað er at prísirnir altso sethúsaprísirnir eru vaksnir skjótari enn lønirnar og og tað vil í síðsta enda skapa eina eina bobblu og og ja kunstiga høgir prísir so jú sjálvandi skulu vit fylgja við fylgja neyvt við um um um hetta eru reallir prísir ella um ið dyrina út í eina bolli og um um fólk faktiskt klára at at tala tey lán sum tey átaka sær tað tað haldi eg er ein sjálvfylgja
takk fyri tann næsti at røða verður erhard joensen ger so væl
takk fyri frú forkvinna ja interessantur interessantur spurningur sum pálla reynatygvu kom við og eitt øgiliga greitt svar sum landsstýrismaðurin kom við rentan er prísurin á pengum rentan er tann prísur sum pengar hava úti á altjóða marknaðinum okur eru partur av altjóða kervinum tá ð tað snýr seg um pengar teir sum føra pengapolitikk tá mann hugsar føroyskan føroyskan pengapolitikk so er tað jú danskitjóðabankin sum bestemmar rentuna og soleiðis er tað bara tá i mann nú altso tá ið mann tá ið mann tekur hesar negativa rentuna soleiðis heilt yvirskipa sæð hvat hvat merkir tað so og hvørjar avleiðingar kemur tað at hava ella hevur tað á búskapinm mín greiða fatan er at tað hevur eina forstyrkjandi ávirkan á til dømis setirs á prísi tavilsiga prísurin á prísurin á og eftirspurningurin eftir til dømis sehúsund og íbúðum verður kunnstiðahøgur tá tú hevur eina negativa innlánsrentu tí í staðin fyri at tú koyrir pengarnar inn til eina negativa rentu so roknar tú við at visti til dømis keypir fasta ogn jørð ella setir seg til íbúð so vilt tú fáa eina eitt kapital avkast so tað í sær sjálvum er forstyrkjandi til at mann fer ein kunnstiga høgan cog íbúðarprís tá ið tú samstundis hevur eina útlantsrentu sum er ein fyrsta prioritet landsrenta í dag er upp á tvey komma tvey komma áfimmoghálvfjerðs prosent tað er søguliga logt søguliga logt og vissi mann fer at rokna eftir renti marginalunum tavil si at tann munur sum er upp á innistandandi og útlantsrentuna til fyrsta prioritet so hevur hann eisini so er hann faktiskt eisini søguliga logur rentumarginalurin soleiðis sum eg minnist tað frá tí tíðini tá eg arbeiddi í banka í fýrsunum tá var rentumarginalurin væl hægri innlápsrentan á pengum var gott nág kø men setursarenta væl sanniliga eisini ø og forbrúksrentan var enn ov hægri tað sum eg haldi er eitt sindur bekimrandi tað er um tað sum partur av peningarenslunum hjá okum skal verða altso loyvt at taka negativar rentu tað tað tað stríðið jú ímóti øllum logikki av tí sum bankar hava verið í allar allari fortíð tiv hevu altíð fingið pengar fyri at hava sum bankin kundi adminestrera og lána víðari og og tenibá hendan tíðin sum okur hava livað í trúgvi er yvirstaðin eg trúgvi at tá okur standa kanska um eitt hálvt ár ella eitt ár tá er negativ renta inni í bankanum søga soleiðis sum sum sb og og fd arbeiði í dag so havi tað boðað frá rentuhækkingum tað kom ein í mars og tað kemur garanterað ein aftur í heyst so so tann parturin trúgvi eg loysir seg av sær sjálvum eitt sum hevur verið diskuterað eitt sindur her tað er ognarparturin hjá landinum í bankt norðdig nú var bara ein góðan minutt eftir so e ætlaði líka líka at at nevna tað mín persónliga meting hetta er ikki floksins meting mín persónliga meting er tann at okur skulu ikki selja onnrapartin í banknordigk eg haldi tað er gott at landið eigur fýraogtretivu prosent fýraogtretivu prosent svara til ein blokerandi minniluta og og tað kann tað kann vera við til alt annað líka so eigur tað at vera við til at man hevur mann kann stýra tí føroyska tí banknordic og betribanki og og norðyra sparikassi sum nei sifribankarnar og tann lítlu bankarnur teir fylgjast øgiliga væl at so visti tað almenna eigur ein blokerandi minniluta í einum stórum banka so hevur tað eina ávirkan á og kann hava eina ávirkan á hvønn veg mann vil hava at útlands til dømis útlands og rentupolitikkurin hjá einum hjá einum banka er so tí haldi eg at tað er sera umráðandi at okur ikki selja tann partin ikki tí at okur skulu a fáa ella sjálvandi koma okur at fáa tað men ikki fyrr upp á grund av at mann kemur at fáa vinnusbýti inn hvørt ár men at mann kemur hava eina ávirkan á tað samlaða føroyska peningaliga kervið tí haldi eg tað er týdningarmikið nú fái ikki tíð nei frú forkvinna tíverri ja nú er liðugt
ja ein viðmerking stefan klein poulsen ger so væl
ja frú forkvinapengarpolitikkur tað eru jú tað sum tjóðbankarnir føra teir teir seta rentustøði teir kunnu velja at pumpa meir pengar út í samfelagið ella ella keypa opligatiónir fyri at taka tar út aftur og soleiðis stýrma rentustøvunum og og tað er tað sum e u og usa og fleiri onnur stór veldi hava gjørt teð hava trýst rentuna niður ígjøgn tí mann ynskir ein hægri vøkstur og ogg hesi tankiri eisini mangan streyfa meg um um mann faktiskt purur upp undur ein ein kuntstigan vøkstur tí at tí at mann koyrt rentuna so langt niður men pengapolitikkur tað er so ikki nakað sum vit fáa havt beinleiðis ávirkan á í føroyum tí vit hava ikki ein tjóðbanka og vit vit vit føra bara fíggjarpolitikk í føroyum so heta nakað sum kemur út í frá men men tað eru sanniligan eisini bekimrað meg um um mann ikki í europa aðrastaðni faktiskt strembar eftir einum kundskium vøkstri
tøg erhard joensen ger so væl fyri
frú forkvinna ja tað er púra rætt sum stefan klein poulsen sigur okur føroyski pengapolitikk í føroyum tað segr at danski tjóðbankin tað ger cb og tað gera fd so so har skulu okur ikki tað pjrøðarstiki at diskutera men tað at rentan er søguliga lág s rentan verður brúkt til at stýra inflatión tað er líkasum málið at halda inflatiónina upp á umleið tvey prosent tað brúkar mann rentu vápnið til um mann hevur prøvað í fleiri umførum aftan á at mann hevur sprænt nakar túsund milliardir dollara út í systemi fyri at halda hesum vøkstrinum at sett rentuna lítsindur upp aftur aftur og tað er víst seg at virðisprøð og annað tað er falli altso til bons og mann er bangin fyri at inflatiónin kemur upp aftur aftur og so steðgar vøksturin einaferð afturat og eg eri bangin fyri eg og tað meini eg veruliga eg ri bangin fyri at tað verður ómetaliga trupult at heva rentuna aftur tí man eg bangin fyri vøkstrinum og okur hava eina inflatión nú og um so er at tokur kunna hava eina høga inflatión leingi kann e fáa tíggju sekunda afturat frú forkvinna vis kuku kuma hava eina høga inflatión leingi og okur vita at okur fáa eina rentuhækking tað er tann giftigasta blandingin tí tú kansn hava við einum búskapi tí tað endar altíð í katastrofi og tað kemur tað eisini at gera hesiferð so tað er óalmindiliga týdningarmikið at okur halda okra part í bant nordik soleiðis at okur hava eitt lítið sindur av
tíða í okra fíggjakerð takk fyri bollareiðum tykkum ger so væl takk fyri
erard joensen færi eina áhugverda røðu og áhugaverda útmelding um um ognarskapin almenna ognarskapin í í barknordikk tað er nú eina soleiðis n nú eri eg sjálvandi ikki bankamaður og og o burdi sum so stettik út talan meg um hesu viðurskiftini tí at eg eri bara ein ganska vanligur borgardag tað kemur til at tar er men men eg hugsi mær at ein av orsøkunum til at mann hevur eina øgiliga lágar rentu er fyri at økja um umrenslu av pengunum við einum lágari rentu so fær mann eisini prísini hægri upp ella hvussu fært ta lons wolumi sum tú kann sum tú kann heingja upp á hvønn einstaka ella hvør einstaka familju til at at vaksa enn tí at renturnar eru so lítil partur av av av gjaldinum er tað nakað um tað erard joensen og kann tað eisini ávirka hvørja møguleikar mann hevur fyri at fáa fígging til hús úti á setrs úti á bygdi takk fyri
erhard joensen ger so væl
fyri frú forkvinna rentan takk fyri spurningin polla reynatúgvu rentan verður brúkt til at stýra inflatión tað er tað vápni sum mann hevur so hevur mann umframt at mann hevur havt rentuna so lágar sum mann hevur so hevur mann undarligt nokk fyri at halda vøkstrinum og kanska serliga í í í koronatíðinum so hevur mant prøva upp á at prynta pengar mann hevur pryntað og prynt g prynt og pryntað um mann hevur felagspresturnar hava koyrt heitar sjálvt um okur hava legsti imflatión nakrantíð og legstur rentur nakrantíð so eingi av hesum tingunum í dag tangapolitiskt hanga saman og tað vita allir fíggjarfrøðingar og teir sita bara og klára sær í nakkanum og siga hvat er tað sum kemur at henda tí okur vita ikki hvat kemur henda titiur hava ongantíð verið í hesari støðuni fyrr sum okur eru í beint nú við tí mongdini av pengum við tílvrentuni og við tílogu ví iflatiónini okur ana ikki hvat kemur at henda og tað okur kunnu bara sita og bíða men onkur inclusiv undirritaða rokna við at tað er altso bara ein atombomba sum okur sita á og tá ið hon so brestur so eri okur so eru okur ómetaliga illa farnur takk fyri frú forkvinna
takk fyri tann næsta røða verður edvar jacobsen frú forkvinna
men men tað kann gera tilverun eitt sindur óbeagilig nú tók e bara líka orðið aftur og tað var tí ati g veit ikki eg haldi tað atbrúi meg ikki um at vera ein sum verur løgd undir at at halda við bankum og ikki og ikki hava nakað við kundan at gera tað er jú beinleiðis skeivt eg havi sjálv verið í parturin í bankakervi í nógv harrans ár líka so væl sum onnur sum er inni her men visti tú tekur ett cetsalanpá tvær komma fimm miliónur sum er eitt gemetvanligt húsalan úti á asso í hvørjum króki tú fært ikki havt eitt minni lán fer rentan upp í tveimum prosentum so er tað fýra túsund krónur fýra túsund hundrað og seksogtrýss krónur av skattaðum pengum ein borgari skal betala eyka og vist tú bara siga at hon fer upp í einum prosenti og tað er rættiliga mann sigur tað er rættiliga lítið alts tað tað kann ræðuliga skjótt henda í morgin illa um eina tíð sjálvt um allarse meganismurnar sum eru nú eru íg spæl so er tað tvey túsund krónur sum skulu út á lummanum afturat til húsalágn og eg trúgvi at tað fer at svíða hjá øgiliga øgiliga nógvum familjum og visti tú setir fýratsun krónur upp ímóti einum eventuellum gjaldi fyri eina kontu sum tú kanska hevur meir út yvir tað vanliga sum tú kanska fært at gjalda á fimtan krónur illa tú fært tríggjar krónur fyri a at flyta eina flyting so trúgvi at at ómetaliga nógv nógvir kundar fyri sekkja tað fram um at fáa eina rentuhækking tí tí at mann má eisini seta tingini perspektiv at visti tú skalt betala fýratsn krónur meir í inn á fíggjarkontuina í lán bara við at hava tvær endn hávar millión lán tað tað er tað er einki óvanligt í dag nógv hava meir enn tað og tí eru vit so ófatiliga følsom pá rentuna og niðri eg veit a at at kenni onkran sum keypti eina leiliheit í desemburmánað og og fastfryst rentuna í danmark hvat rentu fleiri rentuhækkingar á verð síðani og og og tað ger so eisini tað at tað er avbjóðandi bæði við at selja og keypa sjálvandi tí at rentan er jú tað sum tú sum mann sigur tað er tað er prísurin upp á tað sum tú gert báðar vegir men sjálvandi so so verður tað nokk sagt ja men fyri tað um eingin av hasum gjølduni vóru so hevði rentan kanska ikki farið upp men tað sum mann fekk inn í bankar fyrr tað var rentan nú er mann flutt seg frá rentu um mann mann hevur onnur gjøld inni eisini sum er inntøka til bankarnar men tá vardar regulert barnafamiljan sum betalti gildi at tú hevur nakrar milliónir í eini rentu av av innlánti tað er tað eru nokk so nógv tey sum hava nakrar krónur um hendi sum betala eitt sindur viskuman skal vera púra ærligur tí soleiðis er tað eigur tú fimm seks hundrað túsund a bók so ert tú ikki so forferdilig illa koyrandi tað vildi eg ikki sagt tá tá fær tað forbí hjá mær at kalla smaspara tað má eg siga men tað er so nógv sum vit tað er so ymiskt sum eg síggja upp á hetta her hjá summum er tað nógvir pengar h en øðrum er tað lummuull ha sta man begjana smakkum smásparara og tú kanst eiga enni seks hundrað túsund áðrenn tú hevður bebetalir negativar rentu tá haldi eg ikki at mann hevur situr undir liðini á nógvum kundum í bankunum tað er púra sikkurt tá situr mann undir undir onkrum tungum dreingjum og gentum og konu tí at tað tað er ikki tá er tað ikki smasparir sum betalgild trtú kanst hava tú kanst seta i vit vita tað øll vistu it lesa heimasíðurnar so vita vit hvør tað er sum etalar neguativ a rentu men hon er keðilig hon er óinsavt men hon fellir ikki til tann næstan babsum hevur tað ordiliga stramt og hevur eina lítla inntøku og akkurát fara at endan at røkka saman hann tann tann kundin far tað astrævið vissu rentan hækkar eitt prosent útlantsrentan ta erso gamla plussliga av við tvey túsund krónur afturat sum mann kanska ikki hevur og tá er tað heilt onnur ting sum koma í spæl og tað havi eg møtt ótrúliga ofta í mínum yrki av sanniliga sitið undir liðunum av nóglum kundum hvar mann hevur teir smáu pengarnar at arbeiða við og má fáa ein skógu desembur tí nú er tað jól og má fáa ein skóga tí nú er tað summarfyria og alt hetta her so mán virkuligani møtir tá man ikki hevur teir stóru lønirnar at rotta við tey blíva hart rakt bara av einum prosenti í í nni í í í rentuvøkstri og kanska vild ú heldur ynskt at tey høvdu tíggju krónur upp á eina ein ella aðra flyting vistu tað skulu verið sett upp ímóti hvørjum øðrum men ein sera áhugaverdur spurningur vit kundu gott blíva við men nú fer tíðina at fara takk fyri frú forkvinna
takk siga nær tað pollar eina túgvu spyrjarin sum fær orðið ger so væl takk fyri
forskvinnan og eg skal eisi nil høvi at takka bæði landsstýrismanninum og og øllum tingfólkum sum hava luttikið í kjakinum um spurningin tað hevur verið áhugavert og kundi í veruleikanum verið kundi í veruleikanum verið eitt eitt eitt eitt eitt orðaskiftiskjak um hvussu hvussu vit handfara bankar og og bankavirksemið og um bankaviðurskifti hjá hjá tí vanliga fólkinum sum sagt haldi eg landstýrismaðurin hevur øgiliga væl svarað spurningunum og tað hevr verið gott at fingið svarini samlaði so so greitt soleiðis at tað eisini er brúkaravinarligt fyri fyri vanliga føroyingin tað stutta at langa er at í hesum tíðarskeiðnum í posi fýra fimm árini so hava bankarnir í negativari rentu og í og í ómagsgøldum tikið seks hundrað og tíggju milliónir krónur inn yvir tey fýra fimm áruni og tað er hóast alt ikki einki tað er faktiskt ein ein rættiliga stór upphædd og um míttum mín høvuðsrokning ikki er heilt skeiv so svara tað til umleið tólv túsund krónur fyri hvønn føroying hvønn einasta føroying millum null og hundrað og seks ár í hesi her í hetta her tíðarskeið eg haldi eisini at eg haldi eisini at argumentatiónin fyri negativu rentuni hon hangur ikki ordiliga saman tí munurin ímillum úrslitið hjá bankunum taka bank nordi sum sum dømi bara so er so hevur bankin omanfyri hálvt annað hundrað milliónir í avlopi y úrslitið um mann ikki fekk loyvi at taka ta negativu rentuna taðvil siga at mann hevur viljað havt eeg kundi kanska í ein ávísan mun skilt ta vist tað var tað at at at raksturin hjá bankanum gav halli men tað er nú einans soleiðis at tað ger hann ikki og hevur heldur ikki gjørt í hesum tíðarskeiðinum so tann negativa rentan hevur bara verið eitt ella annað slag av leskimeti omaná hjá hjá omaná rómannum hjá hjá bankanum tá haldi eg tá blívur tað tað blívur tað at gera gera sær odalt av eini marknaðarstøða sum sum er øgiliga øgiliga lukrativ fyri fyri bankan tað tað verður ringt at viðgera hesi viðurskiftini uttan at at onkur kennir seg illa og eg skilji væl at at bankaleiðslur sum uttan iva royna at gera sítt besta arbeiði at tær eru iroteraðar tá ið vit viðgera bankarnar upp á hendan mátan meni men tað er nú einaferð soleiðis at tað er ein leiklut sum vit hava sum sum politisk skipan og og vit hava tíverri alt ov ofta verið í teirri støðu at at at vit noyðast at spenna at vit sum politisk skipan koma í ta neiðslu at noyðast at seta tann vanliga skattgjaldaran fyri tær miseydnaðu fyri tey miseydnaðu bankaævintýri og tað vilja vit í so stóran mun sum gjørligt sleppa undan ella fyribyrgja og sleppa undan at gera ein aðru ferð so alt íð alt túsund takk fyri eitt áhugavert spennandi gevandi orðaskifti takk fyri forkvinatakk fyri
tann næsti at røða við landsstýrismaður magnus rasmussen
gersvælja takk fyri frú forkvina ja eg eri samdur í við tí sum hevur sagt at hetta verið sera áhugavert pollareynatigvu s takk fyri spurningarnar tí at visti an kki fært spurningarnar so so svaraðr mann ikki og teir vóru ítøkiligir og eg trúgvi at tað kann eisini brúkast sum tilfar víðari fram eg tonkti bara at nevna eini tvey trý ting tað bleiv spurt um hendan her bruttuinntøkan av negativum rentum um um mann tá hevði trekt tað frá sum bankarnir betala við at plaserað pengar tað ertað ikki altso bankarnir tá teir plaserað pengarnar so so eg ehavi teir betalt negativar rent í hesum tíðarskeiðnum men men tað er ikki í hasum talinum so varðað eitt annað nevnt tað er hett her við at bankar fóru á knóranum og vit sum føroyingar og sum samfelag ptant nógvar pengar tað er millum annað tí maner sett so sterk krøv til bankarnar seinastu árini við hesi her bjálvingini teir skuldu eiga sou so nógv og mann onkuntíð heldur næstan at tað er mestsum ov mikið men tað er nettupp fyri tí fyri tað at skuldi tað gingið galið sum mann ikki vónar so eiga teir t kunnað reetablera seg uttan at mann fer í lummarnar hjá skattaborgarinum tað er hvussu er endamáli ø eg fekk ein heilt ítøkiligan spurning frá høgna hoydal um um het he við at selja bant nordik tað er ikki nøkur endalig støða tikin til tað í í samgonguni tað hevur verið upp at venda og tað er ikki nakað man bara gera soleiðinar utsnar víðari tað skal mann sigur fyrireikast bæði væl og virðiliga og eisini fyrimunir og vansar og vit hava hoyrt ymiskar útmeldingar um hvat er rætt og skeivt so tað er ikki komið har til at mann fer at at gera tað og so er tað eisini sum tað bleiv nevnt tað er altso fíggjarmálaráðharrin sum varar av tí vist tað skuldi komið eitt sindur víðari so fari eg bara at takka yri hesa her viðgerðina takk fyri frú forkvina
køgni hoydal ein viðmerking ger so væl
ja takk fyri svarið til landsstýrismannin gjøgnum forkvinnuna eg fái bara at spyrja tað sum eg eisini royndi at fáa svar upp á at at hugsar landsstýrið fyri sær at fremja eina sølu av banknordik av tí partinum ella tað sum vit fráboða viðvíkjandi tjaldur og smyruleið uttan at komað koma í tingi
takk fyri magnus ræst húsann ger so væl
takk fyri fyri fólkanina har má eg bara svara spyrjaranum at tað tað dugir ikki at svara uppá takk fyri
og ein viðmerking frá erhard joensen ger so væl
takk fyri frú forkvina ja tað er nemliga sum landsstýrismaðurin sigur tað er at at bjálvingin í sær sjálvum nú er tað verður tosað eit sindur aftur fram um ella nevnt at síðsta teir fór áknorðan so varð tað fyri at fólk sum sum reytaðu teir men við teimum reglum sum eru í dag so er tað soleiðis at visti tað fara av knorðan so skuldu teir kunna reetabilera seg dagin eftir tað vil siga dagin eftir við eygnum pengum tað vlsig at mann kal ikki í lummarnar aftur hjá í hvussu so er so er tað intensiónin við bjálvingini takk fyri
maðurin ger so væl
sja tað er tað sum er hent nú seinastu árini at tað hava verið sett sterkari sterkari krøv til til bankarnar ið kenna klatið við sifibankunum og so víðari nettinfyri sum er at joensen sigur at skuldi tað gingið galið sum vit ikki vóna so skal bankin klára at sart upp dagin eftir við sínum egnum pengum og ikki fara niður í lummanská skattarborgarum sohesnar sum tað hevur verið onkuntír fyrr takk fyri
takk fyri so var hesin skrivligi fyrispurningurin svaraður og vit fara til seinasta málið á skránni í dag sum eisini er ein skrivligur fyrispurningur og tann spurningurin snýr seg um útbjóðingarumfar til leiting eftir og framleiðslu á kolvetni og tað verður bjarni kára sum petersen sum spyr ger so væl
talan er um ein skrivligan fyrispurning til magnus rasmussen landstýrismannin í umhvørvisvinnumálum og eg kann lesa spurningarnar upp spurningur eitt er grundarlag fyri at fyriskipa eitt sætta útbjóðingarumfar til leiting eftir og framleiðslu av kolvetni í føroysku undirgrundini spurningur tvey arbeiðir landsstýrismaðurin við at fyrireika eitt framtíðar útbjóðingarumfar tilleiting eftir og framleiðslu av kolvetni í føroysku undirgrundini spurningur trý hvørjar inntøkur til land og kommunur kunnu væntast av einari møguligari oljuvinnu í føroyum og spurningur fýra kann landsstýrismaðurin sameina leiting og framleiðslu av kolvetni í føroyum við politiska ætlanirnar um eina grøna umlegging av orkuframleiðsluni og málið um at minka samleiða føroyska útlátið av vaksrúsgassuum tað er soleiðis at í fleiri umførum tá hevur løgtingið samtykti fleiri útbjóðingarumfar til leiting og framleiðslu a kolvetni tað fyrsta var í tvey túsund og í tvey túsund tann næsta í orskiftinum tvey túsnog fýratrýss og fimm tá triðja tvey túsund og átta og tá fjórða e tvey túsund og sekstan g seytjan og tað fimta í tvey úsndog nítjan harumframt so hevur tað í tvey túund ogtrettan verið loyvi latin umvegis so kallaðu ópindor skipan áhugin fyri føroyska landgrunnin hevur verið skiftandi hetta er millum annað orsakað av høga framleiðslukostnaðinum og prísinum á olju á altjóða marknaðinum og hóast einki virksemi hevur verið á føroyska landgrunninum seinastu mongu árini so hevur tað verið bæði áhugi fyri og virksemi við royndarborðingum í øllum førum nær við tað føroyska markið serliga er nógv framleiðsla av olju sunnanfyri markið millum føroyar og hetland í løtuni tragisvís er oljuprísurin hækkandi og mann kann seta spurninartekin við um tað aftur fer at verða áhugavert at kanna føroyska landgrunnin fyri kolvetni við úrtrótti fyri eygað ein møgulig oljuvinna í føroyum kundi havt við sær nógv vinnuligt virksemi og nógvar inntøkur fyri land og kommunur umframt arbeiðspláss og ymiskt avleitt virksemi men samstundis hava vit stórar avbjóðingar við tí nógva útlátinum sum framleiðsla og brúka kolvetni førir við sær bæði í føroyum og kring heimin ætlanin er at føroyar gerast grønara landi í tvey túsund og tretivu og í danmark hevur fólkatingið samtykt ikki at útflýggja nýggj loyvi til at leita eftir olju og gassi í norsyónm tí er viðkomandi at taka grundleggjandi orðaskifti um hvørt mann kann sameina leiting og framleiðslu av kolvetni í føroyum við politiska ætlanirnar um eina grøna umlegging av orkuframleiðsluni um málið um at minka samlaða føroyska útláti av agass ikki tykkunna siga frú forkvina so er hetta ein øgiliga prinsipiellur spurningur og eisini eventuelt ein prinsipiell avgerð sum skal takast vit vita á tí einu síðuni at heimurin hitnar orsakað av veðurlagsbroytingunum sum stavast av at vit brúka kolvetnisevnir hinvegin vita vit eisini at oljan fer at mest sannlíkt vera her í okkara samfelag og okkara búskapi í mongára tíggju afturat og tí er spurningurin um føroyar kann loyva sær at vera ein partur av tí vinnuliga virkseminum og ein partur av tí orkuframleiðsluni sum verður útboðin á altjóða marknaðinum har næsta er tað eisini spurningur um at vera sjálvforsýnandi við grønum orkuloysnum men eisini at vera sjálvforsýnandi í mun til veiting av olju og gassi tað nýggjasta dømi eg kanska at mann hevur sæð oljuprísirnar hvat er hent við teimum síðani innrásini í ukraina um mann er eisini funnið út av at tað kanska ikki altíð er so smart at duga ov nógv frá dúga ov nógv upp á olju og gass frá sokallaðum slngstatum tí er tað eisini prinsipiellur partur av hesum her orðaskiftinum ø nú havi eg lisið svarið og eg haldi har er nógv áhugavert millum annað hvussu søgan hevur verið við olju leiting í føroyum h tey sum eru eitt sindur eldri enn eg hava upplivað ta tíðina tá ið mann virkliga væntaði nakað av føroyskari oljuvinnu men sum so ikki bleiv til nakað h men mann hevur gjørt nakrar royndir nakrar positivar royndir og mann veit við rættiliga stórum sannlkindum at tað er olja og gass í føroyska landgrunninum men kanska ikki nóg mikið til at gera tað økonomiskt rentabult áhugin í føroyum hann hevur verið øgiliga svingandi men nú tá ið oljuprísirnir nú vita vit ikki hvønn veg tað kann fara men tá ið oljuprísirnir eru so høgir so kann tað brádliga vera grundarlag aftur fyri at eftirkanna føroyska landgrunnin fyri møguligum resevarum og um neyðugt við við hóskandi nøgdum at fara í holt við útrótti av olju ella gassi øh harafturat so eru eisini har er ávísti áhugavert eisini at lesa í svarunum við hetta her við at at tað kann merkja øgiliga nógv arbeiðspláss føroyar eru forvegin nokk stórur partur av oljuvinnuna kanska serliga í norra vit hava nógv ortjúg virksemi hóast tað e ikki ein dropi av olju sum er útvunnin í føroyum h men við einari potensiellari oljuvinnu so kann tað jú bera við sær mong arbeiðspláss hátøkniliga arbeiðspláss øhog tað kann bera við sær øgiliga stórar inntøkur fyri bæði land og kommunur og nógvar blutfasliga høgar lønir øh tí haldi eg tað er ááhugavert at spyrja hendan her spurningin sjálvandi væl vitandi at hetta er lutfasliga konsirvatielt nú tá ið tað grøna er tað nýggja svarta øh men tað er altanná líka ein ein vesindiligur spurningur tí at finnur mann eitt eieitt eitt resevar í einum felti í føroyum so er tað sambært svarunum vissi mann skal samanbera við einum felti norðurskotlandi ukring sketland jamen so kunn so kann tað merkja inntøkur fyri

so tað er rættiliga prinsipielt eisini um mann vil loyva sær at siga nei takk tili tað

samanumtikið so haldi eg ati tað er viktigt at vit fáa hetta her orðaskifti og tí eru spurningarnir settir til landsstýrismann í hesum
magnus rasmussen landsstýrismaður fær høvi at svara ger so væl
takk fyri frú forkvinna og takk fyri spurningarnar

er grundarlag spurningur eitt er grundarlag fyri at skipa eitt sætta útbjóðingarumfar til leiting eftir og framleiðslu av kolvetni í føroysku undirgrundini har er svarið soleiðinar útbjóðingar umfør verða brúkt til bæði at kanna áhugan fyri ein øki og at útluta loyvir at leita og framleiða kolvetni til feløg sum kappast um at fáa tey bestu økini landsstýrismaðurin hevur sambært kolvetnislógini eisini møguleika at tútluta uttan at fyriskipa eitt útbjóðingarumfar hetta henda skipan verður nevnd óbindor jarðfeingi samskifti javnan við tey flestu oljufeløgini sum eru virkin í tí partinum av bretiska økinum sum liggur uppat tí føroyska markinum fleiri av hesum feløgnum brúka í løtuni orku at kanna føroyska økið við at brúka jarðfrøðiligar dátur sum jarðfeingið hevur útflýggjað teimum kortini er einki sum í løtuni bendir á at eitt sætta útbjóðingarumfar hevði verið ein fyrimunur fram um verandi óbindorskipanina høvuðsorsøkin til hetta er at vágin við at leita eftir kolvetni í tí jarðfrøðini sum eyðkennir føroyska økið er størri enn vágin í væl kenda kendu jarðfrøðini bretsku megin hóast hendingarnar í ukraina og stóri vøksturin í oljuprísinum óiva eru við til at økja um áhugan fyri føroysku økinum er hetta neyvan nóg mikið í sær sjálvum at fáa oljufeløgini inn á føroyskta økið vágin við at leita eftir kolvetni í føroysku undirgrundini má minka og til júst hesin jarðfeingi hevur arbeitt við seinastu árini jarðfeingi er í løtuni í gongd við eina trý ára verkætlan sum hevurtð endamáls at greina og endurtulka allar viðkomandi dátur av nýggjum úrslitini verða tinnaði saman soleis at ein meira fjøltátta mynd av undirgrundini fæst til vega í hesum arbeiðinum eru longu ábendingar um at møguligt er at sameina ymsar myndar fyri hvussu jarðfrøðin sær út í økinum um endaliga úrslitið váttar hetta kann tað greiða fleiri ivamál viðvíkjandi føroysku undirgrundini og tað vil so aftur minka munandi um váðan í samband við kolvetnis leiting vitanin verður miðlað til oljufeløg umvegis faklig siminar har ið jarðfrøðingar og jarðfreingi umrøða jarðfrøðilig viðurskifti við serfrøðingar hjá oljufeløgunum hetta fundarvirksemið hevur verið nógv starvað av kovitnýtjan farsóttini men er um at koma át gongd oaftur nú áðrenn hetta marknaðarføroyingsvirksemið gevur úrslit metir jarðfeingið ikki at grundarlag er fyri at skipa fyri einum sætta útbjóðingar umfari so samanumtikið so verðr ikki mett at tað gevur meining kann man siga at bjóða út aftur á sætta sinni spurningurin sum nummar tvey tað er um landsstýrismaðurin arbeiðir við at fyrireika í framtíðarútbjóðingaumfar til leiting eftir og framleiðslu av kolvetni í føroysku undirgrundini sum greitt frá í svarinum til fyrsta spurning so verður tað ikki mett at vera nakrar fyrimunir at skipa fyri einum útbjóðingarumfari beint nú men tað útihýsir ikki møguleikanm fyri at bjóða føroyska øki út aftur í eina útbjóðingarumfari um nøkur ár um vit ímynda okkum ta støðu at kolvetni er funnið í føroyskum øki og at framleiðslu eru umbúna tá verður tað munandi lættari enn nú at síggja fyri sær at oljufeløg fara at kappast um um leitiloyvi í einum útbjóðingarumfari so er tað triðju spurningur hvørjar inntøkur til land og kommunur kunnu væntast av einari møguligari oljuvinnu í føroyum inntøkur til land og kommunur av kolvetnisframleiðslu í føroyskum øki koma frá skatting av oljufeløgum tðer býtt til partafelags og kolvetnisskatt ofta nevnd skttinntøkur og frá inntøkuskatti frá bæði útlendsku og føroysku starvsfólkunum í oljuvinnuni hartil koma inntøkur frá víddargjaldi og frá kravunum um at tilfar og fólk skulu um føroyskan kaikant hvørjar kolvetnisskattainntøkurnar til land og kommununr verða av kolvetnis framleiðslu í føroyskum øki veldst fyrst og fremst um hvussu nógv kolvetni verður funnið og har næst av kostnaðin at leita eftir kolvetni at útbyggja eitt kolvetnisfund og at framleiða kolvetnið í økinum søluprísurin fyri kolvetni gaðsolja ávirkar sjálvsagt eisini inntøkurnar fyri at geva okkum eina hóming av hvat inntøkustøði er tá tosað verður um kolvetnis skattainntøkur kunnu vit brúka oljukelduna seg heyligum sum dømi oljukeldan í liggur umleið tjúgu kilometrar frá føroyska markinum í hetlandsrennini væntast at geva umleið átta hundrað milliónir tunnu tunnur av olju í alt tað verður mett sum ein miðalstór oljukelda íløgan í útbyggingina verður í hesum førinum mett til tjúgu milliardil krónur til samans og framleiðsla úr oljukelduni verður sett til hundrað og tretivu túsund tunnur um dagin umseð heyðligin lá í føroyskum øki kundu árligu kolvetninsinntøkurnar til land og kommunurnar komið heilt upp á fýra milliardir krónur árliga í eitt tíðarskeið upp á tíggju ár síðani høvdu inntøkurnar minkað so hvørt sum framleiðslan úr oljukelduni minkar og eftir fimmogtjúgutretivu árum høvdu inntøkurnar verið burtur fortreytirnar fyri útrokningini er umframt tær áður nevndu at leiti um framleiðslukostnaðir í føroyskum øki eru umleið teir somu sum í hetlandsrennini og at inntøkurnar verða skattaðar eftir núverandi kolvetnisskattaskipan í føroyum í skattað kolvetnisframleiðslu harðari enn bretsk lóggáva ein størri oljukelda enn skialigon hevði sjálvsagt givið hægri inntøkur og øvugt umframt kolvetnisskattainntøkur høvdu land og kommunur fingið inntøkuskatt frá útlendsku starvsfólkunum hjá oljufeløgnum og frá starvsfólkunum hjá føroysku veitingarvinnuni til ljuoljuvinna kolvetnis framleiðslu í føroyskum øki hevði óivað havt nógv nýggj arbeiðspláss í serliga veitingarvinnuni við sær men hvussu nógv er tóð trupult at meta um og so er tað tann síðsti spurningurin kann landsstýrismaðurin sameina leiting og framleiðslu av kolvetni í føroyum við politisku ætlanirnar um eina grønu umlegging av orkuframleiðslun um málið um at minka samleiða føroysku útlátið av vakstrarhúsgassu sum spyrjarin vísi á mugu føroysku myndugleikarstýra ímillum skerini fyri at sameina málið at umleggja til eina grøna orkuframleiðslu samstundis sum føroyski landgrunurin verður boðin út til leiting og framleiðslu av kolvetinum hóast ferð er komin á grøna orkuskifti er tað ein sannroynd at eftirspurningurin eftir kolvetninum ikki fer at minka í bræði heimsbúskapurin klárar seg i uttan olju og gass sum er álítandi orkukeldur í næstu framtíð olja og gass á okkara leiðum eru framleidd undir mest ábyrgdarfullum treytum og umhvørviskrøvum í heiminum um vit vilja tað ella ikki so vísa forsagnir at heimsbúskapurin komandi fleiri árini fera at brúka oljug gass í stórum mongdum nýggjar oljuleiðir eru nógv effektivari enn gamlar og brúka tískil minni orku fyri hvørja framleidda tunnu um føroyska oljan kann framleiðast við minni útláti enn til dømis oljan enn oljan í til dømis angolo ella kassakstan so er hetta eitt íkast til at minka um útlátið av vakstrarhúsgass inntøkur frá leiting og eini møguligari framleiðslu av kolvetninum kunnu í ein ávísan mun vera við til at fíggja stóru íløgurnar í grønari orkukeldur tað r ein sannroynd at lond sum norra og danmark ið er førandi innan grøna orkuskifti hava havt og hava framvegis stórar inntøkur frá kolvettis verkt er at hav í huga hvønn týdning oljuvinnan hevur havt fyri tey fyri at hesi londini í dag eru før fyri at vera so framhandaða á og til seinast verður kolvetnið í funnið í føroyum í rakstórum nøgdum kunnu føroyskir myndugleikar stremba eftir at ein fortreyt fyri at útvinna kolvetni úr føroysku undirgrundini er at framleiðslan hevur so loktsyotwy útlát sum til ber ein møgulig politisk loysn at tryggjin at reina framleiðslu av kolvetni er við at gera broytingar í kolvetnisskattalógini sum eggjar kolvetnisframleiðan til at brúka røttu umhvørvisloysnirnar takk fyri
tøkk fyri nú er tað so at spyrjarar og svarari eiga at umfara afturat áðrenn onnur tingfólk kunnu fáa orðið so tað er spyrjarin sum fær orðið aftur bjarni kárasum petersen ger so væl
hata a larma og takk til landstýrismannin fyri eitt sera áhugavert svar øh tað eina sum eg bleiv merkja í tað er hetta her við tað svari til tann fyrsta spurningin har sum hann ikki metir av te er grundarlag fyri at hava eitt satta útbjóðingarumfar nú bleiv tað bara spurt upp á tann mátan fyri at tann egentligi spurningurin er kanska meira er áhugi fyri at leita í ella at leita ella útvinna í føroyska landgrunninum um tað er umvegis eitt útbjóðingarumfar ella untir umvegis eina obindorskipan tað hevur sínar fyrimunir vansar men í grundini var tað tað sum spurningurin snúði seg um men alt anná líka so so leiðir hetta meg inn í hetta her partin av svarunum har mann tosar um at jarðfeingi ger nokk so nógv kanningararbeiði við at kortleggja og gera scpiskar kanningar fyri at kenna undirgrundina í føroyum eitt sindur betur tað haldi eg at tað haldi eg óavhangigt av um mann vil politiskt útvinna olju og gass í føroyum ella ikki so haldi eg at tað er ein skylda at mann fær kortslagt tað náttúrutilfeingið sum er í føroyum og sum vit so ella so hava rætt til at gagnnýta um vit som vilja tað so tað haldi eg eri týdningarmikið og eg haldi eisini at tað arbeiðið má halda fram soleiðis at skuldi tað hent seg at mann vildi gjarna fara undir at útvunnið oljugass jamen so hevur mann eitt gott grundarlag fyri at selja føroyar sum eitt øki sum kundi verið áhugavert fyri fyri orkufyritøkur at gjørt íløgur í tí sum tað va eisini verið nevnt í svarunum so er tað jú hóast føroyski landgrunnurin liggur tætt uppat tær tey resevatirni sum eru í sketlandi so er tað ein nógv størri óvissa í og við at mann ikki veit nóg nógv umdan føroyska landgruninm so tað arbeiðið sum jarðfeingi ger haldi er gott og eg haldi eisini at tað skal halda halda fram

hetta her við metingarnar um hvat ið tað kann bera við sær tað evur sjálvandi øgiliga trupult at spáa um tað tað kann tað verður eisini grundgevið fyri tí í svarinum men hetta her við at tað er potensielt so stórar inntøkur fyri land og kommunur at tað eru so nógv arbeiðspláss ov væl vitandi um at tørvurin á á olju og gassi framhaldandi fer at vera stórur í verðini hóast mann leggur umd til grøna orku tað haldi eg mann má taka í álvara og ikki avvísa so blangt sum mann kanska við einum reinum moralskum kumpasi kundi havt hug til fýra milliardir um árið eru ikki einki øh og men har við e ikki sagt at hesir her pengarnir skulu beint inn í tann føroyska búskapin tað hevur mann sæð tað vr kanska ikki so heppið at gera tað norðmenn hava hava koyrt tað í ein grunn ein pensjónsgrunn og forvalta tað bæði við einum etiskum ráði og hava ein politikk um hvar tey plasera hendan kapitalin sum kemur inn gjøgnum royaldis og eg haldi eisini mann má hava okkurt tilsvarandi fyri føroyar skuldu tað hent seg at vit brádliga fingu ovurhondsstórar inntøkur fyri fyri føroyska oljuvinnu tí at fyri tað fyrsta so kann tað gott sindra ein búskapssundur millum annað við tað sum mann kallað fyri hollendara sjúku og tað kann eisini ætað er jú ein ein brádlig kapitalinsspæling sum kann eg sum kann geva búskapinum á sjokk so tað má ikki fara í rakstur og og g alt møguligt tað má í ein grunn og som má tað brúkast til nøkrum meira yvirskipaðum íløgum millum annað grøna umlegging og annað so tað haldi eg hevur stóran týdning men fyri at fara aftur til tað sum eg nevndi í áðni so óansama vil ella ikki vil útvinna olju so haldi eg tað er ein skylda hjá politiska myndugleikanum at kortleggja um oljan er har og um er og um hon er í rakstrarverndum nøgdum so kann mann aftaná taka støðu til um mann ynskir at vera eitt oljuframleiðandi land tí tað eru vit partvíst vit hava ómetaliga nógv fólk sum arbeiða í norska oppsjóvarvinnuna so í tann føri land eru vit orku framleiðandi vit luttaka í øllumførum við tí h og hevði mann fingið slíkt virksemi til føroyar jamen so høvdu vit sjálvandi verið við til at økt um útboðið av olju og gassi men tað hevur ein tað erin næsturspurningur sum er er har við ella uttan tað føroyska útboðið so er tað bara spurningur um hvør skal veita hetta skal tað vera skandinaviskt lond við einum strangum regluverki strangum trygdarkrøvum strangum umhvørviskrøvum ella skal tað vera tey londini har sum mann kanska hevur eitt meira ivasamt politiskt system har mann ikki hevur greiðar mannagongdir og har sum tað ið í grundini ikki verður gjørt serliga effektivt takk fyri
so er tað landsstýrismaðurin sum fær orðið magnus rasmussen ger so væl
ja takk fyri harra formaður ein spurningur sum sum kom fram nú tað er eg er áhugi altso eg eri áhugi fyri tí føroysku økinum og og nú tað er blivið kríggj og oljuprísirin farnin í topp altso eg eri áhugi altso er tað so at tað verður bankað upp á jarðfeingi fyri at sleppa at borða tað er tað ikki men men tað er áhugi absolutt áhugi og tað er hetta sum verður nevnt um at sum eg eri púra samdur við bjarna kárasum petersen hetta arbeiðið sum jarðfeingi ger við at greina alt tað sasmikk sum er skotin at tað eigur mann at gera líkamikið hvat hendi víðari tað var soleiðisnar at fyri nøkrum árum síðani tá máttu oljufeløgini keypa hetta tilfarið frá jarðfeingi stenfyri nú nú líkasum hann útveksla tað bara ímillum sín og sum tað stendur í svarinum so var etar n sr enum trý ára verkætlanin har ið mann kanska longu nú sær her er okkurt spennandi á tá ið tað bleiv tosað um hesar inntøkurnar so so minnist eg væl tá ið mann leitaði eftir olju tá var eg í kommununi í runavík eg minnist til dømis alt tað virksemið sum s sum var av av tí altso tí at tað stendur í lógini at alt skal um føroyskan bryggjukant altso bæði fólk og tilfar og sovíðari so tað tað skapti tað skapti nógv virksemi og og og legði eisini nakað eftir seg og vit hava so nógv fólk í oljuvinnuni at eg tosaði við ein sum er væl inni í hesum at um tað skuldi hent at mann eina ferð kom har til at mann kundi farið útvinna olju í føroyum so høvdu vit føroyingar bara samlað teir saman teir sum vóru í útlandinum sum kundu stýrt øllum hesum her sum hevði við við tað at gera ø tá ið tað kemur til til sjálvt hetta her við við við inntøkum og sovurði tað sjálvandi er kanska eitt sindur langt frammi men men so er tað soleiðisnar at eftir tføroysku lóggávuni so verður tað altso harðari skatta í føroyum enn tey lond sum vit samanlukknu okkum við til dømis bretland so at at men um um tað hevur mann sigur gjørt tað at eingin er komin her enn tað tað kanska er tað ikki men tað er hvussu er nakað so tá ið vit koma til hetta her um hetta her kann sameinast við tær grønu føroyar tað er ein ein rættiliga áhugaverdur spurningur men eg vili bara endurtaka heta her at vit hava skyldu til at kortleggja alt tað sum vit hava við føroyskum landgrunnunum sumug taka tað har ífrá og t tað verður ikki her og nú so tað haldi eg vit hava skyldu til eitt sum hevur hevuverið nevnt til dømis at infrastruktururin á á markinum millum okkum og bretar er soleiðisnar at skuldi tað hent at mann mann fann okkurt har so kannmann næstan kobla siga upp á an møguliga upp á tað og at skjald kemur til føroyar men men tað er hetta her við altso kunnu vit fara at framleiða ella verða við til at framleiða olju sum er ju har siga tveyogtjemur burturúr men eg haldi í í í svarinum til tann spurningin er at visu vit nú klára a framleiða tað nógv nógv reinari enn enn enn onkur annar sum kann tað so forsvarast men tað er ein spurningur sum sum krevur eina eina eina rímiliga gjøtliga viðgerð tá vit koma har til so var eitt annað tað bleiv nevnt um um til dømis at at danir hava meldað út at har skal mann ikki gera meira men tað er soleiðsinar at har eru allar keldurnar altso tað vera tómairi altso um hesi her tjúgu árini tá i teir siga teir skuldu gevast altso har har er ikki meira at fara eftir so pá pá á ein ellana máta kanska er tað eitt sindur lætt at siga meðan meðan norðmenn teir eru kanska eitt sindur soleiðisnar afturaftur og fram men men vit eru so ikki komin har til tí at tað tað er man sigur ikki ítøkiligt at at tað verður úthunin takk fyri
ja síðani er tað hervør polsdóttir sum fær orðger so væl
takk fyri harra formaður ja nú høvið aftur stungi seg upp til at kjakast um eina framtíðarføroyska oljuvinnu so vil eg byrja við at siga mína meining so greitt sum tað ber til lat oljuna liggja í føroysku undirgrundini har liggur hon best níggjastara porturin hjá klimapalanelinum hjá st hon varð kunngjørd síðst í februar tvey hundrað og hálvfjerðs granskarar frá fimmogtrýss londum hava í fýra ár arbeitt vi hesar reportini ið er seks túsund síður long hon byggir á átjan túsund vísindaligur stutiur og trýss túsund viðmerkingar frá stjørnum og fakfólki og sær sjálvandi ein tretivu síðurs samandráttur gjørdur til politikarar at lesa soeis at tað kanska kann vea itt sindur lættari hjá teimum sum taka avgerðirnar at taka avgerðirnar á einum vísindaligum grundarlagi reportuin hon er greið og ræðandi enn einaferð tíðin hon er viðatrenna undan okkum um vit skulu halda parísavtaluna málið við at halda miðalhitan undir ein eina hálva einum av hálvum hitastigi er ómøguligt at halda við tí núverandi og tí planlagda fasila infrastrukturunum eg ynskt at mann ikki noyddist at siga hesi tingini sum eru rættiliga ógvuslig og ræðandi men hetta er tað ið fremstu vísindafólkini heiminum siga tað er púra greitt at veðurlagsbroytingarnar eru ein hóttan móti heilsuni hjá menniskjum og støðuni á jørðini meira forsinking av tlaðingum ella minking av útlátinum minkar um okkara møguleikar fyri at tryggja okkum øllum eina trygga og burðardygga framtíð á klótuni mannaskapti veðurlagsbroytingarnar tær raka okkum longu misjavnt í heiminum tey ið frammanundan eru illa útsett verða enn meira útsett av ávirkanina av veðurlagsbroytingum náttúrumargfeldið og viðskipanir eru longu hóttar í øllum regiónum um miðalhitin fer upp um eitt hálvt hitastig so verða menniskjuligar og náttúruskipanir útsettar fyri enn meira álvarsligum risikonum í framtíðini eg vil gjarna eisini nýta høvið av mínari stutti talu tí til at mala øllum tingfólkum og landsstýrisfólkunum kanska serliga landsstýrismannin ísum hevur við akkurát veðurlagspolitikkinar at gera at lesa iprisisera portina ta stutti ta fjøruti síður ætrivfjørutiportinar til politikarar soleis at mann virkuliga sær álvaran í tí sum kemur at henda vissu vit ikki handla nú í føroyum eru vit ella visu vit taka svarini sum landsstýrismaðurin hevur til spurningarnar hjá bjarna kárasin petersen so haldi eg at tann síðstisvarini til síðsta spurningin tá fekk eg eitt sindur eitt sovort míni mín tankar fóru hvussu til tí nýggjustu songina av borgen har ið tann so grøna bergittinyborg broytir politiska hugsjón og fer at stuðla oljuleitingum í grønlandi fyri at verða verandi sum uttanrikisráðhari nú av ve orila speila altíviðst vita ikki av sæta vit kunnu ikki halda parísavtaluna visi vit skuldu finna meira olju brúka tað sum vitlongu hava á tí sum longu er planløgd so kunnu vit ikki halda parísavtaluna vit hava bundið okkum til at halda parísavtaluna vit hava ein veðurlagspolitikk til viðgerðar í løgtinginum beint nú sum skal minka um okkara útlát har sum vit skulu hava eina umlegging av okkara na grøna orkuumlegging og so snakkar mann um at tað kann minka um okkara út tl at viviðfara a bor eftir olju tí at aðrar onnur lond høvdu at dálka eitt sindur meira ella eru minni demokratiskar viðteru vit hava onga oljuvinnu í føroyum og tí er tað ein fyrimunur hjá okkum í okkara umlegging at ikki hava eina ot vit ikki skuldu uppbygja n atvitskul ikki avvikkla eina oljuvinnu so tí altso tað er so húklari sum tað syngur t so tað syngur eftir í at egvir høvur umhugsað at byrja eina føroyska oljuvinnu tá mann samstundis eisini vil gerast hundrað prosent grøna landið í tvey túsund og tretivu altso um átta ár og vil hava at okkara øll okkara orkunýtsla verður løgd um so skulu vit knappliga mú til at kanna og byrja eina oljuvinnu tað er so húklarist at eg havi ikki orð fyri tí og tí vil eg tá gera alt hvat eg kann fyri at arbeiða ímóti at vit fara at bjóða út t gera nýtt sætta leitingarumfar ell virhøvur at bjóða undirgrundina hjá føroyum til at borða eftir og leita eftir olju undirgrundin hon er føroysk kunnu vit hava yvirtikið hana hon er okkara og tað er eiintí eisini okkara avgerð at lata hana fáa frið og lata oljuna liggja í undirgrundini har liggur hon besttakk fyri

takk fyri harra formaður tað er eingin loyna hvarji hervur posdóttir sendir viðvíkjandi hesum málinum eg hevði ikki ímyndað mær annað øhmen eg hugsi bara um hetta her er nakað sum hervur polsdóttir meinar ella um hetta er nakað sum tjóðveldið í í breiða merking tekur ikki tekur undin við at mann fer at borað eftir olju gassi í føroyum
so er tað hervør pólstóttur ger so væl
takk fyri eg kann bara koma í ein øgiliga politikarasum svari tjóðarliga gongd við at dagføra síni stevnumið sín politikk vit hava ikki eina greiða átjan til hvørt ið vit skulu leita eftir olju ella ikki eg standi fullstendiga hundrað prosent til ella sendi mín egnu rokning at eg eri ímóti av at vit leita eftir olju í føroyum eg kann vísa til at tað sum eg byggi mína atgerð á er tað sum leiðandi vísindalig fólk vísindafólkini í heiminum og veðurlagsvísindafólkini mæla til takk fyri
ja so fær erhard joensen orðið gersvæl
og øhharra formaður alla respekt fyri fyri hervør polsdóttir og i ppc tey hava ein hálning sum tey hava givið úttrúgv fyri eg eri bara bangin fyri sjálvur ati tað verður brúk fyri olju í øgiliga nógv ár afturat olja er ein bíligaorkukelda og olja kemur at hava nógv at siga fyri heimsbúskapin í nógv nógv ár fram í tíðina onkur sigur hundrað ár fram í tíðna kemur olju at verða avgerandi orkukelda fyri serliga tann partin heimin sum er ikki so væl útbygdur tað er soleiðis at hálvfjerðs prosent av øllum kendum oljuresservum í dag liggja í miðeystri og í venesuvela fjøruti prosent av øllum kendum gasskeldum í dag liggja í russlandi eg eri øgiliga bekimraður um at miðeystur og venesuela skal kunna stýra heimsbúskapinum tey næstu hundrað árni eg haldi at tað er vandamikið og tí haldi eg sjálvandi at okur skulu borða eftir kollvetni á føroyska landgrunnum fyri at fáa staðfest um har er nakað í rakstrarvernd nøgdum tað er sletki iva um tær inntøkur okur kunnu fáa burturúr tí kunnu okur brúka skilagott okr kunnu brúka tað til at leggja allar føroyar um til varandi orku soleiðis at okur eru óavhangi av fosilum breynstofum sjálvandi skal tann allarfyrsti parturin av tí brúkast til suðuroyartunnilin tí við tí gongdini sum er í dag av til dømis rentuni so verður tað meira enn trupult at kunna fíggja ein suðuroyartunnil tær inntøkurnar sum mann kann fáa frá einum bara einum oljufundi tær eru so stórar at okur kunnu sletki ímynda okum hvussu tey fara at útvikla føroyska samfelagið og tá meini eg alt samfelagið ikki bara ein topp sum høgni hoydal plagir at taka til men alt samfelagið okur verða før fyri at útbyggja samfelagið í einu heilt øðrum mátistokki enn hvat vit eru í dag so mótsatt tervør polsdóttir so eri eg sterkur tillangari av at okur fara at borða eftir kollvetni í føroyskum á føroyska landgrunninum bæði upp á grund av at eg haldi at tað er viktigt at ikki bara miðeystur og vinosuoela koma at stýra útboðnum av olju í framtíðini men at eisini meira siviliseraði lond við meira demokratiskum hugburði koma at standa fyri útboðnum av millum annað olju og gassiso tað skal vera mítt íkast harra formaður
jat takk so fær hervør polstóttir eina viðmerking ger so væl
ipcc sum klimapanelið hjá st eitur tey har ið tey fremstu vísindafólkini í økinum eru og virka tey vísa á at við teimum reservatum vit hava nú tey tínir eru planleikt í framtíðini eisini vissu vit brúka tey so er tað eingin møguleiki at halda parísaavtaluna sum vit hava bundið okkum til tá siga at vissu vit skulu leita eftir meira olju og brúka meira olju í framtíðini so er tað beinleiðis í stríð við vagi uppi á rísaftanina men sanniliga eisini í veðurlagspolitikkin hjá sum landsstýrið hevur borið eitt ting sum vit viðgera rættarnevndum beint nú hvussu ætlar ella hvussu heldur er tað dugansin at tað hongur saman at mann vil vera grønur hundrað prosent grønur av landi í tvey túsund og tretivu í føroyum mann vil minka um okkara útlát við minst tretivu prosentum samstundis sum mann ætlar at byrja eina oljuvinnu í føroyum ikki at ikki ein gongd at bara verða verandi í gongd og so at avvirka hana framtíð men mann ætlar at byrja hana
erhard joensen
takk fyri harra formaður so okur hava havt eina oljuvinnu í føroyum í nógv harrans ár tað eru hundraðvís av føroyingum sum arbeiða í oljuvinnuni ikki a føroyska langrunur men beint sunnanfyri og beint eystanfyri arbeiða føroyingar í oljuvinnuni og tað koma teir at gera í nógv nógv nógv ár afturat so okur hava eina oljuvinnu í føroyum okur hava inntøkur av olju leiting og kur hava inntøkur av oljuvinnuni at hava eitt ynski um at umleggja føroyar til grøna orku tað standi eg fult innfyri um mítt høvuðsargument til tað tað er tað at okur sklu vara fullkomiliga frí av fosilari orku tí fosil orka er ein kann vera ein bomba undir øllum samfelagnum okur síggja tat í dag í dag er tað longu ein bomba undir samfelagnum tí skul okur vera frí fyri tað men tð hevur einki sum helst at gera við um hann vil vera ein partur av teimum sum bjóða olju út á heimsmarknaðinum tað er eingin andsøkn í tí yvirhøvur takk fyriharra formaður
ja takk fyri so er tað ingilin didiksen strong sum fær vorðið ígvæl
eg haldi heldur henn at tosa um ø um vit skulu skipa fyri einu nýggjum útbjóðingarumfari í framtíðini so skulu vit steðga opindorskipanini og vinka farvæl til oljuna fyri mánaðinum so kom hendan frágreiðingin sum hervur postsettur longu hevur verið inni á frá veðurlagspanelinum hjá s t og granskingin er sum hon hevur verið øgiliga leingi púra greið vist vit skulu halda hitaøkingini undir eittet hálvt hitastig og soleiðis royna at varðveita heimsins mistskipanir so skal framleiðslan av koli olju og gassi minka í eini brattari kurvu beint nú hvørt einasta ár er útlatið hægri enn árið fyri og vit hava færri enn trý ár til at knekka hesa útlátskurvina hóast tað so halda stjørnunur fram við at stuðla og skipa fyri framleiðsluni av fosilum brennievni sum í ógvusligt mát fer upp um tað sum kann brennast vissu vit skulu gera okkum nakra vón um at geva okkara børnum ein heim í vøggugávu sum er so nøkulunda sum skilst út frá svarinum so heldur landsstýrismaðurin í umhvørvismálum eisini at vit í føroyum skulu leita eftir og útvina olju um áhugi er fyri tí við opindorskipanini sum nú er so skulu vit lata fýrs prosent av tí oljuni sum longu er funnin verða verandi í undirgrundini visi vit skulu megna at halda okkum til ásetingar í paríssáttmálanum og vit hoyra jú hetta aftur og aftur hvussu ógvusuligt útlátið er hvussu nógv vit skulu gera fyri at hálma tíð men og hvussu eisini álvarsamar avleiðingarnar fara at vera men tað tykist ikki ordiliga sum at tað rýnir við eg haldi ikki sjálv at vit hava fyri neyðini at fara undir eina dálkandi oljumí við tí endamálinum sum tað stendur eisini í svarinum frá landsstýrismanninum at frá einari møguligari framleiðslu av kolvetninum kunnu fíggja tær stóru íløgurnar í grønar orkukeldur tað hongur ikki saman tað er ein ein ansøgn at fara undir eina at skapa eina oljuvinnu í føroyum og samstundis at vilja brúka teir pengarnar til at leggja um tí tá økja vit um ta oljuna sum vit hava og sum vit ikki kunnu brenna virs vit skulu halda okkum til tær ásetingarnar sum vit eisini í føroyum hava tikið undir við paríssáttmálanum vit eru eikt ríkt samfelag samstundis hava vit eisini eitt ekstremt høgt útlát og beint nú er leiðin móti einum meira burðardyggum samfelag í vanda fyri at verða harðliga bremsað og rulla aftur í royndini at skaffa meira olju kol og gass umgangandi orsakað av tí ræðuliga krígnum sum sum puturn nú byrjað í ukraina vit skulu gerast stórar samfelagsligar broytingar fyri at tálma útlátinum samstundis vit í pørturin av heiminum eisini enn at hava eina forfarsótt sum hevur stórar avleiðingar í usa biðir forsetan oljufeløg fara undir nýggja framleiðslu og roynir at samrøðast við vensuela um teirra serdeiligt stálkandi olju noreg og stóra bretland te hugsað eisini um at fara undir at gera nýggja framleiðslu kina hevur skrivað upp fyri kolprotuktiónini og týskland hevur undirskrivaði á avtalu við katar um gass heimurin er í ferð við at læsa seg í nýggjar dálkandi og óstøðugar av hgkapandi avtalur í eini tíð har varandi orkukeldur eru bíligari enn nakrantíð heimurin er raktur á av einum akuttum tørvi á fosilum brennievni tí mann hevur sovið í tímanum og ikki lurtað eftir nógvu ávaringunum frá veðurlagsgranskarum og frá teimum sum hava víst á vandarnar við at binda seg til hesar fosilu orkuveitararnar sum hava víst seg at vera gjørt okkum ekstremt sárbar vit hava trý ár sigur veðurlagspanelið hjá samoyndutjóðum bæði altjóða og her í føroyum handlar umhvørvisstríðið beint nú eisini um at forða fyri at vit læsa okkum í nýggjar svartar loysnir sum fara at hava nýggjar kreppur við sær og eg haldi tað at byrja eina oljuvinnu í føroyum tað er ein sovorðin svørt loysn hyggja vit eftir prísinum so hava varandi orkukeldurnar serliga sól yvirhála fosilu orkuframleisluna prísmessua vinnumessiga ar tað óskilligt at mann vil seta hol á eina nýggja dálkandi vinnu á stovn og soleiðis flyta fólk yvir í vinnuna sum ikki er varandi búskaparliga ja tað fylla lummarnar hjá nøkrum oljufeløgum kanska eina stokuta løtu og kansn skapa eina skjóta innspæning í føroyska búskapin sum heldur ikki er varandi eg haldi at heldur enn at tosa um at skipa fyri einum nýggjum útbjóðingarumfari og hvussu vit kunnu fáa áhuga fyri atatat taka hesa oljuna upp er ti føroysku undirgrundini so skulu vit steðga ópindor skipanini og vit skulu binka farvæl til oljuna takk fyri harra formaður ja takk fyri
og so er tað bjarni kárasun petersen sum fær honum við
vmtakk fyri harra formaður ja aftur øh so so er ingilín diticsen strøm hon greiðir sínari talu hon sær at vansarnir fyri at fara at leita eftir og útvinna olju í føroyum er hægri enn hvat ið kann standast av tí í arbeiðsplássum og inntøkum annars ø tað yvir raskar meg heldur ikki kjórt meni eg siti bara undrist á um hetta her er felagspolitikkurin hjá javnaðarflokkinum ella um hetta her nakað sum ingilín diticsen strøm sjálv koyrir á sína egnu rokning tí at útbúgvingarumfarið tá undanfarna samgonga sat tá stemma javnaðarflokkurin og tjóðveldið fyri
ingilin stremgir s væl
ja tað var soleiðis at tað síðsta útbjóðing umfari tað stemmaði bæði javnaðarflokkurin og tjóðveldi og framsókn fyri tá sat eg ikki í løgtinginum tingbólkurin er ikki tann sami í dag sum hann var tá heldur hjá tjóðveldi og hesi tingini broytast alla tíð og eg haldi bara man eg komin nærri einum einum ja einum meira størri skepsis um vit skulu hava eina oljuvin í føroyum eisini tí at áhugin kanska ikki ordiliga tykist at vera har so hetta er absolutt fyri egna rokning samstundis sum vit eisini skulu gera nýggjan umhvørvispolitikk í í javnaðarflokkinum í næstu takk fyriharra formaðu
ja takk næsti røðara er steffan klein poulsen ger so væl
j harra formaður ein rættiliga áhugaverdur fyrispurningur sum bjarni kárasom petersen hevur sett landsstýrismanninum í oljumálum og eg havi ta hugsón at sjálvandi fara vit eftir oljuni um it finna oljuna hví tað tað haldi eg tí at orka er ein so grundleggjandi tørvur í samfelagið hjá okkum og og londini kring okkum hava ja bygt seg upp við orku sum ein av grundsúlunum oljan hon dálkar nógv minni enn kol sum er ein orkukelda hjá ein stórurpartur av heiminum í dag mog eg síggi eisini oljuna sum ein part av skiftunum til grøna rku til grøna orku ella varandi orkukeldur tí at oljunýtslan hevur ikki toppað enn onkur er vantað ho toppar í tvey túsnogtretivu men tað er bara ein ein framsókn sum er rættiliga óvhiss onkur heldur at vit fara at brúka olju í hundrað ár afturat oljan hon verður so ikki vekk í morgin og vit síggja eisini at prísurin nn hækkar øgiliga nógv tað haldi eg eisini er eitt gott argument fyri at øllu hon geras fortrøk ø og og vit síggji eisini hvussu orka sum heild er ein rættiliga sentralur partur av krígnum sum fer fram í dag í ukraina og tað haldi eg eri bert nøkur av teimum argumentunum fyri at fyri at fara eftir oljuni um hon er har og um um tað sjálvandi loysir seg fíggjarliga og tað tað er tað er góðar orsøkin til at mann ikki er farin eftir oljuni og tað haldi at landssýrismaðurin lýsti væl í sínum svari men um tað skuldi hent seg so haldi eg at vit sjálvandi skulu fara eftir hevni tá tað kemur til tað grøna orkuskiftið so má eg endurtaka meg og tað er tað at at tað grøna orkuskifti tað tekur tíð tað tekur nógva tíð og eg haldi at summi hava sindur ringtv at góðtaka tað at tað at tað tekur tað tekur tíð og og tað varandi orkan hon er hon er rættiliga óstabil í dag

ný orsaka altso eu kom ella europa kom faktiskt í í eina orku í kreppu fyri hálvum øðrum árum síðani tann veturin lakrini tømdist og og tað komst millum annað av at varandi orkan ikki liveraði sum hann gjørt stórar íløgur og og vit skulu vit skulu forseta við at við at menna tað tøkna sjálvandi og og leggja okkum eftir varandi orku men men vit mugu bara ásanna at í dag er tað rættiliga óstabilt og og tað tað ikki regnaði í norra og ikkifær nokk av vindi í danmark vórunakrr ella er rættiliga stórur faktorur fyri at orkuprísin er farin so langt upp samstundis sum at tað eru nøkur ávís lond sum sita á teimum fosilu orkukeldunum og og her haldi at at summi hava hug at yvirhála tøknina millum annað ingilín didrissen strøm og herver polssetir so eg haldi ati heta er øgiliga áhugavert og og góð viðgerð og sjálvandi eg veit ikki hvussu um um hetta fer at blíva meira aktuelt við tíðini um um mann ja um um tað fer at leta seg lata seg gera ella ikki tað tað má tíðin vísa tað kundi vit bara gita um í dag øhmen visu eg skuldi tikið støðu til tað nú tosi eg fyrst ogfremst fyri meg sjálvan so haldi eg at at tað sjálvsagt at vit fara eftir oljuni htú vilt síggja hvussu stóran magd millum annað pudrin hevur fingið við við sínum gassleiðingum inni í europa hví hví skulu vit hví skulu tfosilu altso orkuna frá frá putin í staðin fyri at hava tað sjálvu ella ja her í vesturheiminum

at olja og orka og alt hetta her tað er nógv meira enn cotvy vit skulu ikki bara upp gera dctwy sjálvandi tað r ett perametur sum skulu fyri halda okkum til og vit hava eisini ein veðurlagspolitikk sum sum er lagd fram men orka tryggjar okkum so nógv annað her í lívinum millum annað mati munnin og og tí haldi eg at vit ikki skulu fara loypa vit báðu beinum í tað grøna orkuskiftið og vera opin fyri hesum sum bjarni kárassun petersen hevur spurt inn til takk fyri hara formaður

sera áverkt spurningur sum landsstýrismáurin fingi og eg haldi hana er ovliga greitt og har er eitt langt svar men tað er greitt svar hvar tankar mann hevur í løtuni og tað sum eg festi til meg við tað varð nevniliga tær her at altso oljikelduna sum bara liggur tjúgu kilometrar frá tí føroyska marknum í hetlandsrenni og hvat hon kann vænta at gevast av gev av sær og tað mann hevur roknað tað út til føroysk viðurskifti hvat vildi givið tú føroyska samfelagnum við sum lá føroyamenn ella viðst tað var ein luknandi oljikelda sum sum bleiv funnin eg má siga persónliga tað er ikki undir við at vit leita eftir olju sjálvt um eg gangi høgt upp í at vit eisini eru part av tí grøna orkskiftinum men tað eru púra sikkur ting sum ganga hond í hond tí tað verður ikki enten ella er enten hava vit olju ella hava eitt grøna orkskift tí sum er í løtuni eisini tá mann fer undir at skifta yvir so vita vit hvussu avhengu vit eru av oljuni tí at tey sum skifta yvir kanska vatn til luft og tað eru eisini onnur ting og so sleppa tey av í oljutanga men so kanska hava tey í nøkrum førum ikki altíð men kanska trý fýra túsund og mánaðir um mánaðin í sev og tað tað er jú eisini rein olja tað kemur jú eisini tað er eisini nógv olja brend tá ið mann tá ið mann fer yvir á eløki men meir og meira vit fáa av vindmyllum og øðrum orkukeldum so vil tað hjálpa upp á at ikki alt tá ið vit royna at vera grøn uttan at hava sær her orkukeldurnar tá tá kemur tað seg hjálpa upp á at ikki alt kemur for olju tá ið vit flyta okkum yvir til til aðrar orkukeldur vit hava eisini ein ein stóran skipaflota sum er sera sera avhengri av oljuni sum nú er og oljfabríki tað verður bæði hjá okkum og í øðrum londum langt inn í framtíðina tað vita vit vit kunnu bara hyggja rundan um okkum og tað ljóðar øgiliga gott at nú skulu vit vera grøn og nú gubba vit alt av sum eitur olja og tað gera vit her og nútað er søtt musikk í oyrum hjá nøkrum men men tað er bara ikki tað fakta sum sum er galdandi tað er ikki tað er ikki tann veruliga tað er ikki tann verðin vit liva í so segði so er tað nú einaferð men men sum eisini landsstýrismaðurin sagt max rasmussen er rættiliga opin fyri sær lat okkum lat okkum hyggja eftir hvat av grønari orku vit kunnu eitt áverk sum eg sá at landsstýrismaðurin skrivaði um tað var tað hvussu nógv av okkara hitaskipan kundu koma frá undirgrundini bara sum eitt dømi so vit hava øgiliga nógvar spennandi orkukeldur sum vit eisini kunnu hyggja uppá samstundis sum sum eg haldi týdningarmikið at vit eru opin fyri at vist at verður borað beint í okkara mark hvat kjans hava vit so at mann skal ikki verða í gongd við tað beint nú tað er so tað tað er tað skal eisini vera fíggjarligt forsvarligt tað sum mann ger og tí haldi eg at tað er eitt eini sera áverktur spurningur sum vit sita og viðgera tí at vit eru sum mann sigur allar tímar í døgninum avhangi av orku bæði til tá vit tendra eina peru og tá vit skulu hava varma og tá vit ikki hava so nógvar vindmølir sum eru nú eru nógvar á veg mann sigur altíð at vita at hendur hansara grønum økinum er púra ósamdd at hendir ein rúgva men tað er bara ikki altíð at at alt hongur saman og passar saman tí blívdar soleiðis at tú kanst gott hava eina rúgva orkukeldur men tú mást eisini hava har mann tosar um onnur battaríir mann tosar um um til dømis brynt mann er prosin av aðrar møguleikar men mann kann eisini mann skal eisini tora at tonkja tum boksina hvat fyri møguleikar eru hvussu fáa vit gompt hesa orkuna nú sigur mann bara vit skulu vit kunnu einki tú vit fáa ikki gompt og soleiðis at eg haldi at vit gongur hond í hond men tað vóru leingi áðrenn vit koma har til at at vit siga tað at at okkara skipafloti millum annað ikki hevur brúk fyri fyri sum at siga tað svørta orkn og hana eru vit fullstendiga avhending av hvussu vit taka alivinnu og fiskivinnu so er tað kanska fýraoghálvfems prosent av okkara útflutningi tað sigur bara hvar ið hvar ið vit standa búskaparmessia og hvat vit eru avhendingar av so eg haldi alt er alt ein ein sera áhugaverd spurningur og sum er hugaligur at taka líka sum lut í takk fyri har fór mær
takk fyri so er tað spyrjarin sum fær orðið aftur bjarni kárason petersen ger so væl
takk fyri harra formaður ja ø ikki leingi orðaskifti óneyðugt hevur verið eitt øgiliga

sum hevur tikið støði í svarskrivnum frá landsstýrismanninum sum eg haldi var eitt eitt gott og og upplýsandi svar nú hevur mann jú nú havi g jú havt eitt orðaskifti anstýri fram um hetta her kanska serliga hetta her við hvussu mann sameinir ta grønu kósina við tað at fara undir at framleiða kolvettusevnir tað eeg kann gott skilja at tað er trupult að fyri at halda seg til tað kann virka eitt sindur mótsigandi men hað noyðist ikki at vera norra er kanska tað besta eksemplarið upp á at tað ber til at leggja um samstundis sum mann er eitt olju framleiðandi land øh so tá ið eitt nú ingilín diticsen strøm og hervur polsdóttir argumentera ja men tit ignorera paríssáttmálan og tit ignorera so havi hug at venda tí við og siga jamen tit sum halda so fast upp á hendan paríssáttmálan tit ignorera eisini verðina hvussu nógv saman altso nú eri eg ikki nakar framleiðslufrøðingur men vissi eg skuldi farið og biðjað ein framleiðslufrøðing gingið runt inni í salinum her og peika hvørjir produktir er gjørdir av olju so hevði han kanska peikað upp á annaðhvørt annaðhvørt ting her inni um tað er ein partur av teimum monotorunum sum hanga síðunum her ella um taðer ein partur av leðurstólunum ella um tær gardinurnar ella vindagskarmarnir har eru olja allastaðni ikki bara til at hita húsini og at koyra í bilin tí er oljuproduktir allastaðni og tað er bara ein veruleiki ogtá ið mann veit at tað er ein veruleiki so má mann fyri athalda seg til at tað verður ein verandi eftirspurningur mong ár framyvir spurningurin er bara tann sentrali spurningurin er bara hvør skal eg vera tann oljuna til tann eftirspurningin

tað at vit vilja verða grøna landið í tjúgu tretivu tað tekur tíð tað tekur eisini at altso at verðin umskiftir til grøna orku og eg haldi held iski tað passar at allar grønar orkuloysnir eru bíligari enn konventionellar visti teir vóru tað so er mann langt síðani skifta yvir harafturat eru tað eisini ting sum taka tíð tá ið øh tá ið russlandi mvaderaði ukraina og sett sær fyri at vit skuldu ikki hava russisk gass longur tað kann mann ikki bara gera yvir nátt tað er ikki sleiðis at mann bara sløkki engrano tendrar ein annan fyri at fáa tað gassið sum mugu teir gera neyðuga infrastrukturin til at kunna taka leng tað hava teir ikki kunnað so hetta er í stóran mun logistikkur økonomiur tøknilig menning øgiliga kompleksir spurningar og tað haldi eg eisini mann skal taka hatt fyri tá ið mann viðger sovorðta her tí at eg rokni við at menniskjan er so mikið rationell hóast alt at hon roynir at gera tað sum er mest effektivt tað sum eg bílegast og tað sum er best fyri fólk og land h tað vísir seg bara soleiðis sum ekonomiirnir snúglaðar saman beint nú og við tí tøknina vit hava men so færa vit at hava ein varandi eftirspurning eftir oljugass og har er tað aftur sum eg segði í áðni ein spurningur um hvør skal eg vera tað tá ið mann snakkar um sjónarmið nú nevndi magnus rasmussen borgarstjóri í runavík eg minnist øgiliga væl tá ið vestherskules var á skálafjørðinum tá á sumri tvey túsund og fjúrtan og summi síggja dálking olju kapitalur og kapitalisma og grotiheit eg síggi arbeiði inntøkur lønir og so framvegis so tað eitt sindur ves neygað sum sær sjálvandi skulu vit taka tilráðingarnar frá ipcc í álvara og sjálvandi skulu vit viðurkenna blangt at veðurlagsbroytingar eru ein hóttan fyri okkum øll men tað útilukkar ikki tað at føroyar fer undir at verða eitt oljuframleiðandi land tvørturímóti vil eg pástanda at tað kann vera við til at framskunda grøna umleggingina á landi tí nú fáa vit ein kapital har sum vit ikki hava vitað áðrenn hvar vit skulu plasera rokningina nú hava kapital til at kunna gera tað grøna umleggingina rættiliga skjótt og um mann so ger tað við at koyra olju út á altjóða marknaðin har sum føroyar er øvrift hevði verið á ein moli so haldi eg at tað saktans kann rættvís gerast norðmenn hava rættvísgjørt tað bretar tað sama og so haldi eg eisini at tað er ikki óvesinligt tá vit tosa um milliardir hvørt ár í áratíggju sum vit kunnu brúka til at gera neyðugar íløgur í infrakervi ella sum konjuktur javnandi instrument til dømis vit hava viðkvaman búskap við alivinnu og fiskivinnu og ferðavinnu og annað tað kundi eisini virkað sum ein konjukturjavnandi buffari at havt tann peningin tøkan men har havi eg kanska hug til t endurtakva hetta skal vera mín síðstu orð skuldi mær fara undir at útfunnið olju og fingið hesar inntøkurnar inn gjøgnum reiðaltíis partavfelsskatt og annað so er øgiliga týdningarmikið at vit hava tar røttu skipanirnar soleiðis at politikarar duga at handfara tann peningin sum kemur inn tað haldi eg er ómetaliga týdningarmikið takk fyri orðaskifti
ja takk so er tað magnus rættur hægur frá sínari ger so væl
ja takk takk fyri harra formaður eg skal ikki leingja um et orðaskifti sum hevu veri rættiliga áhugavert ein áhugaverdu spurningur sera viðkomandi og kanska okkurt eitt sindur konservatielt men tað er tað er fínt at mann tekur tað upp har sum vit eru nú vistu vit taka tað snýr segi um at kanna har sum vit eru í dag tað er s smikkur skotin rættiliga nógv føroyska landgrunninum og móti bretska markinum har sum tað er olja og gass beint hinumegin og tað er har vit eru at tað verður kannað og mann hyggur upp á sær datini o útverksladdið millum oljufeløg og serfrøðingar og har sær út til at vera nakað av spennandi tilfari tað snýr seg ikki um at vit fara a borða í í morgin ella næsta ár men men hetta kanningararbeiðið má gerast og eg haldi eisini tað skal gerast eg hava skyldu til at finna út av hvussu havbotnurin og hvussu struktururin sær út og kanska sannleikin fyri at finna olju eg hugsaði nemliga um hetta sum bjarni kárasom petersen nevndi um at tá ið vit tosa um olju so hugsa vit um syotveyútlát tað kann vera í sambandi við varma men tað kann eisini vera bilar sum koyra meðan helmingurin haldi eg helmingurin av oljuframleiðsluni verður brúkt til ymiskar vørur sum sum vit brúka í daglig degnum plastikklegur og og hvat veit eg ø hetta vistu vit hyggja til dømis upp á norra sum vit hygga uppá av til hvussu tað er útbygt á tí grønu leiðini samstundis sum mann hevur útvunnið olju so haldi eg tað har eg nakað at at hyggja uppá og so hugsi eg um hetta við at gera íløgur altso vit kunnu jú eisini vissu tað nú hendir at vit fara at fáa pengar fyri olju vit kunnu jú gera íløgur sum millum annað í ymfrastruktur sum ger tað at útlátið minkar til dømis siga tvey út ti at tað minkar vit kunnu gera íløgur tann vegin ogeg haldi eisini tað at treytirnar eiga verða settar so mikið strangar á tí umhvørvisliga at tað skal ikki vera nakar slyngrir ír valsinum vistu tað kemur har til soleiðisnar at tær treytirnar verða so mikið strangar at og at tey oljufeløgi sum eventí elt skulu koma á bananum mugu liva upp til tað tí tað verður gjørt í framkomnum londum so eg vil bara runda av við takka fyri hendan her spurningin og eg haldi hetta orðaskiftið lýstir nokk so væl eisini ymisk sjónarmið altso og og tá ið tað so kemur til tann dagn at mann skal taka støðu til skuldu vit fara at borð eftir olju so so so skal tað kjakið jú takast í tinginum og sum eg sigi tað er ikki har vit eru nú men eg haldi e hvussu r vit burdi øll verið samd um at vit hava skyldu til at kanna hvussu jarðfrøðin háttar sær rundan um føroyar ella her hjá okkum og tað er tað er har vit eru beint nú takk fyri
ja takk fyri so var hetta orðaskiftið liðugt og hesin spurningurin svaraður og avgreiddur vit eru so komin til framløgu í dag skal boða frá trimum skrivligum fyrispurningum ø tað eru tríggir skrivligir fyrispurnigir al boða frá og í hesum sambandi so fari eg at siga tað at at nú er tíðin farin frá altso til at seta skrivligar fyrispurningar so tað verður ikki fleiri skrivligir fyrispurningar settir í hesi tingsetuni tað er soleiðis at tingi ætla sær at fara til hús um fjúrtan dagar har á leið og sum fólk vitja so hava landsstýrisfólk fjúrtan dagar til at svara spurningum so tíðin at seta skrivligar fyrispurningar verða verða steðgaðir nú men hesir tríggir spurningarn skulu svarast og vit skulu so atkvøða um teir í morgin tað er tað er fyrispurningur nummar fjúrtan skrivligir til sólvitt nolsøe frá edvar jacobsen um umlating og bygningar hjá almannaverkinum g tað er ein frá rósu samuelsen hann er nummar fimtan hann er eisini til sólvit nolsøe um sosialari bústaðir síðani er ein spurningur frá jóhannes joensen til una rasmussen viðvíkjandi eftirsloypi av vegakervinum g tað verður so atkvøtt um hesi spurningarstunnusvarat í morgin ja so skal eg boða frá framløgu tað er jenus arana landsstýrismann sum hevur lagt uppskot fram uppskot til ja um serligar reglur um próvtøku á gemiosiala miðnámsútbúgvingum orsakað av kovi nítjan hetta málið er lagt fram við seytjan undirskriftum og tað er eisini komin ein umbøn um at víkja frá tíðarfreistunum í hesum málinum so tað verður atkveitt um tað í morgin ella í morgin aftan á døgurða tá ið tingfundur er um at víkja frá tíðarflestum í hasum sambandi og møguliga verður verður hatta málið viðgjørt í moinallarhelst síðani skal eg boða frá at mentanaðarnevndin er lagt álit fram í løgsmáln nummar níggjuogtrýss tað er uppskot ti løgslóg um stuðul til listafólk sum hava verið fyri fíggjarligum missi í tíðarskeiðnum níggjuna desembur einogtjúgu til einogtretund januar tveyogtjúgu í sambandi við kom nítjan og síðani hevur fíggjarnevndin lagt álit fram ja her er fýra álit frá fíggjarnevndini tað er í løgtsmál nummar fýraoghálvfjerðs uppskot til samtyktar um at endursskoða løgtingslógina um meirviðisgjald til løgtsmál nummar hundrað og ellivu álit í løgslóg nummar hundrað og ellivu tað er uppskot til løgtslóg um broyting í løgtslóg um avgjøld við skráseting á motorakførum og tað er løgsmál nummar hundrað og tólv har er álit frá fíggjarnevndini eisini um eykahjáttanaar løgtingslóg fyri mars tvey túsund og tveyogtjúgu og fíggjarnevdr er eisini lagt álið fram við løgsmáln nummar hundrað og áttaogtjúgu tað er uppskot til løgslóg um broyting í løgslóg um føroya real kridittstovn tað vóru framløgurnar í dag so eru ikki fleiri mál til hendan fundin men tingfundur verður aftur í morgin og tingfundur verður eisini fríggjadagin teir báðir tingfundur byrja kokman eitt í morgin verður skráin hendan klokkan eitt hósdagin einogtjúgunda apríl fyrstu ferður atkvøðugreiðslura um hesar tríggjar fyrispurningar nummar fjúrtan til sólvit nolsøe landsstýrismann frá edva jacobsen viðvíkjandi umlating og bygningar hjá almannaverkinum so er tað atkøðugreiðslunum eisini skrivliga fyrispurningur nummar fimtan eisini til sólvitt nolsøe frá rósu samuensen viðvíkjandi sosialum bústaðum og atkøðgreiðsla um skrivliga fyrispurning nummar sekstan til una rasmussen frá jóahannesi joensen viðvíkjandi eftirsloypi á veðarkervi og síðani verða verður onnur viðgerð av løgtingsmál nummar níggjuoghálvtrýss uppskot til samtyktar viðvíkjandi rættinum at arbeiða fulla tíð onnurviðgerð av løgtsmál nummar fimmogtrýss uppskot til eykajáttanar løgslóg fyri februar tvey túsun og tveyogtjúgu onnurviðger av løgsmál nummar tveyoghálvfjerðs uppskot til samtyktar um ásetingar fyri seksual upplýsing í fólkaskúlalógini og síðani verður fyrsta viðgerð av løgtingsmáli nummar hundrað og seksogtretivu tað er uppskot til løgtslóg um avmarkaðandi tiltøk í sambandi við atgerð ímóti ukraina tað málið verður beint í uttanlandsnevndina so verður framløga á skránni so er hesin fundur lokin